og vit fara at byrja henda tingfundur við minningarorðum áðrenn vit fara til dagsskránna í dag tað er soleiðis sunnudagin tíggjunda apríl pálmasunnudag vórðu sterðsboðini av villhelm johannesen fyrrverandi løgtings og landsstýrismanni vivillhelm elias johannesen varð føddur í klaksvík fjórða august nítjan hundrað og tveyogfjøruti og var sostatt níggjuoghálvfjerðs ára gamal nú hann legði árarnar inn villrn var sonur eysturid og betuvel jóhannesen skiparur í klaksvík eysturid var afta úr sørvági og betuveld var

frá heilt ungum av varð áhugaður í politikki og hann byrjaði sítt politiska yrki sum kommunupolitikari fyri javnaðarflokkin í klaksvíkar býráði har hann sat frá nítjan hundrað og fimmoghálvfjerðs til fýraogfýrs og í novembur í nítjan hundrað og níggjuoghálvfjerðs tá fór vilhelm undirsýta landspolitisku yrkisleið tá ið hann bleiv landsstýrismaður hetta var í samgongu millum javnaðarflokkin tjóðveldisflokkin og fólkaflokkin og villhelm kom at umsita heilsu sosial ídnaðarog løgmál hann avloysti jakoblindetesgoesum tá varð valdur í fólkatingi men í novembur ári eftir í nítjan hundrað og fýrs varð vilhelm fyrstu ferð valdur á ting fyri javnaðarflokkin í norðoya valdømi og hann umboðaði norðoya valdømi øll tey áttaogtjúgu árini hann sat á tingi og í landsstýrið og hann varð valdur heilar átta ferðir tilsamans til hann ikki stillaða uppaftur í tvey túsund og vilhelm johannesen bleiv aftur landsstýrismaður í januar nítjan hundrað og fimmogfýrs og sat fram til januar í níggjuogfýrs tað var í samgongu millum javnaðarflokkin tjóðveldisflokkin sjálvstýrisk og kristliga fólkaflokkin og hann umsatt tá ídnaðarmál løgmál og arbeiðsmarknaðarmál frá nítjanhudr og níggjuogfýrs og heilt til hann gavst í politikki var vilhelm johannesen meginpartin av tíðini limur í fíggjarnevnd løgtingsins og var eisini formaður í fíggjarnevndini í nøkrum tíðarskeiðum í tíggju ár frá áttaoghálvfems til tvey túsund og átta varð hann partur av formansskapi løgtingsins sítt borgarliga starv hevði vilhelm í postverkinum har byrjaði hann í nítjan hundrað og tveyogtrýss og var í mong ár postboð hann helt eisini fram í postverkinum ella í starvið hjá postverkinum eftirtíðina sum landsstýrismaður og gjørdist útbúgvingarleiðari har í nítjan hundrað og tveyoghálvfems hann skrivaði eisini bók um søguna hjá postverki føroya sum sum eitur postir í føroyum átjan hundrað og hálvfjerðs til tvey túsund velarm johannesen røkti eisini fleiri onnur álitstór hann varð millum annað blaðstóri á sosialunum frá tveyoghálvfjerðs til níggjuoghálvfjerðs formaður í føroya kommunufelag frá sjeyoghálvfjerðs til níggjuoghálvfjerðs limur í vanlukkutryggingaráðnum einoghálvfjerðs til fimmoghálvfjerðs og formaður í stýrinum fyri klaksvíkar sjúkrahús

vit sum hava arbeitt saman við vilhelmi her á tingi minnast hann við virðing hann var góður at samstarva við og eg minnast hvussu væl skorinan var fyri tungubandið og hvussu hittinorðanur hann var hann dugdi framúr væl at greiða frá hevði sera gott minni og so hevði hann humorð karin kjøldbrot tekur í minningarorðini soleiðis til hon ville eftir tíðin fer helst at meta hann sum ein hin virknasta og dugnaligasta politikaran tá ið samanum kemur harafturat hevði hann tað serliga gávu at hann altíð kundi svara væl aftur í einum politiskum kjaki og seta kjakaran fastan ikki við at vera illur ella forrendur men skemtingasamur so endin var at øll flentu willarm giftist við johild fa johannesen og saman fingu tey fimm børn sum vit øll vita eiga tey ein son og ein abbason her í løgtinginum eg fari at biðja tingfólk um at reisast og saman við mær í virðing og tøgn at minnast vwillhem elias johannesen fyrriverandi tingmann og landsstýrismann friður verður við minni hansara

jal nú núnú tosar jákun mikkelsen um um sum eitt heilt annað mál enn tað sum eg tosa um í løtuni ja mentað tað kann eg so taka støðu til og og tað er soleiðis at løgmaður hevur biðið um at málið kemur til viðgerðar í dag men tað tað eg skal kanna tað kann ikki so kanna nærri men tað sum tað sum vit nú fara at gera tað er at atkvøða um hetta her um um at gera frávik í løgtingsmáli nummar hundrað og sjeyogtretivu uppskot um serligar reglur um próvtøku á geminasialu miðnámsútbúgvinum orsakað av góðum nítjan ít atkvøða núja onkur er t eftir at atkvøða ja vit eru liðug at atkvøða tað er einmælt samtykt at víkja frá tíðarflígginum í hesum máli trýogtretivu atkvøðu fyriog sum sagt tá ið vit hava viðgjørtsi her trý málini sum eru til aðru viðgerð í dag so so er ætlanin sett ásett bara en nýggjan tingfund við hesum málnum á skrá og málinum hundrað og seksogtretivu í stað annars ikki eru best so tað er samtykt at víkja frá tíðarfreistuni í hesum málinum men áðrenn vit fara undir aðru viðgerð so skulu vit atkvøða um tríggjar fyrispurningar tað er atvøgugreiðslan í skrivliga fyrispurning nummar fjúrtan til sólvít nolsøe landsstýrismann í alnamannamálum frá etva jakobsen viðvíkjandi umlating og bygdingar hjá almannaverkinum um eingin mælir í móti so fari eg at mæla til at vit uttan atkvøðugreislul samtykkjaat hesin spurningur kann svarast tað er samtykt og vit skulu eisini atkvøða um fyrispurnin til sólvit nolshenser nummar fimtan frá rósu samuelsen um taðr víkjandi sosialum bústøðum og um eingin mæla ímóti so fari eg at mæla tit at vit uttan atkvøðugreiðslu samtykki at hasin spurningurin kann svarast tað er samtykt og tann triðji er fyrispurningrn er nummar sekstan hann er til una rasmussen frá jóhannes joensen viðvíkjandi eftirsloypi av vegakervinunm um eingin mælir ímóti so fari eg eisini t mæla til at vit uttan atkvøðugreiðsil samtykkja at hesin spurning kan svarast tað er samtykt og í tí sambandinum í sambandi við skrivligar fyrispurningar er tíðin nú farin at seta skrivligar fyrispurningar í hesum valskeiðinum ni ikki valskeiðir men hesin hesari tingsetuni skuldi eg siga ja jaja tað fáa vit at síggja men hvussur í hesum í hvussu sær í hesi hesi tingsetuni verða ikki fleiri skrivligir fyrispurningar at seta soleiðis at tingið ætlanin er at at tingin fer fær henda tingsetan endar um einar fjúrtan dagar og tí ber ikki til at seta fleiri skrivliga so fara vit til punkt fýra á á skránni í dag tað er á onnur viðgerð av løgtinsmál nummar níggjuoghálvtrýss uppskot til ta viðvíkjandi rætta arbeiða fulla tíð hvør biður um orðið kristian andreasen ger so væl
harra formaður tað er uppskot til samtyktar við vítjandi rættinum at arbeiða fulla tíð málið hr verður biðið í rættarnevndini vit hava havt fund við kálsjiparfelag føroya hólsiløktarfelagi kedagongufelagi ounaarbeiðsgevarafelagið og landstýrsmannin í ung
hvørvis vinnumálum tað er for nógvur prátir í tingsalinum kristian andreasen hevur fingið orðið ger svæog nevndin hevur sohav býtt seg í ein meiriluta og í ein minniluta og eg skal so lesathasum meirilutin sigur o tað er so eg smal hanne lagberg helgi abramsen og steffan klein poulsen og vit halda at málið ikki r búgvi til endiliga støðutaka orkøkn av starvsfólk átí almennu arbeiðsmarknaðinum arbeiða á niðurstetta tíð ikki lýstur út í ási at orsøkina til at lað tað verur so nógv arbeiðs niðurteta tí er iki lýsti út í asir ogtaðer neyvan nakran ivi um at orsøkin fyrst ogfremst er at starvsfólk nan et ávísum øki ynskja sjálv ynskja at arbeiða niðurstetta tíð tað vísa tøl frá manntali ítvey tsun og ellivu at tjúgu prosent av teimum sum arbeiðaá niður setta tíð ynskja at arbeiða fulla tíð tavil sia at har eru fýrs prosent sum eru sum vilja ynskja sum vilja arbeiða niðursetta tíð undir viðgerðini heu nevndin fingið upplýst at ein sera stórur partur av starvsfólkunum innan heilsurøkt eldra røkt og á dagstovnaøkinum arbeiða niður setta tí umleiv hálvfems prosent av limunum í hólsusjóparafelagnum arbeiða á niðursettatí í pedagogfelagnum arbeiða umleið hálvfems prosent av hjálpafólkunum niðursetatíð meðan umleið trýss prosent av námsfrøðingunum arbeiða á niðursettatí sambært heilsurøktarafelagnum arbeiða umleið hálvfems prosent áv teirra limum niðursetatíð og nevndin er vitandi um at nøkulumd av somu viðurskiftir gera seg galdandi vivítjandi sjúkrarøktarfrøðingum tað eru komið fram undir nevndaviðgerðini at ein av orsøkunum til at starvsfólk nina nevndum vøkir arbeiða á niðurseta tíð eftir øllum at dømi er at starvsfólk arbeiða í skiftisvaktum soleiðis at tað er nærum ómøguligt at arbeiða fulla tíð ein onnur orsøk er at arbeiðsbyðan er tung og at starvsfólkini snøksa at ikki megna at arbeiða fulla tíð triðja orsøkin er at starvsfólk ynskja at arbiða niðusta tíð fyri at hava betri stundir til familjuna við meira kommunala arbeiðsgevarafelagiðhevur upplýst at tað í løtuni verður arbeitt við at betra hesi viðurskiftini millm ana hvur landstýrismaðurin í mentamálum sett einum arbeiðsbólk at greina tørvin á og støðuna hjá námsfrørðingunum arbeiðsgevarin hevur einki ímóti at fólk arbeiða fulla tíð tað erí løtuni ein stórur tørvur í arbeiðsmegi og tí hava arbeiðsgevarn einki ímóti at arbeiða fram ímóti at starvsfólk inn á nevndu øki kunnu arbeiða fulla tíð men ivast eitt sindur í um tað er rætt at seta arbeiðsíðna niður nú tað er so stórur tørvr á arbeiðsmegi spurnigur til rættirin til arbeiða fulla tíð er fyrst og fremst ein spurningur sum at avgreiðast millum arbeiðsgevara og arbeiðsdakar við samráðingum á arbeiðsmarknaðinum meirilutin heldur at føroyski arbeiðsmarknaðurin eigur at verða liðiligur sogja sáttmálaá almannaarbiðsmarknaðnum taka hædd fyri teimum serligu viðurskiftunum sum gera seg galdandi innan ávís starvsøki heldur enn hava generellur ásetingar um hesi viðurskifti sum nevnt metir meirilutin ikki at málið er nóg væl upplýst til endiliga støðutaka tí tað framvegis er rættiliga ógreitt hvør orkin er til at so stórur partur av arbeiðsfjøldini arbeiða iðí niðurseta tíð og við hesum viðmerkingum tekur so meirilutin viðikki undir við málinum og mæli løgtinginum frá at samtyki uppskot takkfyra hara formaður ja tað er o ein viðmerking til khristiana
driasen tað er eygun samuelsen gerso væl ja takk fyri harra formaður nú mælir meirilutin í rættarnevndini frá at samtykkja hetta her uppskotið í gjár tá var t samløgting sum samtykti tilráðingar frá norðurlandaráðnum sum nettupp snúðu seg um atstjórnurnar í teimum ymisku londunum skuldu arbeiða við júst hesum málinum at fólk skulu hava rætt til at arbeiða fulla tíð so eg fari bara at spyrja formannin í rættarnevndini hvussu tað hangu saman at mann mann kann samtykkja tilráðingar frá norðurlandaráðnum um eitt mál og dagin eftir fella tað sama

soer tað kristin andreastakk hara formaður tað sum vit siga í rættarnevndini í meirilutinum tað er tað at málið ikki nava eit upplýst og tað fyrtogfremst er ein spurningur um samráðing á arbeiðsmarknaðinum vit hava einki ímóti at fólka arbeiða fulla tíð heldurk het verður arbeiðsniðursett tíð og sovíðari men hetta er øgiliga individuvent frá fakbólki til fakbólk og tí ber øgiliga illa til at seta generellar reglur um att her hetta eigu heldur at verða loyst við samráðing á arbeiðsmarknaðinum hvat partarnir finna eina liðuliga skipan vit vísa eisini á til dømis innan fyri sjúkrarøktaro suvíðaði e er tørvur á at gera gera tillagingar men tað má vera arbeiðsgevaran og fakfeløginsim sum gera tað í loysnina heldur enn løgtingi umví
takk yrhera formaður ja takk fyri so var tað ingilín
ja vit í minnilutanum eg sjálv og siristenberg og hervør polsdóttir viti hava hesar viðmerkingarnar ætlanin við hesum uppskotunum tað er at landsstýrið skal taka stig til saman við viðkomandi pørtum at orða eina ætlan um hvørji átøk kunnu setast í verk fyri at tryggja at almenni løntakarar hava rætt og møguleika at arbeiða fulla tíð grunda á hesa ætlan so skal landsstýrið leggja eina frágreiðing fyri løgtingið hetta er sostatt ein partur av at fáa til vegar betri vitan um hvørji átøk eru neyðug at seta í verk fyri at tryggja almennum løntakarum rætt til arbeiða fulla tíð fleiri av fakfeløgunum á vælferðarøkjunum sum vóru inni til hoyringar í rættarnevndini vístu á at meirilutin av teirra limum arbeiða niðursetta tíð og hetta hevur verið kent leingi oftast so verður søkt eftir fólki til niðursettan starvsbrøk og feløgini vístu enn einaferð á at serliga vaktarplanleggingin ger tað trupult og í summum førum ómøguligt at arbeiða fulla tíð at halda reglur um hvílutíð og at fáa familju og arbeiðslív til at hanga saman tann ovurstóri tørvurin á starvsfólki á vælferðarøkinum tey komandi tíggju árini er væl lýstir í temafrágreiðingini frá búskaparráðnum við heitunum starvsfólk á vælferðarøkinum komandi tíggju árini skulu vælferðartænasturnar ikki smokka saman er alneyðugt at hava nóg nógv fólk í starvi á økinum tað er upplagt at tryggja teimum sum í dag arbeiða niðursetta tíð at sleppa upp í tí undir viðgerðini í nevndini varð eisini ført fram at um starvsfólk fáa møguleikan at arbeiða átta samanhangandi tímar um dagin so er tað gjørligt t arbeiða fulla tíð men um vaknar gerast styttri so er tað neyðugt hjá limum fakfelagsins at siga frítíð frá sær tí at allir dagarnar verða upptiknar av arbeiði tá vaknar er styttri til dømis vaknar eru seks tímar hvørja ferð ella sjey tímar hvørja eitt nú varð víst á í hoyringunum at fingunýútbúgvin ikki møguleika fyri at arbeiða fulla tíð so er ein tendensur til at tey rýma av økinum og leita sær arbeiði í aðrastevnu tí at lønin ikki er til at liva av um mann ikki sleppur at arbeiða fullan starvsbrøk undir viðgerðini í nevndini so varð tað nevnt at á vælferðarøkinum so flyta vit okkum frá umsorganarfakum til røktarfak har teir mest basalu tørvirnir verða syrgdir fyri og tað heldur minnilutin ikki at vit kunnu góðtaka ein bati upp á starvsfólkatørvin tað er at fáa fólk at arbeiða hægri brøk bæði við at tryggja fólki rætt til fulla tíð og við at lurta eftir fakfeløgnum sum fer eftir ferð vísa at ein fjøruti tíma arbeiðsvika ikki er hóskandi til tað tunga arbeiðið á eitt nú eldraøkinum og barnaøkinum ein tann fremsta uppgávan hjá eini og hvørjari politiskari skipan tað er at skapa karmar sum arbeiði er til allar hendir rætturin til arbeiði og møguleikin at breyðføða seg er ein mannarættur tí eiga allir almenni løntakarar landsins at hava somu møguleikar til henda rætt minnilutur heldur at ein ítøkilig ætlan fyri hvussu vit tryggja rættin at arbeiða fulla tíð er neyðugt at seta í verk beinanveg og við hesum viðmerkingunum so tekur minnilutin undir við málinum og mælir løgtinginum til at samtykkja uppskotið nú hoyra vit fráfrá meirilutanum ínevndini kristan andreasen sámal hanlognberg og helga abramsen og steffan klein poulsen at mann ikki tekur undir við málinum tí at tað ikki er nóg væl lýst og har vísa vit jú so á í í okkara áliti at atmeiningin við hesum uppskotinum er jú nemiliga at fáa økið betri lýst og at gera eina ætlan fyri at vit kunnu tryggja fólkið rættin til arbeiða fulla tíð vit hava ein stóran trupulleika á vælferðarøkunum at vit mangla starvsfólk samstundis sum vit vita at øgiliga nógv av hasum fólkunum arbeiða niðursetta tíð ein øgiliga øgiliga stórur partur av teimum avverandi fakfeløgunum vísa á at teirra limir arbeiða niðursetta tíð og tí er tað neyðugt at vit taka stig til sum uppskotið er orðað við viðkomandi portin at ørða ein orða eina ætlan um hvørji átøk kunnu setast í verk fyri at tryggja at almennir løntakarar hava rætt og møguleika at arbeiða fulla tíð tað er tað sum hetta uppskotið snýr seg um tí haldi eg saktans at vit øll í løgtinginum kundu tikið undir við hesum uppskotinum um at fara í gongd við tað arbeiðið tí visu vit ikki seta skjøtl á tær arbeiði visti vit ikki fara í gongd við tað arbeiðið so gongur longri og longri tíð meðan vit ikki fáa ja fáa tikið okkum saman til at seta arbeiði í gongd á hesum økinum við at skaffa starvsfólk á vælferðarøki sum longu er og fer at vera ein enn størri trupulleiki en tað er í dað
takk fyri harra formaður ja takk

men arbeiðsgevarir kundu ikki finna av sjálvi takk fyra formaður
javnaðarflokkurin heldur at eina okkara fremsta politiska uppgáva tað er at syrgja fyri at vælferðarøkið er nóg gott til okkara borgarar at vit halda hondina undir vælferðarsamfelagnum tað er eina okkara týdningarmiklas uppgáva í dag síggja vit tað at vit fara at mangla eina rúgvu av starvsfólki á vælferðarøkinum og tá ið vit mangla eina rúgvu av starvsfólki á vælferðarøkinum tá er tað ein stórur vandi fyri at vælferðarøki smokka samanog tað hava vit skyldu til at taka okkum av millum annað við at fara inn við avvarðandi pørtum sum tey eisini stendur í uppskotinum og gera eina politiska ætlan fyri hvussu vit ætla at loysa tann trupulleikan tað ætla vit okkum í áðnarflokkinum at gera eg veit ikki hvat fólkaflokkurin ætlar sær at gera millum
og ikki tað takk fyri
ja takk so er tað annika olsen gersu væl ja takk fyri øtað er eingin loyna atrætturin at arbeiða fulla tíð er ein øgiliga samansettur trupulleiki við tað at að er skiftandi vaktur eitt nú á á eldraøkinum og eg kundi hugsað mær at spurt ingilín didrerxsen strøm um hon hevur nakað boð uppá hvussu mann kann koma hesinr til lívs sí tað er er nevnt at koyra í arbeiðsbólkar og at mæla til og gera frágreiðingar hendan handan men er nakað ítøkiligt boð uppá hvussu mann kann koma hesi avbjóðingini tillív
blss
takk fyri ingilínsam ja tað eru øgiliga sum sum annikaolsen eisini vísir á so er tað øgiliga nógvir tættir í hesum her ovit hava eisini millum annað fingið eina ella fingu fingu eina framløgu frá einum arbeiðsbólki sum var settur at lýsa hesar her trupulleikarnar sum fara at vera á vælferðarøkinum í góðum hondum haldi eg tann frágreiðingin at men tá tað kemur til hetta við at arbeiða fulla tíð so vita vit jú í dag at her eru nógv fólk vit hava ikki hagtøl frá í dag má vit hava hagtøl frá tvey túsund og ellivu frá mantal sum vísa at tað er nøkur ella ein rættiliga stór mongd av fólki sum arbeiða niðursetta tíð sum ynskja at koma upp í tí harskemanlegging og annað ikki hóska til at tey verða sett fullan brøkk og har eru í øllum førum nøkur sum ynskja at sleppa at arbeiða fulla tíð sum mann rættiliga lættliga við at geva teimum rættin til at arbeiða fulla tíð og syrgja fyri at mann finnur út av hvussu mann kann gera hetta annað leið saman við avvarandi pørtum kann fáa hesi í øllum førum at arbeiða

fer tað siri stenberg gersu væltakk fyri harra formaður ja eg haldi tað er nokk so undarligt at fella eitt sovon i uppskot tá ið mann veit at okur hava so stórar trupulleikar á hesum økinum og eg haldi at tað ikki tað er nakar sum ikki hevur sagt at tað er ein trupulleiki men tað er eingin sum vil taka stig til at tað verður loyst og her er so eitt boð upp á tað g okur hava eisini havt onkr egnu boð í tjóðveldinum so eg haldi at taðer nokk so undarligt at mann er komi við einum stórum arbeiði har mann lýsir ymisk viðurskiftir sum skula til fyri at fáa betri manning á á røktarøkinum og hetta er eitt av teimum uppskotunum og so fellur mann tað sum tað fyrsta aftan á mann fingið alt httað stóra arbeiði gjørt tað vísir ikki at nakað serliga góðan

ingilin svøvn gerhald ja takk fyri takk fyri viðmerkingina og ja eg haldi jú tað er eisini rættiliga sigandi at vit sum eisini hava verið víst á fyrru viðgerðini at í gjár tá sótu vit øll her og samtyktu nakrar tilráðingar frá norðurlandaráðnum har sum eitt av tilmælunum ella tilráðingunum eru nettu pettað við at tryggja fólkið rættfelag at arbeiða fulla tíð og tað tóku vit øll undir við men í dag er so ein meiriluti sum velur at at fella hetta uppskotið tað at
tað skilji eg ikki ordiliga takk fyri harra formaður
ja takk fyri harra formaður og hetta sum røðari nevnir at vit fara at mangla fólk í vælferðarøkinum bæði tað kemur til røktarheimspláss og eisini innanfyri almannaverki hatta er so aktuelt og hatta er so alvorligt at tað er nógv meira alvorligt enn mann ger seg far um og nú kann eg hvussu siga tað at fleiri av rðunum eru farin í gongd at samstarva og vit vita eisini tað at í samband við akkurát hetta málið og vit vita eisini tað at kommunurnar og almannaverkið at tey eisini samstarva tí hetta so røðari nevnir at vit fara at mangla fólk og vit mangla longu fólk vit hoyra longu um at búða eindir standa tómar ikki tíð altso ella tað er tíð tíð at vit mangla fólk
so hetta er í paktiskt tí at vit finna eina loysn
ingilesja men tað er gott at at hoyra frá elspet mersetis gunlegsdóttir at mann ynskir at finna eina loysn eisini í hesum við rættinum at arbeiða fulla tíð otí g vóni eg eisini at elsbet fer ati ella elspet mersetis gunlegsdóttur fer at atkvoða fyri hesum huppskotinum hvisi et hyggja eftir tí sum meirilutin skrivar teirra áliti so siga tey at at málið ikki búgvi til endaliga støðutaka tí at orsakirnar til at starvsfólk á almenna arbeiðsmarknaðinum arbeiða niðursetta tí eru ikki lýstar út í æsir og eg dugi væl at skilja at mann vil hava greiði á hvat teir ymsu pørtarnir á arbeiðsmarknaðinum vilja øog ynskja fyri at koma hesin her trupulleikanum til lívs men eg haldi ikki at tað er ein nóg góðuraltso eg haldi ag tað er ein ein ein undanførsla at siga at tí at at orsøkirnar til at starvsfólkini arbeiða niðurstatí ikki eru nýtslar út í æsir so kann mann ikki fara í gongd við at tryggja teimum fólkunum sum ynskja at arbeiða fulla tíð rættin ag arbeiða fulla tíð tað haldi eg ikki er eitt nóg gott argument fyri at fella hetta uppskot

ja takk fyri harra formaður h visti mann hyggur eftir álitinum hjá meirilutanum so er tað líkasum tvey argumentir sum mann brúkar fyri at siga at mann ikki kann samtykkja hetta uppskotið tað eina tað er tað at mann sigur at málið er ikki búgvið til endaliga støðutaka tí at s il at starvsfólk á almenna arbeiðsmarknaðinum arbeiða niðursetta tíð ikki eru lýstar út í æsir og so vísir mann til hetta her at kommunala arbeiðsgevarafelagið hevur upplýst at mann arbeiðir við hesum her a betri hesi her henda trupulleikan at mann hevur sett tegr settir ein ein ein arbeiðsbólkuragreina á tørvin og alt hetta her tann arbeiðsbólkurin sum sum er var samansettur av btsbætsfólki frá kommununum og almnananmánnaráðnum o heimsumálaráðnum og mentamálaráðnum sovíðtsu meg minnist kom jú vi við einari frágreiðing í millari tíð sum eitur í góðum hondum sum tey sjálv siga er eitt hugskot skatalog frá sum er gjárt a embæðsmannastigi og tann frágreiðingin hon hevureitt ein part um hetta her at arbeiða fulla tíð og har verður víst á at kjarnustarvsfólkini á eldraøki má býtruta upp í kjarnustarvsfólk o so tey sum hava leysari tilknýti av kjarnustarvsfólkini tey arbeiða fulla tíð og kanska meir meðan hini hini tað er eitt sera stórt tal av starvsfólkum sum arbeiða í styttri tíðarskeið ella sum arbeiða partur so og so hava tey tvey uppskot tað eina av uppskoti tað er at skotið verður upp at ein gjørlig greining av føroyska arbeiðsmarknaðin verður gjørd hetta kann fáa ovurstóran týdning fyri at skipa eiðskynsamar ergu tað sum hesin her bólkurin faktiskt skjýtur upp tað er at mann fer at gera tað frágreiðingina ella lýsingina sum hetta uppskotið leggur upp til at viðkomandi partar land og kommuna stendur her í okkara uppskoti fara at gera eina lýsing og út frá tí lýsingini at koma við einari ætlan hvussu mann kann koma hesum her hvussu mann kann kann gera tað møguligt hjá fólki at arbeiða fulla tíð so tann parturin at tað ikki er búgvi um at vísi til arbeiðsbólkin heldur faktiskt ikki kann mann siga tí arbeiðsbólkurin skjýtur nettupp ater upp at hetta verður gjørt og hitt sum sagt verður tað er víðari tað hitt uppskotið tað er at mann skjýtur upp at tiltøk verða sett í verk sum økja starvsfólkakjarnuna til dømis tiltøk sum knýta starvsfólkini tættari at arbeiðsplássinum og gera tað freistandi at verða verandi hetta her við at fasthalda ta arbeiðsmegina sum mann hevur og tað kann verða arbeiðsumstøður møguleikar fyri eftirútbúgving lønarviðurskifti og so framvegis harafturat eiga øll at fáa møguleika at fara upp í tíð um tey vilja tað ergo mann sigur akkurát tað sama sum hetta uppskotið tilmælini frá hesum arbeiðsbólki sum má vísi til eru júst tey somu at mann fer at lýsa økið gjøllari og at mann fer at gera eina ætlan so tey tingini eru møguligt og tað er akkurát tað sum skal til fyri at vísa norðurlendskar kanningar eisini tað er tað sum mann hevur fokus á í tí norðurlendska tey er nevnt her at í gjár samtyktu vit eina tilráðing frá norðurlandaráðnum um at kunna arbeiða fulla tíð tað er nettupp hasi har tingini sum mann sigur at tey sum arbeiða partíð fáa ikki ordiliga tilknýti til arbeiðsmarknaðin ella til tað arbeiðsplássið mann má gera nøkur ting fyri at eftirútbúgving fyr a hækka fakligheitina og tey fáa møguleikar til hesi her tingini so at tey eisini fáa hug at arbeiða fulla tíð so at tað er ikki nøkur andsógn í millum hetta álitið í góðum hondum og hetta uppskotið sum vit hava lagt fram ikki harpeint hin parturin tað er so tað at mann sigur at spurningurin um um rættin tim arbeiða fulla tíð er fyrst og fremst ein spurningur sum at avgreiðast millum arbeiðsgevarar og arbeiðstakari sigur meirilutin og tað er júst tað sum uppskotið leggur upp til hvør er arbeiðsgevari innan fyri vælferðarøkini tað er landið og tað er kommunurnar og tað er tað sum uppskotið sigur at land og kommunur smva avvarandi partar seta seg saman landið er arbeiðsgevari innan fyri hetta øki og tað er jú vit hava hoyrt at øll tosa um hendan trupulleikan øll siga hvussu viktigt tað er at vit fáa gjørt karmar so at fólk sum vilja tað fáa rætt til arbeiða fulla tíð øll viðurkenna hetta stóra trotið á starvsfólkum men onkur má taka stig til tað og tað er tað sum er at mann at vit meina at landið sum arbeiðsgevari eigur at verða stigtakari saman við kommununum so at eg havi øgiliga ilt við ati harra formaður eg havi øgiliga ilt við at síggja at tey argumentini sum verða brúkt her beint fyri at fella hesum uppskotinum at tey halda og at tey eru eg haldi slett ikki tey eru í í í í samljóð við tað arbeiðið sum landsstýrið sjálvt hevur gjørt saman við kommununum hetta er uppleggið í góðum hondum tað sigur akkurát tað sama so at eg vildi ynskt t at mann at mann í staðin fyri at forseta at kjakast um hettastarvsfólkatroti og tað hendir ikki serliga nógv vil e siga tað eri tað sum er hent í hesi trý árini er at eg komi hendan her embatsmannafrágreiðingin sum er øgiliga góð og øgiliga áhugaverd og hevur nógv góð tiltøk men eg hevði ynskt at vit kundu staðið saman her í á í tingi í tinginum og tikið undir við hesum her uppskotinum so at tað næsta stigið so taðn natúrliga næsta fór í gongd og mann visti at tað kldi at hvør skuldi hava intiativið tað skuldi vera landi og kommunurnar sum eru arbeiðsgevararnir á hesum her vælferðarøkinum

eygun samelsen ja takk fyri harra formaður so havi hug at taka í tað síðsta fyrst sum christiana andreasen segði at tað snýr seg um at fara í gongd og gera nakað við tað og fáa fáa fáa tikið stig til hetta her men eg má bara siga tað at khristiana andreassen og samgongan hava sitið nú í trý ár og hava ikki tikið stig til hetta her at gera nakað við tað og tað liggur kanska meira í teirra hondum enn hjá nøkrum øðrum at at taka stig til tað sum almennir arbeiðsgevari tað er fínasta slag at siga at mann hevur einki móti at fólk at arbeiða fulla tíð tað trúgvi eg heldur ikki nakar hevur men fara fólk at arbeiða fulla tíð av tíð tað hava vit sæð at tey ikki gera tí at tað eru nakrar forðingar fyri at at tað ikki ber til opbart so væl at fáa fólk at arbeiða fulla tíð og og vit onnur hava so roynt at tikið að seriøst og hava hugt eftir hvat er tað sum er trupulleikin hvussu kann mann loysann og hvørji ting kunnu kann man so kann mann so hyggja eftir og tað tað er tað sum vit halda er okkara uppgáva og eg haldi ikki at tað er tað tað er einki løgi í at frágreiðingar verða lagdar fyri løgtingi tað verða teir so javnan millum annað tað frá norðurlandaráðnum sum bleiv
samtykt í gjár takk fyri harra formaðurja
so er tað rósa samelsen takkfyri harar formaður eg undri meg at líka sindur yvir at eygun samelsen nevnir at land landsstýrið og kommuna ikki taka hetah í nóg stórum álvara ein av grundini til att arbeiði er gjørt tíma tekur tað í rættiliga stórum álvara eg kann upplýsa at kommunufelagi hevði á aðalfundinum eina framløgu um akkurát henda trupulleika og avbjóðingin hjá bæði land og kommunu er at fleiri fólk ynskja ikki at arbeiða í fulla tíð tey vilja arbeiða meir enn tað tena gera fyri at samla upp bæði pengar og á frítíð men í nógvum førum er tað trupult at fáa fólk át arbeiða í fulla tíð tað er tann stóra avbjóðingin fólk eisini priorynskja tey ynskja at prioitera familjuna framum og at hava meira frítíð tíverri men tað ereinki ivast í at bæði land og kommunur hava øgiliga stórar avbjóðingar av at fólk ikki
ynskja í nóg stóran mun arbeiða í fulla tíð
takk fyri harra formaður eg eg haldi ikki at eg segði at at tað ikki bleiv tikið í nóg stórum álvara tí eg vísti nemiliga til hetta her arbeiði sum er eitt stórt arbeiði viðeitt gott arbeiði sum hevði gjørt men har eg so vísti til at tað tað nettupt verður sagt í hesum her arbeiðinum at mann skal fara víðari og gera hesa her eg gera hesa her lýsingina og og eisini finna útav finna útav at tað ella gera tað meira freistandi at arbeiða fulla tíð eg veit gott at tað eru nógv sum ikki hava hug at arbeiða fulla tíð tað veit eg tað vita vit øll og tað er eisini í lagi eingin vil tvinga nakan at arbeiða fulla tíð sum ikki hevur áhugað í tí men tað kundi verið sum eg havi nevnt fyrr og sum aðrar frágreiðingear eisini vísa at german tað meira eggjandi at arbeiða fær mann atgongd til til dømis til eftirútbúgving og og onnur ting so so er væl møguligt at fólk hava hug at arbeiða nakrar tímar afturat og trupulleikin hjá okkum
er jú tað at vit hava brúk brúk fyri arbeiðskaft ja takk fyri so er tað elsbett
mensedis gunlestóftur gersuvælja takk fyri harra formaður øeg beit merki í hetta her sum eygun samelsen nevndi hetta her við trivnaði og eg haldi at tað er tað er veruliga nakað sum sum mann skal seta fokus á tí ati tað sum hendihar úti í dag tað er millum annað atfólkkanska ikki trívast so væl á arbeiðsmr ella á arbeiðsplássinum tá tað kemur til hesi økini tí tað eru so heilt forferdiliga nógv útskifting og so fara tað út og tey byrðja kanska nógv fólk sum ikki eru faklær tí hini eru ikki neymmað at fáast við nei g ikki meini ikki p at at fáast við at finnant er tað eg mínt vil so eg haldi tað er øgiliga viktigt akkurát tað sum eygun samuelsen nevndi at vit skuldu gera nógv fyri trivnaðin soleiðis at fólkið trívist soleiðis at fólkið fer at trívast at arbeiða fulla tíð tí øll eiga og skulu hava rætti til arbeiða fulla tíð einki meira natúrligt enn
júst so júst tað
eygun samelsen takk fyri ja eg haldi tað er viktigt at mann setir fokus á trivnaðin at mann setir fokus á arbeiðsviðurskiftini og tær karmarnir sum eru rundanum tí at øll tey sum kanska hava prøv at arbeitt nakrar fáar tímar uttan at havt nakað tilknýti til eitt arbeiðspláss ikki verða partur av hópinum ikki verða partur av tí sosiala og kanska ikki sleppa at eftirútbúgva seg ella fáa nøkur skeið og og sovíðari tí at mann bara er leyst tilknýttur tað sigur seg sjálvt at tað tað er ikki viðvirkandi til ein góðan trivnað so følir mann seg enn ov minni knýttan at arbeiðsplássinum meðan visti mann sigur vit vera noydd til innan fyri vælferðar økini og tað verða vit longu tá ið eldraøki bleiv lagt út bleiv ta ein frágreiðing løgd við um aldursbýtið av starvsfólkunum mann verði noyddur til at gera alt tað sum mann kann fyri at tiltrekkja sigai starvsfólkini so tey fáa hug at vera meir og har er trivnaðurin ómet
liga viktig takk fyri
anikaolsen takk fyri ø eg eri samd við eygun samelsen í tí at mann eigur ati tryggja hesum kvinnunum rættin til at arbeiða fulla tíð tí tað loysir seg ikki at fara út til samráðingar við fakfeløgini um at hækka endalønina vistað er at mann ongantíð sum kvinnuna typisa er tað kvinnur sum arbeiða í hesum økinum fær møguleikar fyri at arbeiða fulla tíð og nú var eygum samelsen inni á hesin her við land og kommunu eg eri ikkií ordiliga samd við eygum samensen at tað er ein landsuppgáva ella ein kommunal uppgáva tað er fyrst og fremst eisini ein leiðsluguppgáva hvussu skipar mann dagin hvussu skipar mann arbeiðsumstøðurnar til dømis á eldraøkinum soleiðis at tað kann bera til er tað ein spurningur um pengar summá mann sjálvandi fara inn og og raðfesta tað men tað er eisini leiðslurnar har úti sum muga hyggja eftir hvussu kunnu kur skipa dagin øðrvísi soleiðis hatta ber til og eta pengar
tað sum skal til so er tað tað sum skal til
ja takk sjálvandi er tað ein leiðsluuppgáva úti á teimum einstøku arbeiðsplássunum tað sigur seg sjálvt men tað snýr seg um at teir yvirskipaðu rammirnar ella karmarnir fyri hvussu tað almenna er skipa sum arbeiðspláss tað meinast sjálvandi hugsa vit ikki at at land og kommununir skulu fara niður í ta einstøku arbeiðsplássi men tað eru nøkur generell viðurskifti sum mann kann hyggja eftir til dømis er tað ein er tað granskað í hesum her í hinum norðalondunum hvat að er fyri forðingar sum altso mátan við skipaarbeiði upp á til dømis og og sovorðniting ha og hvat hetta her við at hvussu kann mann fáa tað freistandi arbeiða eina almenna arbeiðsplássi tá tú hevur leyst tilknýttá arbeiðsmegi tú kanst at mann kann gera meira fyri uppskúling og onnur ting tað er meira tey yvirorðnaði tingini sum eg eftirlýsi hitt er sjálvandi ein leiðsluuppgáva
men karmarnir tað eru úm landi takk fyri
so er tað helgi ábramussenhar formaður nú er tað einki nýtt í tí at tá mann er í andstøðu so hevur mann allar tær loysnir sum hann ikki hevði tey í samgongu tað er ikki eg hevði nakað eindømi um tað og eg hugsi um at tað er at mangla av arbeiðskraft á umsorganarloysnum tað er ikki nýtt og tað at fólk arbeiða niðursetta tíð er heldur ikki nýtt nú var eingin samansøgn hjá landsstýriskvinna í undanfarlandstýri frá spyranna hvat gjørdi mann við
var málið tá og hvat var úrslitið av tí arbeiðinum takk fyri
eigin samvaskan takk fyri tær formaður nú bleiv eg næstan skuffað tí at helgi abransen ikki fór at siga hvat bleiv gjørt og hvat ikki bleiv gjørt tað plagar hann altíð hann dámar so væl at fara aftur í tíðina men tað bleiv tikið alvorligt í javnstøðupolitikkinum akkurát havt tað við rættinum at arbeiða fulla tíð ein politikkur sum bleiv samtyktur og sum og sum sum skuldi koyra tey næstu fimm árini tað vil siga eisini inn í hetta samgonguskeiðið tíverri hava vit ikki hava nógv til tað men tað bleiv gjørt eitt stórt arbeiði við at lýsa hvussu mann kundi hetta her við javnstøðu arbeiðsmarknaði til dømis og uppgávurnar blivu býttar út ímillum ráðini fíggjarmálaráðið skuldi arbeiða við tí at rættinum at arbeiða fulla tíð tað bleiv avtalað við fíggjarmálaráðið men sum sum vit síggja so er sær tað ikki út til at vera hent nakað serligt har og hví tað ikki er hent tað kann eg ikki forklára mannum men tað bleiv staðfest at tað

takk fyri harra formaður eg haldi at hetta er eitt gott uppskot og okur fara sjálvandi at taka undir við tí í tjóðveldi hetta her við at fáa møguleika at arbeiða fulla tíð hevur eisini verið partur avein uppskot sum okur sjálvur løgdu fram har mann hevði gjørt tað meira í ein eitt sindur breidri høpi har mann ynskti at fáa eina heildarætlan sum lýsti allar teir tættir sum skuldu til fyri at fáa útvega fleiri starvsfólk á vælferðarøkinum og har snúði tað seg bæði um at staðfesta rættim at arbeiða fulla tíð men eisini útbúgva fleiri og lønarviðurskiftir og annað í gjár tá viðgjørdu okur tilráðingar frá norðurlandaráðnum og tá varð løgtingið einmælt samt tað vóru tvær blankar men elnars vórðu restin fyri at mann skuldi arbeiða í øllum norðralondum við at fáa sett hetta her inn at arbeiða fulla tíð so løgtingið hevur sagt at mann heldur at mann skal gera tað í einum størri høpi men mann vil ikki gera tað hjá sær sjálvum tað er eitt sindur at hava eina meiningungu á hinum sul at gera og ikki kvann mann sjálvur ella eveit kki man kann siga tað so men tað virkar hvørfall øgiliga løgið men tað er gott at mann hvussur hevur sægt at tað er ein ein norðurlendskur trupulleiki tí tað er tað helta e ikki ein trupulleiki sum er bara hjá okkum sjálvum men hetta er eisini nakað sum er í øllum norðralondunum og tað sum hevur gjørt at okur kanska hava hingið saman í føroyum lísindi longri enn hini tað er kanska bara tað at at hesin trupulleikin er komin til okum eitt lýs sindur forskotið í mun til grannalondini nú er tað so havi okur so fingið hendan her bóklingin um í góðum hondum eg veit km eg kann loyva mær eitt sitera eitt sidur burturúr
taka brot burturúr her mann hevur fingið gjørt eitt arbeiða á á embætsmannastigi um hvussu mann vil loysa trupulleikan við manglandi starvsfólkum og her hevur mann so brúkt ein part av hesum her at siga ati hetta her við at arbeiða fulla tíð má vera er ein partur av loysnini sum man hevur hsuevt kent tað at tað er at tað er eitt problem og til dømis stendur á síðu fimtan at á eldraøkinum er lutfalli millum orsverk og starvsfólk einans null komma seks og fá starvsfólk hava ein setanarbrók sum er hægri enn null komma sjey og so vísir mann eisini til at tað eru tvær ella tvísir á orsøkir til tey lági og miðal arbeiðstíðina onnur er at fólk sleppa ikki upp í tí og hin eru at fólk ikki orka at arbeiða meir so tað eren ein ein nokk so samansettur trupulleiki so tað sigur sigur seg sjálvt at mann má báði hyggja eftir arbeiðsumstøðum kanska arbeiðsvikan fór long kkanska er arbeiðsumhvørvi ikki nøktandi kanska er arbeiði forfýsiskt hart súkuskt hart kanntað eisini vera men tað er statfólk eisini ein partur sum ikki sleppur upp í fulla tíð at arbeiða tað stendur so hvørfall íður og so er tað eisini víst á at sjálvt um nógv fólk arbeiða niðursetta tíð so taka tey nokk nógvar vaktir biðsíðunar av so tey arbeiða allíkavæl meira enn tann bøkurin sum tey fáa fast og tað kann eisini hava týdning fyri teirra eftirløn og lív seinni so at her hevur mann su hvussur skotið upp at mann gera eina gjølla greining á føroyska arbeiðsmarknaðinum og at mann hyggur eftir hvussu mann fær loyst akkurát hetta her problemið faktiskt tað sum hetta r uppskotið leggur upp til men mann mann vil so ikki samtykkja tað tað eri øgiliga ymiskt hvussu arbeiðsviðurskiftini eru eg haldi ata er forbíligt at bara siga tað ati ati at fólk vilja ikki arbeiða meir sjálvandi er tað í nøkrum førum at mann ynskir at arbeiða niðursetta tíð og tað er heldur ikki soleiðis at fyr tíman um at samtykkir hetta her uppskotið og man hevur loyst allar trupulleikar á hesum her økinum verri enn so men men tað er eisini soleiðis at tað í í summum førum er soleiðis at ein vanligur dagvakt er sjey tímar hundra u ikki g átta tímar ein vanligur dagvakt er sjey tímar visti tú so skal arbeiða fulla tíð so ert tú til arbeiðis so gott sum hvønn dag so er tað ongan frítag hvøre tað fór at halda eitt sovor lív út í longdini tað fer eingin at gera vistu tín visti tú arbeiðir fulla tíð men tín tín dagligur normur er lægri enn enn átta tímar so hevur tað ongantíð frí og visti nakað sum sum skal til eisini fyri at fáa fólk at trívast í einum arbeiði so er tað eisini heta her við at tú hevur hetta er ein ein balansa millum arbeiðslív og og familjulív so eg haldi absolutt at at normurin eigur at vera tað at sturvini eru fulla tíð og so má mann heldur søkja um ella ynski at fáa fáa niðursetta tíð púru at hyggi g eftir teimum lýsingum sum eru eftir størvnum innan fyri vælferðarøki tað er næstan bara størv sum eru null komma sjey tað er næstan bara tað tað er hvørfalt tey allarflestu eru rættiliga

okur síggja eisini í løtuni at at tú verður frammi í í miðlunum at tað er tómar sangur á røktarheimin sjálvt um okur havaein ovurstóran tørv tí mann kann ikki taka fleiri inn tí at mann mangla fólk okur síggja eisini at mann kann ikki seta stuðlar sjálvt um teir eru játtaðir tí at mann hevur ikki nokk av fólki okur síggja eisini at dagstovurnar lata aftur áðrenn tíðina at tæi klárar ikki at hava opið fullar dagar tí mann mangla starvsfólk hetta uppskotið kundi bøytt um nakað av tí men tað skal eisini nógv annað og meira til enn hetta men hetta er ein partur av tí og tað virkar akurát sum mat hvørjastum man kemur við onkrum uppskoti so kann mann ikki taka undir við tí tí mann ikki evur tann fulla pakkan okur hava so eisini prøvað at kova við tí fulla pakkan tað vildi mann heldur ikki hava títaáin man fór stórur so tað er akkurát sum mann mann bara smakkar mann ger bara areiðsbolkar man ger bara eitt og annað men mann ger einki við hendan reella trupulleikan og tí síggi eg bara fyri mær tað at at visti mann ikki ger nakað heilt konkret á vælferðarøkinum so er okra vælferð í einum heilt alvorligum vanda og eg snakki bæði um dagstovnaøkið ið snakki eisini um eldraøki og tað eru fleiri altso økir sum sum eta her rørur við og tað ger tað at tær tænasturnar sum oku koma at bjóða í framtíðini tær fara at hava ein ein leðri eina lægri gósku tí tú fær ikki tey fakfólkini sum skula til og tað er rættiliga dýrt í seinasta enda tað vita okum øll av visti tú tekur tað innan fyri heilsuøki til dømis vissu vissu goðs kann lekkar ninnan starvsfólkaøki so hevur tú fleiri komfligatiónir fleiri innleggingar og hvørt á sínum so tað er tað er alvorligt og eg eri ikki iva um at tað av tað er so stórur mangul eisini úti í dagstovnuøkjunum er eitt av ein av teimum brikkunum í puslispilinum sum eisini skula til har mann sær so nógva mistrivna millum ung ogbørn og smá og og vaksandi bíilistar til sigatrið og annað vist tú vist tú ongantíð hevur ta fakligheitina sum skal til tíðliga í lívinum men alt bara sleppur at at bíða og so hevur tú tað afturat tá ið tú arbeiði niðursetta tíð at tín løn verður so lág at hvussu kann tað vera eggjandi hjá ungum fólkum at fara inn í eitt starv har lønin er so lág at tú ikki kann liva av eini løn altso tað haldi eg eg nakað sum at at at okur øll mága p á einlanan máta royna at standa samanum hetta eigur ikki at vera nakað sum skilir okkum tí okur ynskja øll at hava góðar tænastur á hesum her økinum og í veruleikanum er hetta eisini eitt javnstøðumál tí at nógv tann størsti parturin sum arbeiðir innan fyri hetta her øki tað eru kvinnur og tí snýr hatta seg eisini um kvinnukor men tað snýr seg eisini um at mann arbeiði bvíst við javnstøðuhúsunum á økinum sum mann eisini fær tildrigið fleiri menn innan fyri hetta her øki men soleiðis sum okra skipanir eru settar saman í dag so vita okur eisini tað at vist tú hevur eina lága løn meðan tú ert á arbeiðsmarknaðinum og tín lívsløn er tað sum er avgerandi fyri hvussu tú fer at hava tað ellivsárun tí atað er tað sum avgerð hvørja pensjón úg fer so fert tú eisini eina lága pensjón tí tú hevur eina lága lívsløn og tí eru hesær sjey tímarnir ella ella ela hendan hevr niðursett a tíðina sum tú her arbeitt gjøgnum alt lívið tað er nakað sum kemur at fylgja tær heilt inni í ellivsár og og tað kann vera við til eisini at skapa vána kor og hvørfall økja um sannlíkindi fyri at tú livir í í fá takt so eg haldi at her er ótrúliga nógv at gera á hesum her økinum og eg má bara siga at tað eg eri nokk so skuffað av at eg haldi han má gera for lítið eg haldi mann ger faktiskt næstan einki við hetta øki tað er gott at mann evr sett ein klassa av av sjúkrarattarfrøðingum tað er virkuliga gott og tað er neyðugt men tað eru øgiliga nógv onnur ting sum skula gerast okur hava fingið handa her bóklingin hann ger so einki í sær sjálvum men visti mann ikki vil seta tey tilmælini í verk sum eru í so verðurtað øiliga trupult og tað minni meg eitt sindur um støðuna sum okur vóru í í í fimtan tað mann vara komin eisini til at í í sjúkrusverkinum kundi mann næstan ikki hava deildir opnar tí tí at mann hevði so stórar mangla up á starvsfólk at vistimann ikki setir inn á fleiri frontum og ger alt fyri at fáa altso drigið starvsfólk til sett fleiri serlæknar og og og og gjørt betri útbúgvingarmøguleikar hvørs á síðunum so ikki setir øll tey tingini málrætt í verk so koyrir tú út av eggini og tað er tað eg føli eitt sindur her at nú honn má vifta so ofta við hesun er reyða flagginum men mann fangar ikki ordiliga tað at tað er virkuliga alvorligt úti á nógvum økjum og eg eri más siga akkurát sum er bæði sum avvarandi og sum vanligir borgari alvorliga stúrin um tann tann kvalitet og tað tænasta sum okur bjóða í løtuni tí at okur hava so stóran manglu upp á fólk nakað av tí kann bøtast við at fólk sleppa arbeiða fulla tíð tað bøtur ikki alt men tað kann hjálpa upp á nakað so eg haldi at okur mugu fara nógv nógv meira alvorliga til verka hetta er slett yvirhøvur ikki nøktandi í løtuni takk
vimerkingr rósa samelsentakk fyri harra formaður tað er altíð áhugvert at hoyra siguri stenberg kunnu eisini tosa frá tn fakligu síðu tað er enki ivast í at vit hava øgiliga stórar avbjóðingar men vit hava ikki finkið at vita at vit hava hesa avbjóðingarnar í dag vit vista fyri tíggju árum síðani sum kann siga at vit kunnu takka okkum øllum somlum her inni fyri at vit ikki komu víðari enn hvat eru men vit erso øllum førn komin har til at vit hava fingið sett sett arbeiði í gongd sum hevu vita hvat er trupulleikin o hvar avbjóðingar eru og endamálið enn ú at finna loysnina tá mann hugsar um innan fyri hesi starvsfólk á økini so er tað rætt at mangla fakligheit að er øiliga nógv útskiftingar starvsfólkum tað støðast fór fór illa á arbeiðsplássinum tað ver øgiliga lætt við at skifta í millum arbeiðsplássið tað kann eisini gott vera tað sálarliga umhvørvið ikki er gott nokk bæði tað fakliga og tað sálarliga umhvørvið ikki er gott nokk tað eru eisini tey tingini vit hygja uppá saman við øllum hinum tí hevur tú ikki gott á arbeiðsplássinum so hevur tú heldur ikki gott heima hví hevur ungdómurin tað hví hevur børnini hví hava familjur nær ikki
sálarliga gott
siristenbergtakk fyri harra formaður ja ergi samd við rósu samunsen at arbeiðsumhvrvið hvørvið hevur rættiliga nógv at siga fyri at tú trívist og lønin hevur eisini nógv at siga so hevur tú fyrst eitt láglønarstarv frammanundan og so ikki fyrr meira enn niðursetta tíð so er tað heldur ikki fremjandi fyri fyri tín trivnað heldur generelt sum menniskja tí tú verður so avmarkaður tí at at tú ikki hevur tað sum skal til ø tað er rætt at tað er stórar avbjóðingar men tað er eisini rætt at ty kanska seinastu tvey trý árini at ta eru vaksnar gegantiskt í mun til hvat eð vóru í fólkatalið eisini voksið rættiliga nógv er tey seinastu árini ogvistman hyggur bara aftur til fimtan til dømis so er tað so bleiv tað gjørt rættiliga nógv innan fyri sjúkrhusverkið bæði kommunulæknar og serlæknar og kortasínum og tað bleiv eisini sett á nýggj útbúgving ástovn til hjálparfólk innanfyrihettaer námsfrøfrøði og so víðari so tað er gjørt nøkur ting men tað má gerast nógv meira og tað má gerast nógv skjótari enn nú tí at faktisk er tað ikki komið nakað altso ein flokkur á sjúkra
sjúkrarættarfrøðingum er settur men hann kemur út um fýra ár tað er gott men men tað er einki ana
men a gjørt so er tað eygun samelsen takk fyri harra formaður ja eg eri samdr við sirur stenberg í at heðsar her her má henda nakað alvorligt innan fyri okkara vælferðarøki visti vit skulu líkasum tryggja at vit hava eina vælferð á nøkulunda sama støði sum í dag tí at avbjóðingarnar eru nógvar og hetta uppskotið er bara ein mann kann siga ein lítil partur av tí men eg haldi at støðan á vælferðarøkinum krevur at mann ger alt tað sum mann kann og eg sakni eisini at at tað ikki verður gjørt nakað við tey tingini sum mann veit nú er sigur meirilutin her at tað r mann veit for lítið men til dømis hetta her við vaktunum at vissi tað ikki skal broytast visi mann visi mann vil arbeiða átta tímar sí man ongan frídag tað er ikki nakað nýtt taðeg um at vita í æviheiti kann mann næstan siga so at tey tingini sum eru lýst kundi manso hvørfalt gjørt nakað við og hetta her álitið her í góðum hondum tað taðtað verður
sagt av teimum sjálvum hetta er eitt hugskotsskot
siristemberd takk fyri harra formaður og takk til eygun samulsen ja eg eri samd at okkum má henda visli mann vil tryggja vælferðina hon verður ikki tryggjað við tí sum okur hava hoyrt við við tøkni og øllaum hesin her sum ellars seg verður frammi tað skula menniskjur til at veita umsorgan altso og og og mann mann gloymir ofta tann partin ta ska tíð til og t ð skul hava fólk til og tað tekur tíð og og tað sum eg haldi er er nakað av tí allarringasta tað er tað at at visti tú hevur eitt fak sum er so lívsneyðugt í einum samfelag men ung ikki velja tað til tí tð ikki kunna liva av tí altso so hava okur hetta alvorligt problem ellars hevur mann ofta gjørt átøk vissu mann hevur hildið at mann hevur mangla fólk innanfyi eit bestemt øki mannher gjørt fast trakt skipanir nú um manskal hava fólk inn á arbeiðsmarknaðin mann hevur tikið skattafrátrátt av til lærlingar mann hevur sjómannafrátrátt og annað men tá ið tað kemur til vælferðarøkið so er tað bara eg vet kki umman
kann siga stongt fyri heita vatninum altso tá er bara einki at gera
elsbetmersedis kunlastóftur ja takk fyri harra formaður eg eri samd við teimum at vit øll við teimum sum hava sagt at vit øll kunnu taka í egna barm tí at tað sum eg haldi verið ein stór avbjóðing sum vit kanska ikki hava gjørt nóg nógv og mann skal ikki peika eftir nøkrum tað er at vit hava bygt for lítið til fólk við serligum avbjóðingum og tí at tað hugsi eg um hesi her einmans skipanirnar ha at eitt er at tey eru kostað nógv men tað kosta eisini øgiliga nógv beiðsarbeiðsfólk ha og har haldi eg ati tað hvussu tað sum eg havi sæð inni í løgtinginum her fyri tað at har hevur mann virkuliga hasa veruleikan í eyguni um mann svendi saman um at tað er virkliga tann vegin tað er hvussu nú nevndi siri stenberg hetta her við at fara niðursetta tí men tað er í hvørsfall eisini ein veður
takk fyri
siristenberg takk fyri harra formaður ja eg púra samd við elspet mersedes at hetta her við ati at tú byggir eindiri soleiðis at tú kann hava nøkur fólk saman staðin fyri at tú ger fyriskipanin til ein og ein tað er sjálvandi við til at at gera tingini nógv betri tú tú sparir rættiliga nógv starvsfólk tað er so tað eina sum er gott í tí og eg trúgvi eisini upp á at tað nógv betri fyri ta fakliga umhvørvið at tað verður lættari at draga starvsfólkini til tað er sjálvandi eisini nakað mann eiurat hyggja eftir og so er tað tað sum eg onuntíð havi sagt sum er iøgiliga illa upptikið tá mann sigur men man eigur at eisini at hyggja eftir um mann hevur fortungar leislir nógvastaðni altso a er nógv ting mann eigur at hyggja eftir fyri at fáa normeringina út til til tann brúkarin altso at pengarnir røkka út til brúkaran og ikki fer avstað í atmer
tað er eisini bartur takk fyri
helgiabramsenharra formaður ja eg haldi at vit eru øll samd um tað at her er ein avbjóðing og og visti tað var øgiliga lætt at loysa tí avbjóingina soe tað langt eg havi gjørt tað nú nevndi sirur stenberg sum rætt er at okkurt er gjørt men men tað stóra takið tað tað er ikki so einfalt illa ð onkur langt te hava gjørt tað so tað er væl ikki tað sum skilur okkum tað sum fekk meg ger eina viðmerking tað er tað ið sirurstenberg nevnir hetta her at vit í gjár atkvøddu um tilráðingarar hjá norðurlandaráðnum har hetta var ein partur av tí so sigur honn áh ja øhví tókk man undir við tí tá og ikki í dag so havi hug at líka at minna á at ein av tinglimirum hjá tjóðveldi atkvøddu blankt áaltso vil tað siga at tað finst onkur í tjóðveldsflokkini sum eru líka glaður við hesum her vist mann skal brúka tí samanberingini men eg haldi ikki tað er so einkult allíkaæl so hetta málið jú eg haldi t vit eru øll samd um at at
hetta er ein avbjóðing men men loysnin er ikki einfald
takfyrisyristenberg afyri harra formaður nei hetta er tað er eingin lætt loysn og tí er tað akkur sum ein røð av fleiri ymiskum smáum uppskotum sum mann má arbeiða samanum tað er eisini tað sum hetta her hesin bóklingurin leggur upp til at tað er nok so nógv ymisk ting mann skal gera og eg haldi eisini at at tað at ein stórur partur av hasum her økinum er ikki ein landsuppgáva men ein kommunal uppgáva tað ger eisini at tað blívin einlannur fjarstøða her inni frá m sum sum ger tað lísindi kanska truplari at viðgera men sjálvandi hahevur mann statvekk ábyrgd v tilvið til dømis tað at fáa útbúgvið nokk av fólki og og alt tað so tað tað er nógv ymiskt sum skal til og hetta her uppskotið um at arbeiða fulla tíð er so bara eitt av teimum men tað er so nokk annað sjálvandi sum sum er neyðug eg haldi lønum er rættiliga er rættiliga avgerandi fyri at fáa tilgongd av fólki ininnan hetta her øki tí at tú kansn ikki blíva við at arbeiða við eini
men sum sum tú ikki kann liva av
djóni nols joensen ja takk fyri harra formaður ja tað er til hetta kjakið um um hvussu vit klára at varðveita tey fólkini sum eru á á eldraøkinum í dag til dømis so er tað nøkur ting og tað er blivu nevnt nú heta her við lønini tað er ein ein høvuðsorsøk til at fólk ikki ella aftras seg við t at at søkja í størvin og fara skjótt av og kanska fáa sær onnur størv men tað er eisni hett her við ati at mann ikki sleppur upp í tí og tað tað er okkurt sum skurrar tá altso ronnu fyrisitingarmessi so at at tað eigur at bera til hjá fólki sum veruliga ynskjir at sleppa fulla títí so má mann vera meir fleksibul kanska frá loyslun ápá onkran máta so tað er ikki ordliga til at skilja at at mann ikki at tað ikki ber til ella erl er tað nakað er tað við at tey sum hava verið leingi hava tey tæir bestu vaktirnar ella hvat er tað sum er hvat er galdandi altso
dugir stemmari at siga hvat kann vera orsøkin til tað
ar hara formaður og takk til gjónan nóls joensen ja tað er nokk so óskiljandi at samstundis sum at mangla fólk so sleppa fólk ikki upp í tí tað tað hongur ikki ordiliga saman og vistú tekur til dømis eina eina barnbarnagarðsstovu til dømis so mátti tað bara vera ein fyrimunur havt nógv fólk í fullari tíð so at taðikki bleiv so stórt útskifti altso at at børnini ikihøvdu so nógv vaksin at fyri thalda ski til men nógv tryggari tey somu fólkini stabilt og alt að dara so tað skilji eg slett ikki at at tað er ein trupulleiki men eisini hefta her at varðveita tey sum eru tað er eisini viktigt og har kann mann eisini gera nógv meira fyri tey sum arbeiða sum ófaklærd innan fyri alt hetta her øki at eggja teimum til at fara í útbúgving og og og gera ymisk ting soleis at tey altso fáa áhuga fyri hesum her økjunum og koma aftur sum sumaltso við eini eini útbúgving seinnitíat
eitt okkurt hevur gjørt tá tær eru komin inn so halt tey verandi har so tú ikki renna skríggjandi burtur tí at hvat hevur tú so til endan so hevur tú oyggjur
sor ta bjart samelsen takk fyri ja eg má viðganga ant eg haldi løgið at mannin aftaná so nógv ár framvegis skal kjakast um rættin til arbeiða fulla tíð altso eg eg má ærliga viðganga tað eg skilji ikki at landi kommunur ikki klára at loysa tann partin men eg ætlaði far at spyrja siriustenberg er veruleikin ikki tann at tey flestu ynskja sær niðursetta arbeiðstíð sum hava smábørn og serliga tey sum eru í lagdu løntu størvinum tí at altso tíðin strekkir ikki til hetta er ofta øgiliga krevjandi størv altso bæði sálarliga og fysiskt og eigur mann onkursvegna ikki at leggja tað soleiðs til rættis at tað ber til t at altso at hava fulltíðarstarv altso kanska tímatalið samlað er styttri arbeiðsvikan í stykki hjá hesum fólkunum soleiðis at tey megna at fáa ein gerast tað at hanga saman

sirisemberg takk fyri harra formaður og takk til bjørt samelsen jú tað r eingin ivi um tað at eg haldi at næstan øll fakfeløgini at vera úti og sagt at tey ynskja hava styttri arbeiðstíð og tað er tað tað verður eisini ein bati tá ið tað kemur eg trúgvi at tað kemur tí at nú snakkar mann ikki um nær tað kemur menn ella um tað kemur men nær nær tað kemur so tað kemur heilt sikkurt og at tað eru krevjandi størv og hetta er ein øgiliga stóran part kvinnustørv og vistu ma hyggur eisini eftir føroyskum kvinnum so eiga tær lutfalsliga flest børn so tær eru kanska hava kanska eisini eina størri uppgávu heima og kanska nógv nógvur menn sum arbeiða burtur frá heiminum sigla og annað so so tað er heilt sikkurt at tað er eisini partur av orsøkini men rættin til arbeiða fulla tíð hann eigur
at hava takk fyri ja so er tað næstu røðari
fakfeløgini teð hava verið púra greið um sína ónøgd á økinum og tað hava vit hoyrt fleiri ferðirnar og og tað erikki soleiðis at meirilutin í rættarnevndini vendir blindað eygað til ta ónøgdina tí tað hava vit altso altso tað var eitt av teimum fyrstu málunum vit viðgjørdu í hesum valskeiðnum tá eg komu rættarnevndina og

ein ræðiliga stórur partur av arbeiðir niðursetta tíð og tað er nokk ein orsøk til tað og vit hava eitt generelt trýst á arbeiðsmarknaðinum við tað at arbeiðsloysi er so lágt og og og allir arbeiðsgevarar og og stovnsleiðarar skríggja eftir at fáa nokk av fólki til at manna sínar postar so eg haldi ikki etta er so einkult og so verðu tað tosað um rættin til at arbeiða fulla tíð tað varð settur upp sum mer rættir og taðer kanska ymiskt hvussu mann sær upp á orðið rættir í hesum samanhanginum men tað sum vit vita tað er at at frá mangtalinum í tvey túund og ellivu so

sagt ella ella tút frá tí bleiv teimum hagtølunum kom staðfesta at at øllum teimum sum arbeiða niðursetta tíð so vórðu tað bara tjúgu prosent sum vildu arbeiða fulla tíð og hetta var í tvey túsund og ellivu og eg trúgvi at at støðan er broytt munandi síðani tvey túund og ellivu arbeiðsloysið er ikki tan sama og og umstøðurnar eru broyttar nógv í hesi her ja ellivu árini og og vit vit kundu bara gita um ókey hvssu hvussu nógv vilja so arbeiða fulla tíð í dag og r tað yvirhøvur so ræðliga nógv sum ynskja tað undir verandi umstøðum og og so framvegis og og kaff var eisini inni í rættarnevndini og har er eitt rættiliga áhugavert fylgiskjal sum tey eru komin við har tey hava greinað eldraøkið og tað var so undantikið tórshavnar kommuna sum var við í tí greiningini ella eldraøki í tórshavnar kommunu og har bleiv sagt at av teimum tólv hundrað og áttaogtretivu fólkunum sum arbeitdu í eldraøkinum í tvey túsund og tjúgu so vóru tað faktiskt bara fýra hundrað og tveyoghálvtrýss av teimum sum eóru roknað sum partur av kjarnini um at halda tungta mittumunum tá mann kemur tølum men altso minni enn helvtin av teimum nógv minni enn helvtin av teimum sum arbeitt inn á eldraøki vórðu roknaður sum partur av kjarnini tað sigur øgiliga stór útskifting á økinum og og kjarnan ter definerað sum tey sum hava arbeitt minimum eitt hálvt ársverk í hesar tólv mánaðirnar altso alt tvey túsund og tjúgu og av kjarnini arbeiða so at siga øll fulla tíð tað er øgiliga tætt at fullum starvsbrøki so tú fært ikki skvísað meir burtur úr hesum fólkunum sum verður roknað sum kjarnan á eldraøkinum og eg vænti at tað sama ger seg galdandi hjá hjá námsfrøðingum og á dagstovnum og og øðrum stovnum øog tað haldi er øgiliga áhugvert at hava við í í hettahr kjakið øog so er tað frágreiðingin sum mentamálaráðið heur staðið í átdafyri men men tað er so at siga øll ráð sum hava veriðvið til at gjørt hetta hugskotskatalogið í góðum hondum

sum vit kunnu seta í verk fyri at bata um trupulleikan á vælferar økinum og og tað verður sagt at tað var bara verið útgreina greina greina og og tosa um hvussu vit kunnu gera men eg haldi vit hava longu handl á bæði í januar har vist uú ikkifra heilt skeivur at vit settu øll ferðen ein ein sjúkrarøktarfrøðingarflokk afturat og eg haldi eisini tað bleiv sett ein

og og og landsstýrismaðurin hevur so eisini ætlanur um at seta fleiri flokkar

og og og heilsuhjálparar eg eg blandi allar hesar útbúgvingarnar men tað verður tað verður tað verður sett inn soleiðis at fleiri fleiri fólk kunnu útbúgva seg á hesum økinum og tað eru ein rættiliga vesindiligur partur av hugskotskatalokinum og onnur ting millum annað hetta rætturin til arbeiða fulla tíð verður eisini nevnd ur í herpeint so vit síggja líkavæl sum sum teir andstøðupolitikararnr sum verðu uppi og og halda vit ikki gera nakað við eftar vit síggja líkavæl sum tey avbjóðingarnar á vælferaøkinum og og tað verða greinað á fleiri frontum her nevndu eg kaff og og og og hetta hugskotskatalokið og og øll vilja gera sítt fyri at loysa henda trupulleikan men eg haldi ikki tað er ikki so lætt so summi fáa tað at ljóða sum at vivit bara skriva í lógina at øll skulu hava rætt til arbeiða fulla tíð so varð trupulleikin loystur men tað er ein orsøk til atvi ikki kundu gera tað tí at støðan er nógv meir torskilt enn so og og eg haldi at øll ynskja at fáa tað upp á fullan brøk sum sum sjálvi ynskja at arbeiða fullan brøk og og stovnsleiðarar og ánnur tað tað s tað sum e eisumni tosar um rættarnevndini tað var hetta her við at jamen tað varð altíð lýst við størvum nýggjum størvum við við einum ikki ikki í fullum brøki men typiskt nul komma seks ella null komma sjey og og tað ynskir mann eisini at fáa upp tað tá mann setir nýggj fólk men men tá mann hevur sett eina skipan í verk har ein starvsbøga nul komma sjey ella null komma átta passar best til ja so er tað ikki eftir einum degi at manat fara broytt tað men mítt intrik er at øll ynskja at broyta hettaher tann rætta vegin og og hetta uppskotið verður felt men eg haldi ikki tað broytir nakað upp á støðuna tí tað verður greinað og tað verða tiltøk sett í verk fyri at bata teir tær avbjóðingar sum vit hava á valføringinumtakkr
takk fyri ein viðmerking frá eykum sámaelsan ger so væl
hetta her álitið ella hugskotskattalogi sum eg komi í góðum hondum verður tað nevnt sum eg komið frá embætsbólkunum men tað sum fekk meg at taka eina viðmerking tað var at røðarin sigur at tað verða tiltøk sett í verk nú veit eg gott at mann tók ein eyka lokka av sjúkrarøktarfrøðingum men kundi steffan klein poulsen nevnt okkum onnur tiltøk sum eisini verða sett í verk ella eru sett í verk í samband við hettar tí at fyri mær at síggja er tað mest greiningar og eg havi ikki sæð tey stóru úrslitini uttan handan har flokkin til dømis er eingir námsfrøðingar tiknir upp sjálvt um mann ið eisini hevur víst a tann tørvin leingi
hoau
poulsen gert tú væl tað tað verður ótrúliga nógv grein á økinum og eg haldi eisini at tendra samgongan hevur gjørt fleiri avtøk fyri at fyri at bata um um hesi her helst avbjóðingina millum annað ja sum eg nevndi øvdu vit hava fingi ein nýggjan sjúkrarøktarfrøðingarflokk og heilsufrøðingar og so eru tað námsfrøðiligu hjálpararnir eru upp á tal til sum mann kann uppberafesta og tað verður eisini arbeitt við at implementera tey hugskot ella tey tiltøk sum eru í japans sum eru skilagóð og um hettað eru nøkrar av te sum eru sett í verk og eg haldi at eg haldi at tað verður gjørt nógv við at basa hendan trupulleikan
takk fyri tann næsta at røða verður elsebet mersetis gunlegsdóttur
er stórsa tað mesta verið tosa um her í dag man siga tá ið tað kemur til hetta øki men eg eri púrasta samd við øllum teimum sum halda og meina at øll skulu hava rætt til at arbeiða fulla tíð einki er meira natúrligt enn tað og eg haldi eisini tað syrstenbergs var inni á hesim her við hetta er eisini ein partur av javnsstøðuspolitikki ella spurninginum og har meini at almenna skal gera nógv meir við at appilera ella eggja monnunum til at arbeiða innan hetta øki og eg trúgvi eisini at tað fer at gera nakað við trivnaðin at bæði kynini eru av te líka nógv av báðum kynum einum arbeiðsplássi

fólk ikki arbeiða fulla tíð eg vænti at tað eru øgiliga ymiskt summi velja tað til framma fyri at vera heima hjá familjuni øh og tey kunnuð tað tí tað er ráð til tað men tað eru eisini tey sum høvdu ynskt sær tað men eg eri noyd til at arbeiða fulla tíð men so er tað aftur hetta her við at tað varðu ikki søkt eftir fólki um at arbeiða fulla tíð um tað er kanska betri at havi so tímarnar men hava fleiri fólk tilhesu tímarnar soleiðisnar at tað er lættari at tilkalla fólk til hesi ymisku vaktirnar tað tað kundi kanska verið okkurt av tí men men eg haldi ati tað er ongantíð for skjótt at tað verður ordiliga sett fokus á trivnaðin eygun samuelsen var innieft við trivnaðin at fólkið skal trívast á arbeiðsplássinum ø er trivnaðurin á í hásæti so vita vit tað at tar verður eftirtrakt at arbeiða har fólk tímir ikki at siga upp og tað tímar nógv betri at arbeiða fulla tíð so tað er nakað sum man eigur at gera nógv við eg haldi sjálv at tað er út í óhugnaligt at hoyra at røktarheim at búoyndir í ein røktarheimi standa tóm tí at mann manglar arbeiðsfólk mann mann er øgiliga mann tosar øgiliga nógv um hetta her at vita vit mugu byggja við mugu byggja um at byggja men hvat nytta tað visu vit ikki hava arbeiðsfólk til at arbeiða inni í hesum ymisku heiminum men akkurát har tosa vit øgiliga nógv um røktarheim sum eg nevndi so so halda vit øll kunnu taka í egna barm at mann kanska ikki hevru reagerað langt fyrr enn nú ella reagera ella at tað er ikki bygt meira fyri langari tíð síðani og eg haldi vit øll kunnu taka í eygnabarm í so máta tí at tað sigur seg sjálvt at tað verður meira effektivt tá ið vit fáa heim í staðin fyri eimansskipanir tí at tað krevur øgiliga nógv av starvsfólki og nógv starvsfólk at verða vakt um eitt fólk kanska fýraogtjúgu tímar døgni heldur enn ati mann hevur bygt heim soleiðisnar at tað verða kanska eini tað veit eg ikki vistu vit siga eini tjúgu í einum heimi so vænti eg ati tað verður nógv meira effektivt og tað verður nógv meira kanska eisini hugaligt at fara til arbeiðis har og tey sum búgva har fara kanska eisini føla at tey hava kanska meira virðiligt kor enn

tað snýr seg eisini um at vera effektivur haldi eg og so haldi eisini at mann skal hyggja meira eftir tøkni sum so kann mann spyrja hvat hevur mann gjørt og hvat ætlar mann at gera og og so víðari men í løtuni er tað soleiðisar at ætlanin er ati at taka

inn í longu í summar og tað ver it sindur annaðloys tað verður soleiðisnar at hesi fólkini kunnu fáa arbeiðstíðina góðkenda tað vil siga at mann hyggur eftir hvussu leingi hevur tú arbeitt hvar hevur tú arbeitt og so kunnu tey fáa eina útbúgving soleiðisnar at tey fáa prógv fri fyri at hava hesa útbúgvingina men tey kunnu fáa tíðina tey hava arbeitt til góð at gjørt so hetta hetta er spennandi og mann roynir at gera hvat mann kann fyri at fyri ati noða á mál altso tað vil siga við øðrum orðim tað verða førleikament hesi fólkini

ja eg kundi sagt nógv afturat men tíðin er farin og ætlar at koma eitt sindur inn á hvussu vit altíð síggja umsókn tað verður søkt og søkt og søkt eftir fólki alla sommu tíðina men tað eru ikki meira esamtalfólk her í føroyum so her má
effektiviseraði til takk
ja takk siri stenberg ein viðmerking ger sovæltakk fyri frú forkvina og takk til elspet mersedis eg eri nokk so samd í tí at trivnaðurin hevur øgiliga nógv at siga og tað er nakað um at har sum fólk trívast t hava tað gott at tað tildraki er eisini onnur fólk og vissi mann eisini kundi verið kanska eitt sindur tilvitaður um at tey sum eru inni og arbeiða kanska sum ófaklaðird koma inn ung kanska eina summarferiu at hildu teimum eitt sindur til soleis at tey fóru at útbúgva seg tann vegin og elnars eisini fer væl um tey altso tað trúgvi eg at tað kann í hvørfalli vera við til at skapa spírar soleiðis at tey eisini vilja vera á staðnum men tá ið elsbet mersetis gunnesdøttir tosar um efektivisering so so kann tað ein partur vera heta hrat mann byggir størri altso tað at fleiri eru har men men hugsar tingkonan eisini um tøkni sum sum part av tíð

k elspett mersetis gunlestótturgersæja takk fyri harra formaður ja eg hugsi absolutt tøknir tað er altíð verið nakað sum havt i stóra áhuga eisini tá ið eg var í býráðnum í klaksvík tað vit bygdu heima yvir vágna tað var eitt av mínum mann sigur eg veiti egmn kann siga fremsta málið men tað gekk eg ræðuliga høgt upp í at vit skuldu vera fremst í tøkni og vit hava vit vóru frammarliga tá fyri tíggju árum síðani so tað er tann vegin vit skulu tað sum eg hevði eisini hugsað mær líka tikið við her eisini tað er tað sum vit tað sum eg hvussu hoyri frá summum tað er tað at tey siga starvið frá sær kanska í einum røktaraheim tí tað eru simpultenn so troytt av at læra blíva við og bleiv við at læra nýggj fólk upp øll eru góð tað r einki við tað at gera men ímyndu tykkum visti trivnaðurin var topp ella tað var so gott at vera har at útskiftingurin ikki var so so týttur so altso tað er øgiliga alvorligt vist trivnaðurin ikki e góður tí at tað fylgir tað at
at fólk skiftir alla tíðina og tað bara forverrar stigur líkasum ja takk
takk edva jacobsen ger so væl takk fyri frú forkvinna tá vit hugsa hesar banarnar og hugsa hetta fakið so so krevur mann øiliga ofta kanska at fara tú um boksina at hugsa mann skal hugsa tað heilt nið í fólkaskúlanum eg havi sagt tað fyrr at mann mann yvir alt landið hevur heilsubreytir hevur námsfrøðingarbreytir og so tað at tú eisini ert realistiskur sum tað er í dag so hevur mann tveir triðingar sum eru hjálparfólk mann kallar tað ófaklærd men tey eru sanniliga lærd í sínum faki men men tey hava ikki nátsfrøðinga útbúgving men at mann at mann arbeiðir eftir tí at tveir triðingar eru ófaklar og tá ið tey o hava tikið onkra eykaútbúgving at tað kundi givið nakað eyka at mann begynti at hyggja eftirhvat hava vit og kanska menti innan fyri tað soleiðis at mann ikki alla tíðina hugsar um henta her triðingin sum má blíva størri tí tá eru vit nógv frammi í tíðini men hvussu kunnu vit hugsa boksina lítið sindur annaðloys og har vit fáa
takk
takk elspet mersetis gunnestóttur ja eg takki fyri spurningin eg havi kanska verið øgiliga ókreið tá eg havi greitt frá tí at ofta hevur mann so stutta tíð og so blívurmann kanska forúr her men eg haldi vit eru akkurát har vit eru akkurát har tí ati landsstýrismaðurin hann fer nemiliga í holt við við at ogella er ætlanin at seta ein flokk til heilsuhjálparaflokk og námsøihjálpara flokk og tað verður soleiðisnar at mann hyggur eftir hvar havi ta arbeitt hvussu leingi havi at arbeitt og tað skal vera fimmogtjúgu ár og so so verða tey førleika mett veitst hvat at tað ber væl til tú kann gott fáa eina útbúgving bar upp á styttri tíð og tú fært eitt prógv eg haldi tað er ideelt so tað tað eru øgiliga spent upp á frú forkvinna tá ið landsstýrismaðurin fer at koma við tí tí uppskotinum og taðald
eg høvdi eisini at týntja eitt sindur út í boksina takk fyri takk tann næsti at røða verður aksel willemsson johannesen
gersovælja takk fyri frú forkvinna fimtan túsund og seks hundrað krónur um mánaðin fimtan túsund og seks hundrað krónur um mánaðin tað er miðallønin tvey túsund og einogtjúgu hjá einum heilsuhjálpara í føroyum sambært forkvinnuni í heilsuhjálparafelagnum tað er ein løn sum øgiliga fá kunnu liva av og ein forsyrgjari hevur næstan ongan møguleika at liva av einari mánaðarløn á góðar fimtan túsund krónur um mánaðin orsøkin til at miðallønin er so lág eru tvinnar tað eina er at lønin generelt er ov lag innan fyri hesar fakbólkar og hin er at tein so stórur partur av fólkunum starvsfólkum á arbeiðaniðursettatíð sambært hólsujapparfelagani er tað oman fyri hálvfems prosent at hoyra limum sum arbeiða niðurseta tíð o sama ger seg galdandi hjá heilsuhjálparafelagnum og í í nokk so stóran mun eisini hjá námsfrøðingum og ávísan mun eisini hjá sjúkrarøktarfrøðingunum

vórutað seytjan hundrað føroyingar seytjan hundrað føroyingar sum arbeiddu niðursetta tíð ímóti síni vilja tey yngstu arbeiða fulla tíð men sluppu ikki oeg rokni við faktikt tað talið í næstan hægri í dag við fólkavøkstrini vit hava havt hesi seinastu tíggju árini øh so har eru fleiri kunnu arbeiða meir og tá mann tosar við hesi fólkini og eg havi tosað við fleiri av teimum so siga tay ja eg vil fegin arbeiða fulla tíð men ikki undir teimum umstøðunum sum arbeiði er agt til rættis til dømis taka vit eitt eitt røktarheim so eru nógvar vaktir elllla flestu vaknar lktar læktir soleiðis at t annaðkoyrt er sjey tímar og onkrar vaktir bara seks tímar og skalt tú tá komma fjøruti tímar um vikuna so mást tú arbeiða sjey dagar um vikuna og tað kann eingin akann samfelag ikki bjóða nøkrum og tað vil eingin bjóða sær sjálvum tí er tað heilt einfalt settis ikki møguligt at arbeiða fulla tíð hjá hesum fólkunum tá vaknar eru soleiðis og til dømis eitt vikuskiftisvakt ella ein vakt um um leygarinum og voknandi sunnudag so ber ikki til at fáa tólv tímarvaktir tað sleppu mann ikki heilt tað kundi kanska gjørt tað at tað var lættari ot koman upp á fulla viku um mann skipar tað soleiðis og eg havi ein varhugan av at at ttað er kanska virðingin fyri kvinnuni taa er serliga kvinnustørv sum ger tað at tað ikki ber til at arbeiða fulla tíð sjálvt um mann vil tað tí hyggja vit eft eftir øðrum fakbólkum sum arbeiða í vaktum so vilja hav sæð so so havi e tað verið takavið læknar so hevur tað næstan bara verið í menn í dag er tað kanska líka nógvar kvinnur men har er eingin trupulleiki at arbeiða fulla tíð sjálvtum han arbeiða í vaktum sofara mann átta tímar á vaktir størvurin veða iki bjóðaði út sum sum partíðarstarv tað bar beóða út sum fulltíðarstarv omman fær fulla løn men tað ber ikki til á kanska sama sjúkrahúsið hjá øðrum fakbólkum at arbeiða fulla tíð tí tað beriki fr til í vaktunum og tað er kanska serliga so tað er nakað við virðing fyri fyri kvinnum á arbeiðsmarknaðinum at mann leggur arbeiðar til rættið soleiðis at tey sum ynskat arbeiða fulla tíð hava møguleika til tað størvurin eru boðin út eisini til fulla tíð og vaktarplanirinverður agtr soleiðis at tá tú arbeiðir fimm tímar el la fimm dagar so ert tú kanska komin upp á fjøruti tímar so kans ú hava vikuskifti ella frí í tveir dagar og tað tað er tað sum eg eiga at gera og taá taðverður sagt vi hsum álitunum frá samgonguni hetta er ein spurningur fyri arbeiðsmarknaðin tað skal biska skipan ikkispandaseg uppí so misskilmað nøkur ting altso almenni arbeiðsmarknaður hvør er tað sum leggur tað til rættis tað er politska skipanin hvør kann geva boð um til almenna stovnar at tit skipa tykkara arbeiði soleiðis at tað ber til at

es itt sindur sinnari av soleiðis at mann leggur arbeiði til rættis at tað ber tí at vit hoyra sovurð í løtuni at hann manglar starvsfólk innan fyri øll økir ikki minst innan fyri vælferðarøkini vit hava hoyrt í dagu viku at sangur í røktarheiminum tanda tómar ikki tí politiska skipanin ikki vil taka fólk inn og hjálpa teimum ikki tí man k setir pengar av men tímanikki fært starvsfólk tí liggja fólkini heima partvíst hjálparleys vit hoyra um dagstovnar sum ikki hava opið allan dagin fimm dagar um vikuna tí tat ikki hava starvsfólk tað vil siga foreldrini leppa ikkitil arbeiðis tá børnini ikkisleppa avdavstovun og samstundis eru fleiri fólk sum arbeiða hesum stovninum niðurseta tíð og sum ynskja at fara upp í tí men sleppa heldur ikki tað tað gevur øgiliga lítla meining tí máta bæði hjá okkum landspolitikarum og hjá kommunalpolitikarunum at royna at leggja arbeiðis soleiðis til rættis at tey sum ynskja ikki tvinga nakran men tey sum ynskjat arbeiða fulla tíð hava møguleika arbeiða fulla tíð ella øllum førum fara upp í tí
takk fyri frú forkvinataks
so er tað siristenberg eina viðmerking ger sovætakk fyri frú forkvina og samd við akselv johannesen og serliga hesar her stuttu vaktirnar sum gera tað faktiskt rættiliga óliviligt vist tú skal arbeiða fulla tíð sum mást tú arbeiða hvønn tað sum fær fær í sekst tímar arbeiðsdag tað er nakað sum ein lesla kann broyta í morgin tað bljóvist eingi eingin lóg til tað men tað er eisini tað er tað liggur nokk eisini ein annar hálningur aftan fyri akkurát sum røðarin var inni á so tað kann mann í hvørfall gera nakað við men eg haldi taðer viktigt at an heldur fast í hesn her at mann hevur rætt til arbeiða fulla tíð serliga eisini tí at okur vitau tað at inntøkan er so lág og at tað er tann inntøkan sum er avgerandi fyri tínum pensjónsviðurskiftum seinni so tjenar tú lítið í dag so fert tú lítið sum eldri og tað er ein ein avbjóðing sum verður vaksandi serliga fyri serliga fyri kvinnur sum sum fara hava eina lága inn
tú kunt lata vera pensjonistar
seljóhannesengersuvæja eg eg haldi eitt sindur sum hann byggir arbeiðsmarknaðin og hesin førinm serliga tannalmenna arbeiðsmarknaðin at mann hevur stat ta tað var hon av tann kvinnuna altso hon er ikki for syrgjari hon livir kanska av manninum hjá sær tí e prøvast hon ikki arbeiða á fulla tíð og kust ikki likki arbeiða til rættir slei at hon hevur møguleika at arbeiða fulla tíð og tað er tað sum mann eigur at fara inn at at broyta bæði soleiðis at at kvinnur kunnu fáa altsu meira javnstøðu í fíggjarliga lønina koma at líkjast lønunum hjá mannfólkum til okkum mannfólkum men eisini tað at tað eru eisini kvinnunur sum eru einsamallar og einsamaldli forsyrgjarar at tær eisini skulu hava møguleikar at liva í hesum samfelagnum eg veit tað væl ag man ikki broytir heta er frá degin til dags sjálvt u hett uppskotið skoti veður samtykt men at mann fer undir tí og broytir hugburð og staðin fyri tá eitt starv verður lest á røktarheimilla u dagstovni ella undir almannaverkinum at lýsa tað leyst so spyr tey fólkini sum eru í starvi frammanundan um nøkur av teimum eru áhugað t fóra upp í tí soleiðis at tey kunnu koma upp til eina eina fulla tíð øll ynskja tað ikki men nøkur ynskja tað og tað at gagnnýta
tað er ta orkuna sum er har
gjabramsen ger sovæl ja frú forkvina akselve johannesen at hann nevnir nøkur áhugaverd ting her um tað at fólk vilja arbeiða fulla tíð treytað av umsønatar broyttar og tað er øli legv fokus á hvussu nógv arbeiðir fólk hava heima eisini altso hvussu teð vilja hava tað hanga saman men so er n eisini spurningurin hvussu væl orka fólk at hava tey í arbeiðini fulla tíð sum sum eru búðini vi vistu taka líkes eit eitt barnagarði ela smeiggja dagstovnar altso klárar tú at vera saman við hesum børnum átta tímar um dagin altso eg veit at tá ið eg var barn tá tá eg vóru flestu mamma heimagangandi men børnini spældu úti nú skalt tú vera saman viðteimum alla tíðina altso hvussu nógv er tann møguleikin er tá tað kemur til at hera at at politikarar eiga at loysa eg spurdi eygum samuelsen eg kan spyrja akseljohannesen tað sama altso hvat gjørdi mann tá tá ið mann sjálvur var aksasta før løgmaður altso hvat fekk mann fekk mann
loyst nakað av hasneraøkinum takk fyri
sjohannesen ger sovælmann fekk loyst nakrar partar av hesum økinum millum annað tað sum fingu sjúkrarøktarfrøðingarnar munandi lønarlyft sum kanska gjørdi tað lættari ella at fáa sjúkrarøktarfrøðigar arbeiða í føroyum men akkurát hetta her við tað manglar starvsfólkaorka innan fyri hesi økini var ikki so nógv ella aktuelt fyri nøkrum árum síðani tað er komið í allarseinastuni ikki orsakað av av hesum landstýrinumí hesari samgonguni men tað er komið kanska nakað við at tørvurin økist og samstundis sum virksemi í so nógv í samfelagnum at fólk hava nógvar aðrar arbeiðsmøguleikar meni nú hava vit ein avbjóðingini vit eiga at loysa hana tað haldi eg vit eiga og tí er politiska skipanin sum fyrst og fremst
loysa hesa avbjóðingina
takk fyri síðani er tað eygun samuelsen ger sovæl takk fyri frú forkvinna ja eg haldi tað var nokk so áhugavert hetta her við virðingin fyri kvinnustørvum sum aksel v johannesen nevndi vit vita jú tað at í nítjan hundrað og níggjuogtrýss gjørdi mann ein tænastumannaríform har mann flokkaði kvinnulønirnar sekstan prosent lægri enn hjá monnunum tí at mann tá hevði tann hálningin at tað var eitt slag av lummapengum sum mann fekk men í nýggjari tíð hava vit eisini hoyrt hetta her við atløgmaður var frammi fyri einari tíð síðani við at mann skuldi geva ein skattafrádrátt til hesi her fakini heldur enn at hækka lønina eg haldi tað signalerar eisini eitt sindur hvussu mann virðismetur tey størvini at mann ikki vil lata tey fáa somu løn sum líknandi størv og tað ger so aftur tað atfærri søkja kanska til tey størvini at tey ungu fara ikki har sum tey merkja virðingin ikki
so stór takk fyri
aksmi veyði hann senn gjørt væl ja tað er púra rætt sum eyka saman sinn sigur ein orsøk er at lønin er lág og hon er óein myndiliga lág hjá møgum hjá serliga heilsuhjálparum og eisini hjá heilsurøktarum og námsfrøðingum og tað er ein partur av at hækka lønirnar bæði fyri at mann tryggja hesum fólkunum betri umstøður livið umstøður men eisini fyri at fáa fleiri fólk at søkja tann vegin eitt annað sum hann var inni á helgi abrahamsen tað var eitt her við at orka fólk at arbeiða í átta tímar um dagin í nógvum sløkis nærbeintum og tað gera tey faktiskt ikki tí er eitt annað óskot sum kann virka sínum mótsøk men tað er tað faktiskt ikki tað er at óskot sjónvarpsfólk hevur tað at stytta arbeiðsvíkuna tað ger bæði tað at fólk fara orkaarbeiði fulla tíð og harvið kanska eisini fáa tær upp í løn hesi fólkini tað er nummar eitt og nummar tvey so vísa allar kanningar av saman frá teimum styttri arbeiðsvikuna so fara tey sum arbeiða niðurstøða tíð upp í tíð tað fer at arbeiða meir tað er nokk nakað psykologiskt at mann sær tað meira yvirkomuligt men at hevur hann kanningar økti bæði frá fraklandi og frá íslandi
at soleiðis er tað
rósa samuelsen ger so væl takk fyri hara formaður so leingi vit vblíva við at tosa um kvinnustørv so koma vit ikki víðari sú koma vit simpulen ikki víðari vistu tú hugsar eftir nær ein smádrongur tá ennvit føddur hvør fylgirin allan vegin upp frá føðingini hav líka upp til barnagarð upp í skúlan so var tað bara kvinnur eg haldi vitskuldu gevast at tosa um kvinnustørv tað er størv til vanlig fólk menn og kvinnur vit hava brúk fyri monnunum á øllum økjum bæði barnagarðsøkinum á eldraøkinum og g á skúlanum eingin tosar um eina kvinnuligan lærara ella vanliga læra htað er ein lærari sum er um næmingarnar so hetta er at tosa kvinnustørv tað er at tosa kvinnuna niður so eg haldi vitskul at
tosa upp tað er starvfólk vit tosa um
gersæja takk fyri eg ri eg eri samdur við rósusamose burturfara tseinasta at tosa kvinna niður tað eri altso ikki soleiðis meint eg haldi at tað skuldu verið fleiri mannligu heilsuhjálparsjúkrarøktarfrøðingar ogheilsuhjálparar gikki mist námsfrøðingar nú havi eg sjálvur havt børn sum gingið í dagstovuni har teir bara havt kvinnur rundan um seg einki ringt um tey men tí einki bil okkum bankfólk var eisini men tað sum eg meini við tað er tíverri soleiðis í dag serliga innan fyritað stóð han økið eldra økið so er tað næstan bara kvinnur sum arbeiða harbeitt og eg haldi tað manglar ein virligv íð teimum starvunum tað sa man aftur í lønini og tað sær man aftur við mann bjóðar starvini út og leggur arbeitt rættin soleiðis atman ikki kann arbeiða fulla tíð o tað evri ongantíð hent vist tað vóru hálvfems prosent mannfólk sum arbeita nfyð tey
takk fyri frúfrtakk tann næsta røða verður rutt vang
fyri ja eg má siga nda viðgerðin er fyri meg eitt lít sindur provkerandi nú byrja eg vitterokkum sum eg slekkiki ætlaði at siga men tað var hetta her snakki um kvinnustarv at tað skal vera ein forháning av einum starvi at kalla tæit kvinustarv tað haldi eg ræðuliga snetligt og orsaka rósa samuensen at tað skuldi koma fyrá eina vinnu tað er ein veruleiki at tað eru nøkur størv sum serliga kvinnur røkja eeru sjálv útbúgvin ljóðsmáur tað eru menn sum eru útbúgnir ljósmøgugur eg kenni ongan men at tað skal gera eitt starv minni vert í sær sjálvum at tað eru nógvar kvinnur sum arbeiða innan fyri tað økið viðhvørt so hugsi eg hettaheta her kjakið um líkarætt tað hevur til endamáls at kvinnur skulu blíva sum menn at tað er málið og at alt sum her í samfelagnum sum verður vorderað sum typisk kvinnuligt tað er negativt og oftani hertað kvinnurnar sjálvar sum tulka tað soleiðis tað líkist svastasta ongum eg haldi tað er ein misskilt misskilt líka rættur eg haldi at vit skulu vera errin av øllum teimum tingunum sum kvinnur hava tikið sær av ígjøgnum tíðirnar og vit skulu vera ómetaliga glað fyri allar tær kvinnurnar sum framvegis átaka sær tær uppgávurnar og menn skulu sjálvandi vera vælkomnir í tey størvini eisini tað eru meiningsfull størv ná nú ølski eg meg so øgiligt men men eg fari faktiskt at taka undir við hesum her uppskotinum tí at eg haldi sjálvandi skulu vit kanna um tað eri soleiðis at tað eru ting í skipanini sum forða fyri at fólk ið ynskja sær at arbeiða fulla ikki sleppa tað og so skulu vit rudda tær forðingarnar á vegnum og tí fari eg at atkvøða fyri hesum her uppskotinum men tá ið tað er sagt so eri eg sannførd um at tingini eru nógv meira samansett enn vit vilja verða við til og tað verður sagt at hesi størvini eru strævin og tað ivist g ikki eina løtu í at tey eru men alnar veruleiki er at kvinnur arbeiða á niðursetta tíð óansæð hvørjum størvum ty eru visti tú fert í ein banka so erðu eisini allarflestu kvinnurnar seeiðis hevur tað verið inntil fyri nýliga so erutð allarflestu kvinnur í niðursettum størvum og so kann mann spyrja velja tey tað sjálvar ella ikki tað er ein góður spurningur allarhelst hevur tað eisini nakað við at kyns leiklutirnir í føroyum eru nokk so siðbundnir og at kvinnurnur bera nógv størri ábyrgd av øllum tí sum skal gerast heima enn í dag tað eri eg faktiskt bangin fyri er veruleikin statvek í tvey túsund og tveyogtjúgu og so er tað okkara progressiva skattaskipan sum uppskotsstillararnir til hetta uppskotið eru heitastu forstalarar fyri ein veruleiki tað verður sagt aksv johannesen hevur sagt fleiri ferði at hann er sikkaður upp á at tá ið arbeiðsvikan fer fer niður so fara fólk upp í tí tað skal eg slekkki mótsiga men eg trúgvi eisini tað er viktigt at hyggja eftir skattaskipanum í teimum londunum tí ein veruleiki í føroyum er at nettu tímalønin tá ið ein kvinna til dømis illa orsaka ein persónur fer frá til dømis trý hvarstíð upp í fulla tíð so fer nttu tímalønin munandi niður eg havi eitt ítøkiligt dømi sum eg havi roknað uppá og tað var nemliga ein mamma við børnum sum jag fór upp í tí upp í fulla tíð hon fór yvir fimm túsund krónur upp í løn hon fekk fimtan hundrað krónur meira útbetalt um mánaðin hennara nettu tímaløn fór frá hundrað og níggjuogfjøruti krónum niður á hundrað og fimmogtretivu tað eru næstan fjúrtan krónur minni um tíman tá ið hon arbeiðir fulla tíð vissu ikki at hava tann munrin í tímalønini so hevði hon fingið yvir tvey túsund krónur afturat útbetalt kvinnur eru ikki býttar kvinnur duga eisini at rokna skal eg fortelja tykkum so eg trúgvi at tað eru rættiliga nógvar kvinnur sum hava gjørt hetta øvusi sum hava ein strævnan daglig dag og sum finna út av at tá ið tar fara upp í tí tað kann gott vera at tær fáa nøkur oyrur afturat men lívið verður so mikið nógv strævnari at tað er ikki vert tey fáu oyruni so okkara skattaskipan eri eg sannførd um er við at halda fsukvinnumføstumnim niðursettum størvum og at serliga kvinnur velja tað er tí at vit statvek eru tí støðu í dag í føroyum at kvinnur hava lægri løn og tá ið tað er øgiliga strævið hjá einari familju við børnum at bæði arbeiða fulla tíð so er tað í gásareynum natúrliga vali at tað er kvinnan sum fer niður í tí

øh ja eg hevði ikki so nógv afturat at siga eg sum sagt eg fari at taka undir við hesum her uppskotinum men eg haldi at tað er komið eitt sindur avkampanju í hetta er og og har sum mann kanska fokuserar bara upp á nøkur fá ting og lukkar eyguni fyri nøkrum øðrum veruleikum sum eisini spæla inn millum annað okkara skattaskipan
takk fyri ja takk so viðmerk
segert o væ takk fyri harra formaður eg skal biða um umbering við seg hava e borðn meg skeivt tað var aldeilis ikki ætlan at niðurgera heitið kvinnustørv tað var ikki sæð hag meint eg tað ar meira etta her at tað er neyðugt at fáa menn eisini inn at arbeiða á teimum økjum sum kvinurnar eru so hyggur eftir hvør tikið stig til at bæða stovnar barnagarðar og gera ellisheimb raktarheimb so er tað kvinnan men hon ikki fingin tann ágoðan av tí sum hevur uppiborið tað er tað er einki at ivastu tí men tá nevn úm er teg við við við skattinum so er tað rætt kvinnurn at rokna út hvat tær fáa burturúr at vera til arbeiðis og oftani a spurt meg fyri eisini tær tá ið tú arbeiðir tekur eykavaktir so er tað oftani tá tú tekur teir dagarnar inn tá tú hevur null dagar tað siga at tú fær eyka løn fyri teir dagarnar og tað ger so tað tað far minni skatt at tá að fára meira eftir útgoldið tá ið teir fáa meirahvønn
tíma
ger so væl tó svong takk fyri ja eg reageraði upp á hatta tí eg haldi øgiliga oftani at tað verður tosað soleiðis eisini av teimum sum tosa fyri javn rættindum at typisk kvinnu væl eru vánalig væl og at tað at ein kvinna agerar meira sum ein maður er betur fyri samfelagið tað haldi eg er eini misskilt mál um um javnstøðu og tað er tað sum eg reageraði upp á í hesum her og kanska tí at eg sjálv arbeiði ella eri útbúgvin upprunaliga í einum starvi har sum tað næstan bara eru kvinnur og sum eg eri sera sera errin av og eg eg haldi bestemt ikki at tað er manglandi virðing fyri størvum av tí at tað eru kvinnur sum eru í teimum størvum

takk so tá ið aksturin williamsøk johannesen gjørt vælja takk fyri harra formaður eg eri púra samdur við russ vang í fyrr og helvt av hennara røðuog serliga tað er her við at eg veit ikki um mann kundi misskilja meg sum eg segði tá mann stokk um kvinnustørv men tí eg bara soleiðis søguliga sæð so eru tað nakað størri serliga kvinnurarbeiðið tá er har stavnir serliga menn og tað er eingin ivi um akkurát tey størvini so taka vit dagstovnøki eldraøki og sjúkrusøki við so tey størvini ikki vóru so høvdu tey ikki nakað vælferðarsamfelag so nógv okkum tey ikki kunna vera til arbeiðis ið vóru heima ansar hvørt børn foreldur ella hvørt sjúku ommu og abba men tað sum eg haldi við samfelag viðvirði ikki nóg nógv akkurát hesum størvini teir síggja tær aftur í lønini tað eru lægri lønir oftani har sum nógv mannfólk arbeiða og teir hyggja at tey arbeiða fulla tíð at so leggja arbeiið rættið soleiðis at fyrr vóru teir næstan bara menn sum vóru læknar tí betur tað ikki soleiðis longur teir hava altíð víki størv bjóðað í fulla tíð sjálvt teir arbeiða í vaktum men tað kann mann ikki gera á røktarheimi har er tað kanska mest kvinnur sum arbeiða tí tað ber ikki til at leggja vaktirnar rættið soleiðis og tað er har sum eg vil at vit sum samfelag virða øll størv

ja takk gerso væl rutvang takk fyri og tað kann eg bara vera samd í og eg haldi eisini at tað vit eiga at fáa broytt tað at vaktarskipanir eru skipaðir soleiðis at mann ikki kann arbeiða fulla tíð og har eg havi nevnt tað fyrr ogeg skal siga tað aftur at eitt nú ljósfelagi hevur fingið broytt í samráðingum teirra avtalu soleiðis at vaktir um kvøldið og um náttina telja lutfalsliga meira og tí ger tað nógv lættari at fáa eitt vaktarskema at hanga saman og ger tað nemmari at arbeiða fulla tíð so tað kann gerast tað er ein máti at loysa trupulleikan uppá
takk fyrija takk
ser av viðmerkinfyri harra formaður akkurát tat nú kom ruttvang akkurát inn á at tað er við vaktari semin tað vísir seg ofta frøðingur sum arbeiðir kvøldvaktir so vorði er ikki nógvur munur á lønini aso onkur onnur skipan kundi kanska gjørt tað meira aftraktivt men so haldi eg eisini tá mann sigur hetta her setningin her kvinnan fær lægri løn so er tað ein sannleikin við motivisatiónum tí mann fær ikki lægri løn tá mann er sama arbeiði núhavi eg arbeitta innan fyri fiskivinnuna í fýra ár og og staðið við nógvar maskinur saman við monnum ið fáa noy aktíð á ta sama løn so tað ik meg spurt mæn um hvar mann er og hvat størvini eru og hvørji lønarlagi ella hvar ið her kinuma liggur men fyri tað sama arbeiðið fær man tað sama bara fyri at mann kann líkasum sláa eitt sindur fast tað tað sum er ha at at tá ið tú gert sama arbeiði so so fært tú somu løn

eg hugsa kanska ikki so nógv um akkurát hatta har við lønini og sjálvandi er tað ein partur av tí og avspeklar nokk eisini eina virðing fyri einum starvi men eg hugsi meira um at tað er tann mátan mann tosar upp á um ymisk størv og tá ið mann aftur og aftur snakkar er tað sigur at tað er vantandi virðing fyri einum ávísum starvi so hevur tað eisini eina forsterkandi effekt og virðing er onkursvegna tað er ikki nakað tú kann krevja altso virðing er er tað er spælinað tú bestillir og tú kann krevja altso onkursvegna er tað meira samansett enn so og tí haldi eg eisini at vit skulu vara okkum í alla somlu tíðina at fortelja at hesi størvini eru størv sum eru einki verd tí tað er ikki rætt altso sum akselvegur hannesen segði so er tað í stóran mun akkurát hesi størvini sum bera vælferðarsamfelagið og vit høvdu verið loyst vit høvdu ikki havt nakað vælferðarsamfelagar samfelag uttan júst hesi størv
takk fyri
jatakk sor ta bjarni kárasum petersen ger so væltakk fyri harra formaður tað veldst sjálvandi um eygað sum sær persónliga royni at halda meg frá at deila arbeiðsmarknaðin upp í kvinnur og menn eitt starv er eitt starv hanga údag hvør útførir ta vit hava heldur ikki reyðhærd starv ella starv fyri tey í bibmi r fimmogtjúgu vit hava størv á tann mátan hugsi eg at ein og hvør kann vera førur fyri at r útføra eina uppgávu sum onkur eftirspyr men tað sum ruttvang er inni á sum eg haldi er sera áhugavert tað er hetta her við at vit royna alla tíðina áhaldandi at royna at loysa trupulleikar sum tann politiska skipanin frammanundan hevur skapt altso nú nú hugsi um hettaher við skattaskipanina til dømis ha men eisini hvussu vit seta fólk altso vit royna at loysa problem sum vit upprunaliga hava sjálvur skapt og tað kann mann gott loysa eisini bara við at avvikla tað sum vit gjørdu í byrjanin og nú er skattaskipanin eitt eitt praktiksksim plár upp á tað altso vit hava gjørt eina skipan sum dincentivera tað at kvinnur sum eru okonomisk djór akkurát sum menn velja at arbeiða meira tí

ja takk ger so væl ruttvang takk fyri ja eg kann bara vera vera samd í tí og eg trúgvi eisini at tað hevur kanska nakað við at vit hóast alt eru nokk so væl fyri økonomiskt tey flestu í føroyum at tíðin kanska blívur kostsparari enn pengarnir altso at at mann egentiliga manglar meira tíð enn mann manglar pengar og at mann t velur tað framum og tí tí haldi eg prinsippinum eisini at í hesum mugu vit ikki fara so langt at vit nærmast noktar fólki at arbeiða niðursetta tíð tí tí fyri nógv fólk hevur tað júst virðið tann eyka tíðin mann fær við at arbeiða niðursetta tíð og tí haldi eg eisini at at tann møguleikin skal vera har samtíðis við at vit rudda burtur forðingarnar fyri at arbeiða fulla tíð
fyri tey sum ynskja tað takk fyri ja takk so er næsta røða lihva olsen ger so væl
ja takk fyri harra formaður ja tú h verið rættiliga áhugavert at fylgt við í hesum kjakinum um at tryggja rættin hjá fólki at fara upp í fulla tíð sum arbeiða á vælferðarøkinum

gera okur tað sama fáa ogur tað sasama runnu ímillum hugs tá eg hava sitið og lurtað eftir hesum orðaskiftinum tí tað er eingin ivi um hetta er ein tann størsta avbjóðingin sum tað føroyska samfelagið stendur yvirfyri tað er at rekrotera starvsfólk til vælferðarøkini og nú hava hava fleiri verið inni á um hetta her er ein kvinnuspurningur um okur vilja tað ella ikki so er tað kanska hálvfems prosent ella meira enn tað kvinnur sum arbeiða á hesum økinum eg veit ikki hvat oku skulda kalla tað í mínum huga heimi eru tað í løtuni í hvønnfall kvinnufak eg yski sjálvandi at tað vera fleiri menn sum hava hug at arbeiða á hesum økunum men í løtuni eru tað helmingurin av teimum fólkunum sum arbeiða økinum kvinnur og eg haldi at okur hava eina serliga skyldu til ati tryggja hesum kvinnunum betri søvmdur á á teirra arbeiðsøki hesum kjakinum so hoyri okur ofta me kvinnurnar ynskja at arbeiða niðursetta tíð eg bleiv øgiliga kedd av at hoyra hendan retorikkin tí tað liggur eitt annað negativt í tí at tað er ja ikki orka ella ikki vilja ella ikki tíma onkursvegna er tað ein veruleiki at tey sleppa ikki at arbeiða fulla tíð føroyska kvinnan hevur verið ómetaliga røsk ígjøgnum øldir at arbeiða dupult arbeiðið okur akkurát feira fiskapernesshaforening hundrað árahaldið hjá teimum tær fór út at arbeiða tæ arbeiddu fiskitir arbeiddu heima tit skipað seg í í eina eitt fakfelag til tess at tryggja rættindini hjá teimum tí tey fingu legri løn verri sømdur so føroyska kvinnan hevur í dengradi tikið á seg arbeiði um meira til ja hon hevur kanska arbeitt dupult arbeiði í nítjan hundrað og nítjan gjørdi mann ein lønarreform niðri sum tann lønaresformin sum ofta verður vístur til frá nítjan hundrað og níggjuogtrýss byggir á har ið kvinnufakini tavil siga bæði pedagogar heilsuhjálparar heilsurøktara og sjúkrarøktarfrøðingar bliívu plaseraði allar allarniðast í her á kinum allarniðasta í her á kinum og tey fingu tað sum mann kallas fyri lummarpengar tí tær ikki vóru forsyrgjarar og tað er tann sami bygnaðog ligu trupulleikin sum okur hava las sum okur dragast við í dag so mann hevur ongantíð komin hesin her hesi gjónni til lívs kvinnurnar eru statvekk plaseraðar niðast tað eru statvekk renna aftaná og hava verri arbeiðssømdur og hava ikki møguleika fyri at fara upp í fulla tíð hvussu skal mann venda spurningin altso tá ið nú hesi fakfeløgini fara út og og sog skula samráða seg til eina eina hægri løn ofta verður tað fokuserað upp á at mann skal hava eina hægri endaløn og tað haldi eg r er púra legalt men kann nytta tað tá manframhaldandi heldur ein stóran part av hesum arbeiðshópinum í einari støðu har tað ikki ber til at fara upp í fulla tíð tað gevur t øgiliga lítla meining og sum tað eisini verður víst á her í dag so er miðallønin hjá einum hjálaa fimtan túsund krónur hvussu skal ein heilsuhjálpari í dag liva fyri fimtan túsund krónur og fáa tingini til at hanga saman tað er ikki sikkurt hon hevur ein forsyrgjara ella ein ein mann sum kann forsyrgja henni og og betala hús og heim tað er møguligt at at kvinnan er einsamøll heima við sínum børnum hon hevur ongan livandi kjans ettí føroyska samfelagnum onga livandi kjans eg havi verið og eg eri framhaldandi forsprákari fyri at okur stytta arbeiðsvikuna og hví ikki fara eftir teimum størvunum sum í nítjan hundrað og níggjuogtrýss blivu plaserað allar niðasta í her á kanum og siga veitst hvat nú nú lækka okur arbeiðsvikuna fyri tykum nú hava tykur rætt tella fáa eitt litt og eg haldi mann typiskt tæð kundi byrja við við teimum og givið teimum eina styttri arbeiðsviku í íslandi lækkaði mann arbeiðsvikuna niður í seksogtretivu tímar við stórari cyce mann fekk størri effektivitet mann fekk minni sjúkrafráveri mann fekk minni strongd og øll fingið meira burturúr tí at mann valdi at stytta arbeiðsvikuna og tað haldi eg t tað tað hevði verið ein gongd leið akkurát hetta uppskotið sum nú er til viðgerðar í dag ati at tryggja rættin til at arbeiða fulla tíð jeg haldi sjálvandi at okur skula arbeiða fram ímóti tí men tað er eisini ein leiðsli tað er eisini ein ingur at leiðslurnar har úti kunna skipa tað soleiðis at tað fer at bera til men ein stytt arbeiðsvika tað havi eg verið og verið framhaldandi stórir forprakarar fyri

takk so er tað eygun samelsen sum fær ini viðmerking ger so væl takk fyri harra formaður ja eg má siga at eg eri rættiliga samd við anniku olsen í mestum øllum tí sum hon segði en hetta her við er rættin at arbeiða fulla tíð øh tað er jú tað er mann kann siga eg eri ikki samd í at tað r er útlukkandi ein leiðsluspurningur tí at í okkara grannalondum til dømis hevur mann arbeitt nógv við at áseta tað sum ein rætt tí at so er tað nakað sum hoyrir tillønmóttakarin hitt er hvussu tú skipar arbeiði og vit hava jú sæð at fyri nøkrum árum síðani vóru kanska fleiri fulltíðarstørv men í dag eru tað ikki so at onkursvegna so má tað ásetat sum ein rættur at arbeiða fulla tíð men ikki nakað sum hann er tvingaður til sjálvandi ikki ha so at at tað var tann viðmerkin
eingin sum eg
ja takk gerso væl anigolsen ja takk fyri harra formaður ja jeg eg skal ikki siga tað at eg eri ímóti tí at mann ásetir tað í í lóggávu men eg veit tað til dømis á eldraøkinum tá mann arbeiðir skiftandi vaktur at tað eru ávíst týspunkt á degnum har tað eru størri kanska man siga trýst á millum annað tá ið fólk skulu uppi úr songini um morgunin og ella tá tey skula til songar at t tá ið ið arbeiðsbyrðan er allarstørst og tað er soleiðis at tað er sjálvandi eisini skipað vaktnar leislirnar úti á teimum ymsu heiminum at at mann setir starvsfólkaorkuna inn táið ið tað er trýst á á á degnum og á heiminum so so tað er sjálvandi ein kompinatión og so er tað eisini hetta her vist tú arbeiðir í nátvaksi mást tú hava hvílutíð og sovíðari so tú kann vera førur at fara til arbeiðsdagin eftir so tað er tað er ikki ikki einfalt men men tí tí hugsi eg at ein ein byrjan er at stytta arbeiðsvikuna á hesum økinum soleiðis at mann kann koma ein part av hasum hari til lívs men tað er tað er ein samansettur trupulleiki tað er tað er eingin
eina
ja takk so e ta pollarenatigvu ger so væl ja takk fyri formaður nú er tað helst soleiðis at politiska kumpastin í løtuni melur nakar nógvir glingur hjá hjá øgiliga nógvum í politisku skipanini og annika olsen skal ikki fáa óneyðugar nógðut yvir seg men eg haldi tað t
sum at tað eru blivin meira ella minni ein siðvenja at at samgongufólk eru í andstøðu altso ikki nærvendu vís akkurá annika olsen men øgiliga nógv sum eri í andstøðu til skipanina sum hann er tað virkar sum tey ikki hava funnið út av at at tá ið man hevur ein meiriluta á tingi so kann mann broyta tingini tað virkar sum hann stendur og snakkar upp móti einum múri sum mann ikki fær gjørt nakað við men tað er altsu soleiðis at tá ið mann hevur stjórnarvaldið tá kann mann broyta tingini mann hevur faktiskt fríar henda

gers væ manniolsen ja takk fyri harra formaður ja mann kundi eisini vent spurningin og sagt við andstøðuna hví gjørdi tykur ikki tað tá tykur sóðutu við valdi og soleiðis kann mann blíva við eg haldi at hetta her er ein avbjóðing sum okur øll eiga at taka í størsta álvara óðansam kur sita í andstøðu ella í samgongu tí hann er so mikið samansettur og so mikið trupul og tað haldi er ógligani gleðiligt at landsstýrið hevur gjørt við nemniliga tí álitunum sum er er lagt fram nú íí góðum hondum har er ein rúgva av góðum átøkum og tiltøkum sum sum verða mælt til og nú segði landsstýrismaðurin beint í áðni eisini at at tað er longu farið í gongd ati seta seta tey átøkini sum verða nevnd í tí bóklinginum í verk soleiðis at mann fylgir arbeiðinum upp t ikki bara verður eitt álit sum verður kastað í eina skuffu men at mann ger nakað veruligani við tað millum annað hett her við at mann setir ein eyka flokk av heilsuhjálparum og ein eyka flokk tiltnámsfrøðiliga hjálparaútbúgvingina og at mann eisini fer inn u førleikametir so mann er langsans farin í gongd við við tey átøkini sum eru nevnd í í tí bóklinginim som landsstýrið er fult í gongd við ati at bøta um
um viðurskifti takk fyri harra formaður ja takk so er edva jacobse
takk fyri harra formaður ja hetta hevr verið eitt eitt áhugaverti mál vit hava viðgjørt og líka taka endan upp av tí sum hevur sagt beint áðrenn tað er tað at tað verður kanska tosað eitt sindur um sum um at vit liggja las sí man ger man ger einki við hetta her eg haldi sjálv at mann e rættiliga mann rættiliga sett nógv fokus á hetta her síðani vit tóku við tað eru tveir flokkar av heilsufrøðingum og tveir flokkar av sjúkrafrøðingum eru settir á gongd pluss tað at mann ættlaði summar at seta tveir av heilsuhjálparum og tveir av námsfrøðihjálparuum fyri at eisini tey sum hava eru innan fyri hsi fakini og sum ikki hava hava námsfrøðinga útbúgving men hava eina rúgvu av erfaring á økinum at tey kunnu gjøgnum eina mirittskipan eg haldi rættiliga spennandi kunnu fáa eina eina styttri útbúgving og fáa mann sigur gott gjørt tað at tey hava arbeitt nógv ár á økinum og har við fáa betri møguleikar fyri at at fáa eina eina útbúgving tí at mann kann siga hví skuldu tey praktikk víslig hava verið og arbeit in fyri øki í tjúgu ár tað eru eisini virðismetan av teimum fólkunum sum sum ikki sum eg vil altso mann brúkar ofta hetta her við tað er ikki ófaklærd altso visti mann kann siga tð pp á tann mátan te tey hava eina eina ein fantastiskan lærdóm innan fyri tað at tey hava verið so nógv ár og tað eru eisini fleiri settg lýsindir í tann partin sum sum ikki hevur nátturuútbúgving til dømis og tað eru tað er v tveir triðingar so tað er ein øgiliga øgiliga tungur partur eg plagi at siga óverulig ja vissi øll tey góvust mann sigur eftir einum degi so so steðgaði alt upp tað sigur bara um týdningin sum tey hava og og tað bleiv sagt eitt sindur í áðni um lægri góðsku hvat er hvat eg góðska innan fyri hetta her at mann visti mann hevur ófakligar økini so sum blívur góðskandi lægri tað valdast kat mann leggur í góðsku tí at mann skal hava mann hevur nakrar blandaðar uppgávur eingin spyr hvat er námsfrøðiliga uppgávan altso visti tú til dømis hyggur eftir teimum stovnunum sum er undir almannaverkinum vistiman ordiliga fer og eygleiðir tað so er tað onkrir stovnar har tað faktiskt nætisktan bara eru námsfrøðingar so at siga bara so er tað onkrir aðrir stovnar sum tað so at siga eingin námsfrøðingur er bara ein og ghví ver tað valp á handan mátan visti mann sigur at mann skal blanda kortini og allíka arbeiða øllu undir almanaverkinum so skal mann trúa um og hugta eitt sindur eftir hvussu kundi fordeilingin verið út til stovnarnar fyri at fingið tað gingið betri upp viski mann vildi hava námsfrøðiligu fakligheitini inn yvir so er tað onkur sum arbeiða kanska in fyri stovnarn sum hevur eina serútbúgving niðri har hevur tú kanst tú gott verða hava eitt handlkaptilleig at visti tú hevur lært innan fyri eitt eina seruppgávu innan fyri ein stovn sjálvt um tú ikki hevur námsfrøðiligu útbúgvingina so so verður tað betalt sum ein útbúgving fyri seg tú kanska vist tú tikja kanska heilt ár eit langt skeið innan fyri at arbeiða við fólk iautismu so er tað er viruliga ein sr ein ser lærdómur fyri seg sjálvan men um tú tekur tað so fært t einki t eyka fyri tað so tað er eisini nakað at hyggja út um boksna og hvussu finna vit útav at gera hetta her soleiðis at vit gera tað eggjandi fyri ein størri part av av fólki og so haldi eg eisini atað er sm han sagt innan fyri fólkaskúlan vit mugu hyggja longur niður í systemið at gera fólk áhugaður í økjinum til dømis við at hava eina hví egke hav eina námsfrøðibreyt hvar ð tú fert út og hevur praktikk og hevur tímar og í samráð við við øki í samráði við sum í fuglafirði í samráðið við lond ella samráðið við kommunurnar í samráði við landið soleiðis at tú gerst tað áhugavert hjá yngri fólki at fara út í hasar bánarnar eg haldi tað virkliga týdningarmikið at vit komu har til við vendust eitt sindur av høvdi og fóru at tosa tosa fakið upp og geva tí tað innihald sum tað er tá ið mann sigur fimtan túsund løn gjøgnumsligt tá tekur mann øgiliga nógv við sum arbeiða kanska nakrar fáar tímar tí at tað vita vit vistu tú arbeiðir vanligt tíma fimtan túsund er ikki tann reella lønin innan fyri hetta her fakið tað má mann eisini líka sum seta sær fyri tað ljóðar øgiliga nevnt at brúka fimtan túsund og hvør skal liva fyri tað men kanska lýst taða lít sindur betur hvat fyri tímatað liggur aftanfyri tað og hvat fr tímatali og hvat er lønin tá ið tá ið tað eitur full tíð eg haldi mann skal lýsa attað og hvør ynskir at arbeiða fulla tíð og hvør ynskir ikki arbeiða fulla tíð eg haldi vit mangla nøkur hagtøl á hesun her økinum hetta økið er øgiliga nógvum pressi og tí haldi er fantastiskt at lanstýrismaðurin hevur miðvíst sett so nógv í verk tað má eg siga at innanfyri fleiri øki hevur sett fleiri flokkar í sum bara sum mann sigur einøll hava kent hesa avbjóðingina hon er ikki nýggj so eg haldi at at tað verðið rættiliga nógv sett fokuls á øki beint nú sjálvt man ikki tekkur undir hesum málinum so ertað ongantíð hent meir tað sama og tað er tað sum betýðir nakað tað er tað at mann fer avriða
eitt sindur takk fyri harra formaður ja takk so er tað
r elspet mersedis gunnestóttr ger so vælja takk fyri harra formaður hakkurát hetta her við at tú hevur førleikameftir eg hugsi innan fyri løgreglurna er tað soleiðisnar tú skalt upp til nógvar prøvar áðrenn áðrenn tú sleppur inn á ein politiskúla og tað vísir seg at fólk ta trívast øgiliga gott í í politinum og tað er tað kendir sjálfylgiligt at tað fara í annað starv men altso tey flestu te bliverandi inntil tey blíva pensjonistar ella fara frá og tað sum eg síggi við hesum her tað er tað at tá ið tú verður førleika mettur at tað kanska eisini fer gera sítt til at tað fara at trívast væl og tey fara at verða blíva verandi arbeiðsplássinum mann sigur inntil tey blíva fólkapensjonistar ella so hetta fer nokk at gera sítt til at trivnaðurin fer at vera góður og hetta verður eisini spennandi hjá teimum og hetta er eisini eg vil siga mann mann følir ella eg vænta at tey føla seg prógvað hann at mann er førleikamettur og túerð

takk fyri hara formaður tað at tú verður at tað verður sett virðing í tí sum tú gert tað skapar beinavtrivnað tað at nakar sær at hatta sum tú tókst eyka hatta vilja vit løna tær fyr staðin fyri at øll bara rennar og og eingi líkasum við orðum setir setir virðing á tað tú gert tí haldi eg tað eð sær hjálpa útbúgvingarnar at tú kanst fáa megrygt fyri tað at tú hevur arbeitt í soso nógv ár er av alstjórum týdningi og kemur at geva størri løgsemi enn vit kanska ofta hava sæð og tað haldi er øgiliga gott tí at eisini eta her við brøktdeilinum ein king tveir tiðingar við suma tordi arbeiði lýsindi við at mann aksepteraði fleiri til at vera arbeiða til dømis tordi at seta talu innan fyri stovnarnir at soeso nógv kunnu arbeiða eittað er at mær annsettur hálvt ára gangin tað skapar heldur ikki srivnað tí at mann ikki faklar so kanst tú ikki vist tú liggur uttan fyðihenda brøkin innan fyri barnakarur er tað eintriging og tveir triðingar visti mann flutta eitt sindur upp á tey prosentini so hevði mann kunna sett fleiri í meira føst starv ella guis fimm ára avmarking soleiðis at at
at tað bleiv meira hugaligt at søkja eftir takk fyri
rósa samensensev viðmerking ger so væltakk fyri hara formaður tað er rætt sum edva jacobsen nevnir um het her vit tosa um ófaklærd tað eru kanska fólk sum hava arbeitt tjúgu og fimmogtjúgu ár á á arbeiðsmarknaðinum verið á umsorganarøkinum og hava øgiliga øgiligani góða og breiða vitan tá mann kanska tosar oftani um ófaklar so kann tað oftan tey sum koma út beinleiðis frá miðnámsskúlan ella frá fólkaskúlanum og arbei ena stutta tíðarskeiði og meg siga tað er tað her sum eru øgiliga stutt á arbeiðsmarknaðin kanska meira tosar um um um um ófaklærd men vit kunnu ikki vera tey fyri uttan tey sum hava arbeitt tey sum ikki hava miss ig attprógva í hondini men tey hava nógv skeið so atvitskta ikki undirmeta tað tey ófaklærd ella tað sum man kallari ófaklærd tey hava eisini sítt
sína sína vita
dvatakk fyra harara formaður tað er akkurát tað at tey havi eina eina rættiliga stóra vitan eina kempuvitan og tað sum hann sær nú tað er tað at munurin ella gjógvin millum tey sum hava nástfrøði og tey sum ikki hava í lønarmessia er blivin so øgiliga nógv størri í síðstu árini ð tað vísir seg at at øgiliga nógvur partur av tí posaum má fær til at forhandla í lønarhandlingum endar hjá teimum sum hava sum eru námsfrøðingar og hjálparfólkini fáa faktisk í minni mun burturúr og har haldi eg sjálv at tá ið teir tá hjálparfólkini eru tveir tiðingar av av øllum so sigur tað bara tyngdina og tí haldi eg sjálv at at tað er týdningarmikið at tey eisini føla seg meir enn meir sæddan enn enn tey gera í tað innan fyri hetta økið og og tá tí halda er gott at mann beginnur at at hyggja uppá eitt her við mirittum og at tey kunnu taka onkrar útbúgvingar og brúka tað sum tey hava lærtinniá
á ymiskum stovnum takk fyri harra formaður ja takk fyri so eru ikki fleiri sum hava biða um orðið orðaskifti er endað og vit skulu so atkvøða í hesum málium og tað gera vit nú tað er ikki nakað broytingaruppskot so vit atkvøða um runaðaruppskota segga vit vit eru liðug at atkvøða málið er fallið tað er trettan atkvøður fyri fjúrtanija nú koma ein atkvøða afturatja tað er trettan atkvøður fyri fjúrtan ímóti og einir blonktog málið er falli og avgreitt frá løgtinginum vit koma so til næsta mál á skránni tað er onnur viðgerð av løgtnsmál nummar fimmogtrýss uppskot til eykajáttanar løgslóg fyri februar tvey túsund og tveyogtjúgu og hvør biður um orðin tað verður erharri joensen sum fær orðið á sirfala
til vgrahetaer ein onnur viðgerð av løgtsmál nummar fimmogtrýss uppskot til eykajáttanarlóg fyri februar tveyogtjúgu tað er beinta løga jacobsen løgtingskvinna sum hevur lagt málið fram fimtanda februar og eftir fyrstu viðgerð áttanda mars er tað beint fíggjarnevndini nevndin hevur viðgjørt málið á fundir fimtanda og seytjanda mars og undir viðgerðini hevur nevndin havt fund við klakska kommunu og landsstýrismannin í fíggjarmálin una rasmussen saman við landsverki og nevndin hevur býtt seg í ein meiriluta og ein minniluta um meirilutin er ard joensen jákup mikkelsen biljustinusensan peter grund og rutt vang tekur ikki undir við málinum men hevur ymiskar viðmerkingar og eg skal so lesa okkara viðmerkingarupp so gangi út frá at ruttvang lesur sínar viðmerkingar upp við uppskotinum ætlar mann at játta fimm hundrað túsund krónur til at betra um viðurskiftini hjá ferðafólki við ferjuliðina í syðradali nú ferðafólkatalið í kalsoynni er vaksið skjótt seinastu árini í tvey túsund og nítjan kom tað upp á níggjuogtrýss túsund fólk í dag eru hvørki býirúm ella vesimøguleikar á staðnum og hetta halda undirritað og vera sera spell tí grundleggjandi hentleikar sum hesir eiga at vera tøkir á almennum støðum so sum ferjug og er tað ein uppgáva hjá landinum at syrgja fyri almenna málið um at føroyar skulu vera eitt ferðavinnu land setir eisini krøv til at júst sovorðnar umstøður eru til staðar á støðum har nógv ferðafólk møtast landsverk hevur fyri nevndini upplýst at tað arbeiðið við eini loysn í syðradali sum inniheldur býirúm og vesi og at hetta verður mett at kosta umleið tvær milliónir krónur ein loysn til trupulleikan er sostatt longur partur av framtíðar raðfestingunum hjá landsverki upplýst er eisini fyri nevndini at vstfara og einlands er áhugað í at vera partur av fígging av at fíggja bygningin og møguliga at vera við til at reka hann saman við klaksvíkar kommunu tó eru ongar avtalur gjørdar um hetta enn raksturin er týdningarmikil partur av eina tílíkari verkætlan og tí eiga bindandi avtalu at vera um hvør ið skal bera rakstrarkostnaðin undirritaðog meta tað tí ikki vera rætt at seta pengar av til hetta við eini eykajáttan men heldur men heldur at hetta heldur eigur at verða tikið upp í samband við fíggjarlógaruppskotið fyri tjúgu trýogtjúgu tí verður ikki tikið undir við málinum

ønú havi eg verið á syðradali á einir tvær ferðirnar hvar ið tað er rætt sum tað verður sagt at umstøðurnar til nógv ferðafólk við ferjuliðuna tæ eru ikki á teimum allarbestu

onkur heldur at tað er eitt ivamál um hvørt ið hetta er ein landsuppgáva ella tað er ein kommunala uppgáva sjálvur haldi at tá ið tað liggur við eina landshavn at so kundi tað gott verið tað almenna sum stóð fyri tí saman við saman við kanska kommununum tað skal eg ikki gera meg klókan uppá men í hesum førinum so hevur mann eitt prosjekt klárt liggjandi frá landsverki sum bara manglar manglar fígging her í húsinum og okur halda at tað eigur at at fara ígjøgnum eina ætlan hvar ið allar landshavnir allar atløgur hjá øll støð hhvar ið tað samlast nógv ferðafólk hvar mann ein tekur eina samlaða loysn fyri hvussu vil mann skipa tað tavi siga hvussu vil mann fíggja dag og hvør skal reka tað

eg haldi sjálvur at visti mann tekur krambatanga sír so hava okur eina fína farstøðu har krambatangi tað er ein landshavn nú eri eg ikki ordiliga eg eri ikki ordiliga klárur yvir um um um um atløgan í á syðradali er kadogoriserað sum ái landshavn ella tað er kommunalt tað kundi ntað evr kanska verið áhugavert at vita men í heila tikið so burdi mann kunnað so burdi man kunnað funnið ein leist hvar ið kommunur viszitfar og eilands landsverk vóru saman um at gera hesa her

at tað bleiv gjørt í eini fastlagdari ætlan og kanska ikki sum ein eykajáttan sum kemur upp á hendan mátan
takk fyri harra formaður ja takk sóli viðmerkingar
fyrstur tað er jakum mikkesen ger so væl harra formaður tað er eingin ivi um at trupulleikin er stórur í sambandi við bæði tað at hava eini hús har og at fólk kunnu fara inn og bíða men har eru eisini aðrir trupulleikar sum eg vóni at landstýrismaðurin i sum umsitur strandferðslan fer at taka sær av ø bara nú í í aprílmánað er fleiri dømi um at ikki bara er meira enn fullir altso bilar standa eftir tað skulu kanska eini tveir tríggir túrar til fyri at fáa bilarnar yvir umaftur og samtíðis er støðan tann at at bussrutan sum er har norðuri bussurin tekur kanska eini átjan fólk og tað standa kanska eini fjøruti yvir fjøruti fólk bíða so har er veruliga nakað sum eisini kann forbetrast so eg vóni at tey viðurskiftini bæði viðvíkjandi tí sum hevur bussin at gera og og so eisini

ja takk ger so væl erardi joensen takk fyriharra formaður hat tað var meira ein viðmerking haldi eg frá jágun mikkelsen øhtað er gleðiligt tað er gleðiligt at áhugin fyri kalsoynni er so stórur sum hon er øog tá eiga teir fysisku karmarnir eisini at vera ella at fylgja við men oftani er tað soleiðis at tá ið ein vinna sum ferðavinnan sum er rættiliga ófortriðilig hon visi hon veksur øgiliga skjótt so verður tað altíð soleiðis at karmarnir teir hatta aftaná bæði tá ið tað snýr seg kanska um um ferjusamband um busssamband men eisini um um viðurskifti sum hesi her við einari farstøð og akkurát hvussu mann hvussu má loysir tað tað má væl vera eitt samstarv ímillum strandferðslu landsverk og kommunur og ikki nakað sum mann soleiðis beinleiðis tekur støðu til her inni frá okur sklja veita tær játtanir sum sum eru neyðugar men samstarvið má so ella so koma frá teimum stovnunum sum vara av flutningi og og ferðani sum heild so tað vóni eg at at stovnar sum sum strandferðslan landsverk og kommunur eru eri viðlig til at fara inn í eitt sovorður samstarv og og at betra tar umstøður sum skulu betrast á teimum

jatakk sora eygun samunsen ger so væl takk fyri harra formaður ja eitt eitt kallar mann at flyta fokus tað mann fer at snakka um trupulleikar við fergum og so víðari samstundis sum mann líkasum skrivar seg burturúr at mann ikki tekur undir við hesum her málinum øh vit síggja í fjølmyllunum til dømis at klakska kommunan statvek vísir vælvild og sigur at hon vil verða við hesari verkætlanini men meirilutin skrivar at tað er so viktigt at mann hevur eina bindandi avtalu um til dømis rakstrin av hesum her men eg fari at spyrja formannin í fíggjarnevndini um um hvussu hann heldur sannlíkindini vera fyri at gera bindandi avtalur um rakstur tá mann ikki fær fígging til at gera farstøðini so er tað væl ikki nøkur meining í at gera avtalur um tað í staðin fyri at fíggjarnevndin vísti valvild og kanska setti pengarnar av so kanska nøkur ting fór at henda

joensen takk fyri harra formaður tað kundi altí hent at tað blivu setti pengar av á komandi fíggjarlóg til landsverk hvar ið tað varu hvar pengar vóru spesifikt oyramerktir til farstøðir kring landið men tað krevur at tað er eina ætlan fyri tí og at landsverk hevur gjørt sítt sítt heimaarbeiði at kommunurnar hava verið við og og komuð við fígging kanska vistsut fara á eilands sum í hesum førinum sum hevur víst áhuga fyri at vera við við fígging eisini undir hoyringini so segði landsverk at teir høvdu í hvussu ongan sum helst áhugað í at reka hesa her støðina teir kunnu gott verða standa sum byggjaharði og verða tann sum bygdi men raksturin vildi teir einki hava við at gera og tað er tað sum eg eftirlýsi tað er tað at mann hevur eitt eitti at tað kemur at samla umbøn frá teimum sum skula reka hetta her og byggja tað og vara av tí og hava nyttu av tí og tað haldi e ikki at mann hevur hevur sæð í í nóg stóran mun
takk fyri
jatakk sor ta beint a devi jakobsen ger so væl ja takkfyrihara formaður er eit sindur ovfarin av at formaður fíggjarnevndini sigur seg ikki vita um havnina á syðradali um tað er ein landshavn ella kommunal havn tí eg hugsi nú hatta málið ligið so leingi í fíggjarnevndini at tað gekk bara útfrá var ein partur av arbeiðinum kanningararbeiðinum men eg kann upplýsa at tá heimasíðun hjá landsverki stendur verk hevur ábyrgdin av og rekura havnina á syðradals varð bygd í tey túsund og fýra og ferjuløgn verður nýtt av strandfaraskipum landsins í sambandi við farleiðina til og úr klaksvík so tað skuldi ikki verið so ringt hjá fíggjarnevndini at funna útav øat formaður í fíggjarnevndini ikki vil bøta um viðurskiftini hjá kalsingum tað skilji eg væl tí formaður fíggjarnevndini er vágbingur og sjálvandi vil beta um viðurskiftini hjá suðuroyingum men at jakumd mikkelsen sum tingmaðurin fyri norðuroyggjar ikki vil bøta um viðurskiftini hjá kalsyngum tað haldi eg er púra púra óskiljandi

ja takk ger so væl yrard joensen takk fyri harra formaður eg trúgvi nokk at at tað er ikki tað at mann ikki vil og tað haldi eisini at álitið ber brá av at mann ikki vil bøta um viðurskiftini og tað snýr seg ikki bara um á kalsoynni tað er tað eru onnur pláss eisini sum kanska mangla farstøðir men at tað verður gjørt í samband við komandi fíggjarlógararbeiði hvar mann setir pengar av til ikki bara syðradal men kanska onnur smápláss eisini sum mangla eina farstøð so tað haldi eg hevði hevði eg haldi hvussu tey klætt skipanin er betur at mann hevði eina eina samlaða ætlan hvar ið hvar ið kommunur og og avvarandi stovnar sum skuldu brúka hetta vóru saman um at koma við uppskotunum hvussu hvussu tað skuldi ella hvar tað skuldi liggja og hvussu tað skuldi síggja út og tað trúgvi ikki at meirilutin í fíggjarnevndini er hevur nakað ímóti
takk fyri
jtak nnes sfakfyrihrr formaður ja eg haldi oftan tá tað kemur til slík mál sum hesi her so so saknar mann at tað er ein nú nevnir erard jonsem er ætlan altso ttað tað er æ soleiðis tðer tað er nøkur støð í føroyum har sum mann siglir til og har má að vera soleiðis at mann hevur felags skipanir soleiðis at mann veit hvønn part landi eigur og tekur sær av tí so at taðikki blíva ymiskar skipanirvið kommunurar onkrar lending onkur aðrastaðni onkra f á landi tað má vera kunna skipað soleiðis at at at landið hevur sín part og tekur sær av tí og at mann fær eina ætlan fyri hvussu mann setir pengar av til at taka sær av øllum økjunum í føroyum tí mann veit at taðmantað verðu neyðugt at sigla í framtíðini eisini til hesar útoyggjarnar so eg hugsi at tá erard joens snaka um eina ætlan so er tað nokk skilagott men tað má so koma her frá eisini at játta teir pengarar sum krevjast til at fáa gjørt hesar ætlanirnar til veruleikan o tað er ofta trupulleikin á
takk fyri
ja takk ger so væl erhardi joensen ja takk fyri viðmerkingina johannes joensen eg haldi at tað er einki forgjørt í at tá ið tað skulu gerast farstíðir kring landið tað er ikki bara syðradalur tað er tað er úti í fugloynni tað er úti í svínoynni tað er í mykinesi tað er nólsoy tað tað er tað er faktiskt runt alt landið og ferðavinnan er runt alt landið og hon er hon er vaksandi runt alt landið tað sum mann kann taka støðu til her inni tað er e tað ein landsuppgáva at byggja farstør ella ikki skal tað vera ein samanrenning ímillum kommunur og tað almenna ella hvussu skal atta skipast og tað haldi eg tað haldi eg mann saknar eitt sindur og tað framdekk heldur ikki av hoyringunum heldur ikki tá ið landsverk var inni og og og landsstýrismaðurin í í fíggjarmálum tað var nemliga eingin ætlan fyri hvussu skuldi mann skipa hesa her hesi her havnarviðurskiftini kring landið ikki bara syðradalur men kring landið mann hevur onkrar ætlanir um ella mann hevur onkur prosjektir liggjandi mentað er bara hvat kostar ein bygningur men einki við hvør skal reka tað og nær skal tað verða opið hvør skal hava eitt opið og so víðari og tað sakni eg tá ið mann tosar langsikta um at fáa at fáa gjørt farstøðir kring alt landi og ikki bara siðradalur
takk fyri
jatakk so er ta hendrikold sum fær n viðmerking ger so væl arra formaður nú er tað er tað sum e haldi g manglar ai sitið við seiara tíð eina skipan hvar mann finnur út av hvør eg eigi hvat altso strandferðslan tað verður tað vrur skotið at strandferslani alla tíðina strandferðslan tahevur eina uppgávu tað er at føra fólk frá einum stað tað er ta eitt annað tá fólkini er farin í landtí tað er svíno el ella ella der kalsoynni ella hvat er so er strandferslan leysa tað tað skal hon gera og skal ver leysa av teimum tí er undantak og tað er eitt undantak á á krambatanga tí at skipið er soleiðisnar hátta at tað er neyðugt at brúka trappur og elevatir at koma umborð so tað er eitt sin sindur annaðleiðis nú hevur strandferðslan fimm iliónir til at avklára tey tingini til o síðstu tíðina hava tað skift alla tudraulisku útgerðina av øllum ferguligum so at siga í í landinum tað tað er ikki rætt at siga at tað er strandferðslan sum hevur hesa uppgávuna tí tað hevur hon ikki ikki undir nøkrum umstøðum her millum nólsoy og havnina hevur tað verið

jatakk ger so væl erard joensen takkfyr hara formaður eg og hennikoald eru púra samdur um at strandferðslan hevur ikki ábyrgdina av at gera farstørir men hvør hevur so og tað er tað sum eg haldi at mann skal hava eina eina greiða skipan fyri og eina greiða ætlan fyri tí tað eru nógvir partar sum eru innvolveraðir í ferðavinnuni tað er tað eru kommunur tað eru áhugað feløg tað er landið og sjálvandi skal tað liggja ein ein tá tað snýr seg um at tað snýr seg kanska um ein eini fimm seks sjey farstøðir úti á teimum smáu plássunum sum øll somul koma at hava trupulleikar av at tær berga tá ið tað koma nógv ferðafólk á eitt lítið stað tí er tað einki for gjørt í at mann heldur at áðrenn mann fer at játta pengar til tað so skal tað verða ein ætlan til hvussu mann játta teir pengarnar hvussu nógv mann játtar hvussu verður tað brúktur og hvussu verður tað ritið í framtíðini eg haldi at tað er tað er ein ein sindur tað er ein sindur forbíligur máti bara at siga okur okur skulu bara starta virð at játta pengar her áðrenn okur hava gjørt eina ætlan fyri hvussu skal økið skipast
takk fyri harra formaður ja takk so er næstur at røða pállarenatigv
vælja takk fyri formaðurin ja hetta er uppskotið eykajátanarlógini hjá beintu løgi jacobsen um um fær støð ella líknandi viðurskiftir á syðradali sum er til viðgerar og eg skal fyrst lesa álutið hjá minnilutanum sum er aksel ve johannesen og og undirritaði vit báðir meta at próvførslan hjá meirilutanum talar so væl fyri hvussu neyðugt tað er at gera htta b sum uppskotið leggur upp til at óneyðugt er at leggja so øgiliga nógv afturat lítið er at ivast í at áhugin at vitja vøkru kalsoynna við hennara avbjóðandi vakurleika er vaksandi nú kópakonan hevur fingið sjálvandi james bond afturat sær at meirilutin er ikki tekur undir við at betra um móttøkuviðurskiftini í syðradali er harmligt hesin trupulleikin verður ikki loystur við at skriva seg burtur úr veruleikanum við hesum viðmerkingunum tekur minnilutin undirð málinum og mælir løgtinginum til at samtykkja uppskotið so ætlaði stutt at leggja eitt sindur afturat tað er soleiðis at vanliga verður sagt at hann sum svevur syndar ikki men spurningurin er hvussu leingi ein samgonga kann skjóta seg innundir ta undanførsluna tí veruleikin er ati at samgongan er øgiliga pírin og øgiliga kørg yvir fyri nógvum av teimum smáu verkætlanum sum verða skotnaðr upp av av andstøðuni meðan samstundis væntav samgongan at vit øgiliga glabbeint skula taka undir teimum ætlanum sum einfyri og onnur eftir glíða í kollingini glíða við fíggingini hjá samgonguni tað er eitt øgiliga órímiligt bíti haldi at at at samgongan skal vænta tað at samstundis sum eini púra avvísandi yvir fyri at at samstarva um nakað sum helst so er mann øgiliga avgjørdur og og krevur og væntar at andstøðan skal hjálpa til tá ið samgongan ikki dugir at at stjórna tí tað er tíverri er tað alt ov nógv dømi um tað eg veit ikki hvussu eg nú havi verið eitt eitt ár at tingja hað eg veit ikki hvussu nógvar eykajáttanarlógur vit hava eru bornar niðan á tingi hetta tíðarskeiði altso taðer ein greið ábending um at tað er absolutt eingin í samgonguni sum ætlar sær at stjórna eftir teimum játtanarlógunum sum eru tingini flóta fullkomiliga sítt egna lív gkundu akkurát saman havt einki landsstýri tað er eingin grund til at tosa um at hava nakað landsstýrismanna ábyrgd tí tað er e ikki eitt einasta eitt landsstýrisfólk í hesari í hesari stjórnu sum sum sum hevur ábyrdina av sínum málsøki mann konstatera bara tá ið mann komin nagrar mánaðir úti úti eitt annað so konsn statrera man bara nú manglar pengar og og og soleiðis tað so kemur mann niðan aftur tingi niðan í fíggjarnevndina og biður um andstøðuna um um hjálp til at fáa nú mugu vit fáa hesar pengarnar aftura af hesar pengar aftrat tí tað er eingi sum stýrir nakrar verkætlan í løtuni og tí blívur við tað so ófatiliga frostrerandi og keðiligt sum andstøða tá ið mann hevur onkur smásmá mál sum mann roynir at fáa loyst og reist at at samgongan samstundis er so eirindaleys sum h er sum við einar so lítlari verkætlan sum hesar her hetta er eitt mál sum opinlýst er ein trupulleiki og sum tað eisini finnast loysninar á men tað er bara eingin sum eingin tekur seg samanást at gera

fyri at finna undanførslur fyri ikki at taka undir við góðum uppskotum sum ithetta lítla fitta góða hugskotið hjá beintu lovi jakobsen ø snýr seg um og tað at formaðurin í fíggjarnevndini kann standa her uppi og brúka eg veit ikki enn eini tíggju og fimtan minuttir upp á at koma við ymiskum førslum um hví mann ikki skal taka undir vð einum uppskoti sum er so sum hevur so lítið upp á seg sum er so sannlíkt tað tað dugi eg altso ikki at skilja vit kunnu altíð diskutera um hetta skal vera ein privat loysn um tað skal vera ein kommunat loysn ella alt skal ver ein landsloysn men altso skulu vit brúka tingi til tað at tann diskussiónin eigur at liggja onkra heilt aðrastaðni tingið eigur at siga er het her ein ætlan sum vilja hava ella ikki skula hava men tað at fyrireika málini tað eigur at liggja úti í ráðunum og tað er tí eg sigur tað at tað gongur ikki í longdini at at at samgongan sigur ella krógva seg aftan fyri huttakið um at tann sum tann sum svevur syndar ikki tí samgongan svevur alla tíðina o tí kann hann ongantíð standa til svart fyri sína syndur og tað ber seg akksta ikki til

so so formaðurin eg eg byrja eg má siga tað eg havi roynt tað eg havi roynt at verið tolin haldi eg eg setti mær í veruleikanum eisini eitt eitt eitt ár av til at royna at siga veit ska kunnu ikki leppa ongantíð klassiska retorikkir millum samgongan so v latðokum vita um vit kunnu byggja prúgv um um summi á málinum kanska mann veit vat ata r summi mál sum tað sum tað ber illa til at byggja brúgvin men hóast alt ein stórur partur av politikkinum átti tað at borið til at bygv v í brúgva um og hetta her er absolutt eitt mál sum mann átti at kunnað funnið semju um millum samgongu og andstøðu men eg má bara konstatera tað at samgongan hevur absolutt ongan áhuga á at rætta hondn út til andsstøðuna ikki tað allarminsta og tað virkar mær ótrúliga løgið tí vstvisti hettarnum var ein ófatiliga sterk og væl skipað vælsmur til samgonga so kundi eg forstaðið men hetta er í veruleikanum eitt eitt ússaligt lasafar sum sum knapt nokk fær flutt seg fram frá degi til dags og allíkavæl vil mann ikki fara inn í eitt samstarv milum millum andstøðu og samgongu um um tey mest natúruligu málinum hetta er eit pinkulítið mál og allíkavæ kann mann ikki so frægt sum rætta hondina tað allarminsta út fyri at finna formaðurin alt talar fyri at at vit eiga at samtykkja uppskotið hjá beinta løvi jacobsen tað er bara undanførslur hjá samgonguni sum sum sum onkursvegna kann fellas ser málsm hettara her sum kemur at gagna øll
takk fyri formaður ja takk so er tað beint á
boyvajakobsen sor en viðmerking ger so væl ja takk fyrih formaður takk fyri pollareynatigvu fyri røðuna og fyri stuðulin til uppskotið eg hugsaði at spyrja pollareynatúgvu um hetta her við nemligahan í fíggjarpolitikkinum hjá samgonguni tí undir fyrstu viðgerð av hesum uppskotinum tað snýr seg um hálva millión tá nevndi formaðurin í fíggjarnevndini at hann helt at mann kanska skuldi eisini hugsað eitt sindur um hvussu nógv mann fór í smálutir í løgtinginum so eg hugsaði at spyrja pollareynatúgvu í mun til peninganýtsluna hjá samgonguni um mann kanska heldur skuldi havt byrjað um hálvtrýss milliónir tí so er kanska verðið lættari fingið tað ígjøgnum
takk fyri
ja takk ger so væl pallarenatygvu jatakfyri formaðr ja tað tað tykist látuligt at mann skal vera so karraður ímóti einum einum um vælndi uppskoti frá andstøðuni sum kemur niðana ting meðan mann mann futtar ørgrynir av av upphæddum av uttan uttan yvirhøvur at vita hvat sum helst altso eg haldi eg vair frfrá landstýrsmanni heilsumálnum eg veit ikki vussu nógvar eykajáttanir komnar niðan herpeint altso og vit hava ikki aanos yvir um tað er tjúgu milliónir afturat tela aftretivu miliónir afturat ela af fjørutiv iliónir fturat el hálvtrýss millónir afturat hetta er hóast alt ein lítil játtan upp á eina hálva millión sum sum mann veit øgiliga týðiligt hetta her er tað sum mann fær fyri pengarnar og tað kemur avgjørt at gagna har sum t
tr era brúktar takk fyri
ja takk ger so væl her har joensen takk fyri har formaður eg kann hvussu so eg konsultera aftan á at sær skorflongina frá pállareynatúgvi at hann er hart ímóti at mann ger eina ætlan fyri hvussu mann skipar viðurskiftini við atkomu til ikki bara til syðradals men til svínoyar og fugloyar og mykines og skúvoyar og aðrastaðni tað skal eingin planur vera fyri hvat er tað mann skal hvør hvør skal hava ábyrgdina av tí sum mann byggir hvør skal byggja tað hvør skal reka tað og so víðari tað skal eingin planur vera yvirhøvur men tað skal bara játtast pengar er tað rætt skilt

ja takk ger so væl pallreatygvur takk fyri formaður nei tað er avgjørnt ikki rætt skilt eg haldi tey sum kenna meg ígjøgnum míni árapolitikki vita at eg eri nokk so fýrakantaður í so máta tá ið tað kemur til hvat ið hvat ið hvat ið eri rangt og rætt at at gera so slett yvirhøvurski rættskilti eg haldi bara ikki at mann kann ikki blíva við at brúka tað sum eina undanførslu at mann lá og svav tá ið mann skuldi arbeiða tí tað er tað sum í veruleikin hjá hesari samgongu eg veit ikki hvussu nógv dømi vit hava uppá har sum landsstýrisfólk standa og skrava sær í nakkan ella ella koma við undanferðsluumat navno eg havi ikki gjørt tað og eg havi ikki fyrireikað tað og g havi ikki fyrireikað tað og tí kann løgtingið ikki samtykkja ting altso vit kunnu ikki sum ting leggja okkum at sova fyri umm landstýri
takk fyri ja so er næstur at røða feinta løgu jacobsen ger so væl
fyri harra formaður ø so seint sum á døgurða í dag hoyrdu vit at talið av ferðafólkum í føroyum allarhelst fer at seta met og kalsoyarleiðin er ein av teimum leiðunum har tað er rættiliga ógv fleiri túsund ferðafólk minnist meg rætt so var tað táttaði upp ímóti hálvfjerðs túsund í tvey túsun og nítjan tavl siga beint áðren koronu øog kalsoyggin er rættiliga nógv frammi í løtuni og tí kann væntast at ferðafólkatalið eisini fer at tátta upp ímóti teimum hálvfjerðs túsund aftur í ár og komandi árini og tí haldi eg at løtan er nú at vit skulu betra um umstøðurnar áðrenn summarið tekur digkásið og vil tú eisini minnast til at hetta verður ikki bara fyri tey útlendsku ferðafólkini men hetta eisini er fyri fólk sum føroyingar bæði fólk sum búgva í kalsoynni og onnur sum ætla at vitja kalsoynna at hetta er eisini ein bati fyri teirra umstøður í fjølmiðlunum í dag og í gjár varð varðaborgarstjórin í klaksvík eisini úti og gjørdu vart við at umstøðurnar á syðadali til ferðafólk mugu betrast og segði at okkurt mátti gerast við hetta og tí haldi tað er rættiliga meir kottligt at floksfelagarnir hjá borgarstjóranum í klaksvík nú fara fella uppskotið í dag so samstundis sum varðaborgarstjórin í klaksvík tosar um at betra um umstøðurnar og s sum eg havi lagt hetta uppskotið fram um at betra umstøðurnar so siga jakun mikkelsen elsbet mersetis gunleysdóttir og beini johannesen úr fólkaflokkinum nei til at fáa pengar norður til norðuroyggjar beini johannesen spet mersetis gunlesdóttir og jakup mikkelsen siga nei til at arbeiða fyri norðuroyggjar í hesum her uppskotinum her og hví tað er tað veit eg ikki ordiligt kanska er tað tí at tey ði ikki stola at fólk úr andstøðuni eisini royna at gera okkurt men men lat tað so fara eg havi so roynt mítt og so ver tað hetta her við sum sagt egvar itt sindur ovfarin av at formaðuiní fíggjarnevndini ikki visti serliga nógv um havnina og syðradali og hvør eg átti hana og koyri í rakahana men tað er kanska tí at hann kanska hugsar meira um farleiðina til suðuroynna sum vábbingur og eg ynski eisini suðuroyingum tað farleðin at brúka eisini javnans og hon skal eisini vera øgiligan góð tað er ikki tað sum er men eg haldi ikki tað bilar at vit játta eina upphædd nú til at bøta um umstøðurnar á syðradali tí vit hava hoyrt at bæði klaksvíkar kommununa og viðfara á eilands vilja vera við og ferðavinnan í kalsoynni hevur eisini leingi eftirspurt hesun her so tí er tað púra óskiljandi at samgongufólkini í norðroyggjuum ikki vilja taka undir við hesum her uppskotinum her og formaðurin í fíggjarnevndini hann segði nevnligani undir fyrstu viðgerð avsmálunum at henda upphæddin kanska var í so lítil til løgtingið at skula viðgera og sum sagt kanska skuldi man havt biðið um hálvtrýss milliónir tú s hevði mann kanska fingið teir pengarnir og viðvíkjandi strandferðslun nú eru tingfólk altíð so øgiliga skjót at harta strandferðsla og landsverk meðan strandferðslan og landsverk tey virkað eftir teimum umstøðum sum løgtingið gevur teimum og strandferðslan hon hevur eittans endamál og tað er at røkja ferðafólkaflutningin í føroyum so eg haldi ikki orla viðkum fara at lasta strandferðsluna fyri hvussu ið umstøðurnar hjá ferðafólki eru í kalsoynni tí at eg haldi kalsoyingar og fólk sum brúka kalsoyarleyðini er rættiligahan væl nøgd við ta tænastuna sumstrandferðslan veitir har og sam ja eg veit ikk hanma fara at nærkast í fafarin av hálvtrýss árum men fólk eru eisini væl nøgd við hann hann er væl egnaður til farleiðina men sjálvandi verður mann fyrr ella seinni noydir at hugsa um hvatið hvat skal gera tí sanferðnevan haldið í allar ræður men sum sagt eg er rættiliga vónbrotin av at jakon mikkelsen fer at fella hetta her uppskotið her at beini johannesen fer at fella hetta uppskotið her og at sbet mær setis gunlesdettir fer at fella hetta uppskotið her ja
takk fyri
jatakk so er ta viðmerkingar eygumsamelsen ger sovælja takk fyri harra formaður ja eg skilji væl at beinta løgu jacobsen er vónbrotin av at jacop mikkelsen og beinir johannesen og elsbet mersetis gunnlagsdóttir nú fella hetta her uppskotið tað snýr seg kanska um for lítið av pengum tað er kanska har problemið er tí atá man ikki vil játta eina hálva millión tá mann hugsar um hvussu pengarnir eru fossaðir út úr landskassanum es trý árini har mann hevur met í at brúka pengar so virka tað heilt ótrúliga løgið at hetta skal vera tað sum mann ikki kann taka undir við
takk fyri
jatakk ger so væl baktaro jamobsen ja takk fyri ja eg kann eilsl siga tað at jakumd mikkelsen elsbet mersetes gunleyksdóttir og bein johannesen sum ikki vilja lata hálva millión til norðuroyggjar til kalsoynna tey vóru skjót tá ið pengar skulu latast til okkurt sum er í havn ella onkra aðrastaðnar so tað tykist eitt eitt sindur meir kotligt
ja
ja harra formaður eg eri nú ikki akkurát tegara av at mæn roknar upp atssyndararnir nú havi eg hoyrt fleiri ferðirnar hvussu nógv syndararnir eru her og hatta fer sikkurta at geva nógv bónlýsli beint í løgi til at fáa næsta málið ígjøgnum eisiniso at hatta var nokk hatta er nokk so genialt men men tað eru nøkur ting sum mangla altso raksturin av hesum húsinum hann er eg spurdi nú ein dagin um hann fer ot liggja eitt sindur oman fyri hundrað túsund tað varð ikki nevnt í einum orði koyri teir pengarnir seltar frá viðlíkahaldið av húsinum verið nakað ikki so ofvursligt at beginna við hjá fylgjaligt men men raksturin fer nakað omanfyri hundraðtúsuklat hava tveir tímar allar dagar í árunum til ett fólk at passa efta húsið okur hava ellivu tyrlupallar har eru tingini lklár ellivu tyrlupallar eru tíggju verða riknir av landinum totalt tann ellindi verður rikin av landssjúkrahúsinum tað er púra lerandi klárt hvussu tað skal gerast hitt er einki høpi í

beint at lovi ger so væl ja takk fyri ja nú er tað soleiðis hnnik old at tað er nemliga einki móttøkuhúsa syðradali og tað er tí eg havi lagt hetta er uppskotið fram men har hevur klakskar kommunasonir sum masiga forbarma seg og settum ikki annað eitt alment vesi upp har og tað eiga tey sjálvandi eisini at hava virðing fyri og nú nevnir hennik old júst upphæddin á hundrað túsund sum tað kostaður at reka men júst hundrað túsund tað var tað sum fíggjarnevndin tók frá barnabata millum annað tí mann skuldi hava sjey milliónir til eina havnaútbúgging í svínoy takk fyri
ja takk næsta røða erut
vanggerætakk fyri frú forkvinna ja eg eg havi mína egnu viðmerkingar til hettara uppskotið viðgerðin hevur staðfest at tað er tørvur á einum skíli til í syðradali tó heldur undirritaða at ístaðin fyri at løgtingið tekur støðu til hvar ið skíli skulu ella ikki skulu vera so eigur strandferðslan saman við avvarandi kommunum at tryggja at nøktandi umstøður eru til ferðandi undirritaða heldur at um mann at í tann mun væntandi fígging er til smærri ílegur av hesum slag kundi landsstýrismaðurin saman við strandferðsluni í samband við fíggjarlógarviðgerð kunnað løgtingið og samtíðis komið við einum tilmæli um raðfesting ritaða tekur tí ikki undir við málinum altso eg halditt tað snýr seg um fimm hundrað túsund til eitt skíla og eg haldi at viðgerðin hevur verð upp á ein máta bekreftað tað tann hálningin sum eg hevði at at tá ið tá ið tað vera sovorðnur lokali smámál er so keðiligt orð tí hetta er ein stórur trupulleiki men tá ið tað er íløgur í hesum klassanum so haldi eg onkursvegna at tað eigur ikki hvør skúrur at koma í løgtingi til játtingar altso onkursvegna má strandferðslan tryggja at ferðaumstøðurnar eru í ordan og so ein sjálvandi spurningur hvør eigur ábyrgdina a hvørjum hvat eigur kommunan ábyrgd av hvat eigur strandferðslan ábyrgd av men øgiliga oftani tá ið tað kemur til sovorðnar lokalar loysnir so endar tað sum runublakarí tað haldi eg viðgerðin higartil hevur bekreftað og tí haldi eg at vit skulu lata vera við at koma í løgtingi við skúrum altso tað eigur strandferðslan at kunna tryggja fyri alt føroya fólk eisini tí at tað skal ikki vera soleiðis at bara tey sum hava ein góðan í løgtinginum fáa ein skúr meðan tey sum ongan góðann hava í løgtinginum amen har verður so eingin skúrur so eg haldi ikki at vit skulu við lóg taka støðu til hvar ið tað skal vera skíli og hvar ikki annars sum eg havi segði í viðmerkingina so er tað brúk fyri at tað verður gjørt okkurt har a syðradal tað haldi eg viðgerðin hevur avdúka púra greitttakk
her eg fari so ikki at taka undirvísingaruppskot ja takk
geru tvær viðmerkingar hendrikold gersvæl ja takk frú forkvina øll eru samd um at tað má vera eitt e annað ein ella annur loysn at ta tá ið fólk koma í land men nú leggur ruttvang yvir til tað at nú er tað strandfersan sum skal syrgja fyri tí og onnur vav av talarunum her av sagt at t er landi og henda játtanin er eisini tað at landið skal tað hangur í leysaru luft eg i egig havi nevntá fleiri ferð at tellupallinum tað er akkurát tað sami sami plássinum mann tosar um tey minstu plássinum í føroyum har er ein krúss dalklár avtala landið viðlíkaheldur toyggju tillupallar landssjúkrahúsið viðlíkaheld thann elna og og rekrha rekur hann hitt hangur í leysarluft burtur frá meðan eg sáði tær úti tá fingu okur eitt eitt eina eg haldi eina avtalu eg veit ikki um har ópa tar fer ein avtalu úti úti í nólsoy hvar ið havnar kommuno er skula kommunurnar vera uppií hattað kostar hundrað túsund gott væl at reka og viðlíkahalda nakað tað sama og hetta er runt um allastaðni
avstara vit ikki vorðnaka pengar við teg
ja takk ruttvang ger sovæl ja eg haldi faktiskt hatta er rættiliga viðkomandi hatta sum hennrik old vísir á men men tað broytir ikki mína støðu at tað skal ikki vera her í løgtinginum hvarmann líkasum fyriheldur seg til hvar ið mann skal hava skýlið og hvar ikki altso onkursvegna mugu vit tryggja at tað er nøktandi tænastustøði kring alt landið og og tað kann ikki vera tengt at hvussu sterka umboðan mann hevur í løgtinginum her hvar ið mann hevur nøktandi skílur og hvar ið mann ikki hevur eg haldi at tað er fínt at fáa hetta reist og eg haldi eitt sum vit eisini gloyma øgiliga nógv í hesum tíðum er at tað var vanligt at mann kom við nýggjum íløgum til eina nýggja fíggjarlóg altso hetta her við at koma í tí og ótí sjálvandi nú er at hetta eittðmál so tað kanska er eitt sindur øðrvísi men men at mann ger altso eg kundi hugsað mær til dømis at mann gjørdi eina heildarrætt
ja men hvussu sær tað út kring landið har sum fólk koma í land nú er tað ikki so nógv støð við sigla longur men enn eru tó nakrar havnir har sum mann er tað er bara ein minuttur nú gloymdi eg tað var ein viðvíking og ikki
næstur at viðmerkja er høgni hoydal ger so væleg vil ongantíð betri um tú fekk eina loysn sum segði tað at sjálvandi skuldi hesi viðursetting verið í lagi á teimum ynskt plássinum tí tað eru eitt til vildarar sum vit sum vit vóru við til vikulátast taka eftir útoyggjarnar sum tær verða forsømdar av løgtinginum og so knappliga kemur onkur og ger okkurt teg einari oyggju í kærastaðni men eg eri ikki samdurligt vang í tí at hetta er eitt lítið mál og bara ein skúrur hetta er eitt týdningarmikið mál ið sært tað frá luftansliði í mun til kalsoynna í mun til ferðavinnuna í mun til tey sum ferða sær dagliga og tey sum annars hava gestur og virksemi í kalsoynni og tí haldi eg at tað er akkurát líka týdningarmikið taka upp á tingið sum til dømisøvn eg veit ikki at siga innkoyring við innkomuvegini í havn men onnur ting sum hava stóðan týdning her í høvuðsstaðarøkinum so tí er sterkjandi við tí ílagið hjá ruttvang so ruttvang kundi hon bara skotið upp ja men set sum pengar av til eina heildarútbygging av fasilitetinum til ferðafólk sum ferðast á útoyggjum tað kundi hon gjørt so mær dámar ikki hasa perspektiv við at tað í kassoynni eg sá úr fjas meðan so skjótti eg nærhvatnátt
esær økinum so er tað ja
takk ruttvang ger so væl tað var als ikki tað eg segði tvørturímóti sigi eg í viðmerkingini at viðgerðin hevur staðfest at tað er tørvur á einum skíli á syðradali og og og at tað er gangi púrasta heftir ein stórur trupulleiki fyri tey á staðnum har men eg segði bara tað at vissu vit í løgtinginum vissu ikki ait skílið skal kunna gerast uttan tað skal ígjøgnum løgtingið so koma vit at forsøma nøkur onnur ting eg haldi ikki tað er rætt at løgtingið skal avgera hvar í landinum tað skuldi vera skílur og hvar tað ikki skal vera tað má onkursvegna vera ein jøvn eitt javnttænastustøði kring landið og tað er í veruleikanum tað sum eg sigi mínari viðmerking landsstýrismaðurin eigur at koma við einari lýsing av hvussu støðan er og biðja um pengar til at fáa nøktandi
umstøður kring alt landið takk fyri ja takk lasturarøða er já
takk fyri frú forkvinna lat ongan iva vera um at trupulleikin er til staðar hálvfjerðs túsund ferðafólk hava ferðast í nítjan og tað fær allarhelst við nógv meiri í ár og tí er tað ein verulig trupulleiki og tí kann mann siga at tað er gott at at tað er sett ljós á henda trupulleikan og vissu nakað ivast so fær jakum mikkelsen sjálvandi at arbeiða fyri alt hað sum hanner mentir at fáa loyst henda trupulleikan og tað er eingin ivi um at vit kunnu fáa loysnhan og um tað ikki er í einari eini eykajáttanarlógaruppskotið frá andstøðuni upp á fimm hundrað túsund sum er eftir mínum tykki viski skal siga tað bart út púra óserijøst tí at tú fært onga loysn góða loysn fyri fimm hundrað túsund krónur heldur ikki um tær koma aðrar pengar frá visu vit fara á einlands ellan øðrum tað má gerast eni ætlan tað sum eg galið

at beinta løgu jakobsen kemur í februarmánað við einum sovorðnum uppskot vit hava bara fyri nøgvum fáum mánaðum síðani viðgjørt eina heila fíggjarlóg ta hoyrdist ikki eitt kys um trupulleikan og nú uppskotið er framlagt og vit hava skrivað álit og vísa á okkara grundgevingar fyri ikki at taka undir við uppskotinum so verður høvið brúkt frá beinteløgu jakobsen og eykun samelsen og øðrum at jakom mikkelsen er ímóti at fáa eina loysn framda nú hava hvørki beinta løgu jacobsen ella ella eykun samalsen verið so leingi í politikki simeg at vera og tí minnast sær ikki til at ferglean sínari tíð kom so átti jakom mikkelsen ein stóran leiklut í at júst fjúrtan milliónir blivu avsettar á tí fíggjarlógin eg var seytjandi maður og eg setti tað sum eit ultomat um at eg atkvøddi fyri fíggjarlógini visti tár pengarin ikki kom so at fara at skjóta mær í skógvarnar at eg ikki vil finna eina loysn tað vil eg eygleiða fegin nei tái tað er sagt so má eg siga sum eg segði undir fyrstu viðgerð at vistu tað koma hálvfjerðs til hundrað túsund fólk til syðradals og skulu fara víðari norður til mikladals til húsar norðurtil trotlanes norða kallinum svíðaris heim aftur aftur og tað sær út til at vera lang bíðitíð fyri at serliga kanska tsleppa inn aftur klaksvíkina so mátti tað verið eitt gylt høvi hjá onkrum sum sá møguleikan í at hava nøkur tilboð til tey ferðafólkini sum bíða bæði við kaffi og við aðrari servisu mati og sovíðari tað kundi verið eitt ógvuliga gott høvi til at gjørt eina ein góða frætning og kanska vunnið enn meiri pengar burtur úr so eg trúgvi at tað eigur at vera eitt innsitament eisini frá tí privata síðuni at loysa hendan trupulleikan tá ið tað er sagt so dugi eg væl at síggja at tað kann vera skilagott at at vit fáa eina ætlan um hvussu vit fáa loyst hendan trupulleikan og at tað er samstarv millum bæði strandferðslu klakska kommunu og ferðamyndugleikarnar tað er heilt upplagt ein góð loysn eiga vit at finna so ella so men mann er hevur verið øgiliga lítið í í politikki visi mann heldur tað at mann kann koma í løgtingi v enan eykajáttanrer up á fimm hundrað túsun krónur og so fáa loyst ein sovorðnan trupulleikan tað er tá hevur mann verið forstuttr í politikki og tað btíðir ikki at eg ella lspet ella ella beinir eru ímóti hesum her eg trúgvi tí at vit øll taka fult undir við at finna eina loysn áv hasum málunum her men tingini skulu gerast ordiligt

tá ið tað her verðið nevnt í dag at at aðat mann burdi havt skipað viðurskifti generelt í landinum so taki eg faktiskt undir við tí eisini og tí skal mín áheitan vera á landsstyndsmannin sum umsitir hetta málsøkið at seta ein eitt arbeiði í gongd har ið mann ger eina ætlan sum staðfesti hvat skal gera so hvat er nøktandi so eg fari bara atsiga at tá ið eg hoyri retorikkin frá andstøðufólkunum so ber tað øgiliga nógv brá av at tey lukta itt væl um ikki so øgiliga langa tíð í longsta lagi kanska eitt ár og nú skal eitt sovort uppskotseinast til at fyrikikla fólkið at teirra hjarta bankar serliga hart fyri syðradalu í hesum føruum í kassoynni vissi tað var veruleikin so kom andstøðan við hesum uppskotunum í heyst og royndi at gera sín ávirkan galdandi á fíggjarlógina tað kundi væl hentsa ta bar frukt nú er tað merkt av vælfebri og vælflestki og tað toli eg væl at taka á merygg men bæði beinta løva jacobsen og anstøn skulu bara vita tað at tað fer ikki at standa á at fáa jako mikkelsen at fáa loyst hetta her málið og tað skal gjarna gerast har allir viðkomandi partar eru
í hesum fyrireikingin takk fyri ja takk eg var
onkur viðmerking beintaløvi jacobsen ger sovæl ja takk fyri fyrsta øllin so fegnist eg um at jakum mikkelsen væntar væl innan fyri eitt ár tað er so altíð ein vón men nú tá harta jakum mikkelsen undirritaður fyri at hann verið ov stuttug politikki tá mann leggur slíkt uppskot fram men so fari eg eisini at venda við og siga mann hevur kanska verið ov leingi í politikki tá mann ikki dugir at síggja tørvin hjá púra vanligum ferðandi og ikki vil játta fimm hundrað túsund tileina farstu av syðradalu tí heta er als ikki ø uppst tí at eg vænti væl eg vóni tað sjálvandi og vóni taðs verður tá jakun mikkelsen sigur tað men hetta er tí at eg síggi at samgongan einki hevur gjørt við tað og tí leggi e hetta uppskotið fram tí at ferðafólkag stendur fyri o durum so tí vóni eg at jakum mikkelsen hóast hann fer a fella uppskotið í dag kann vera við til at fáa hesar pengarnir á
fíggjarlógina í heyst takk fyri
ja takk ja okur mikkelsen ger so væl frá fólkum at tað fær eg sjálvandi avgjørt at arbeiða fyri og eg haldi at beinta løgur jakobsen burdi vitað tað at at eg eri kanska tann eg haldi eg eri einans norðurgin sum situr í fíggjarname og og kalsoyggin fekk eina játtan men tað var til veðagerðina fimm hundrað og hálvtrýss milliónir eru avsetar til tunnan á orðum fjall vit hava fingið nógvar nógvar milliónir avsetar til ymisku viðurskifti úr klaksvarpommuni so at at at billa fólki inn at at mín innsatsøga ikki hevur verið í ordan tá tað kemur til hasum viðurskiftini men eg skal lova beint til óvakaðustuna eitt og tað er tað at hetta málið skal nokk fáa eina góða viðgerð tá ið vit fara at seta upp við fíggjarlógini til komandi heyst og áðrenn tað vóni eg at landsstýrismaðurin fer at seta eitt arbeiði í gongd sum ger tað at vit finna eina loysn so ella so og mær hevði
dámt best vissu eisini tað privata spældu við í tí ja takk so er tað
ilsi bert marseti skunnleysdóttir eina viðmerking ja takk fyri harra formaður nú sigur jakk mikkelsen situr einsamallur í fíggjarnevndini ikki heilt ikki heilt ísláligt norðoyingarnar líka væl jakob situr har og akselió hannesen situr eisini í fíggjarnevndini og eg eri ongt inni fyri krist mikkelsen nei á tað var bara skemt men eg takki jakk mikkelsen fyri orðini takki honum so hjartaliga fyri tí er tað nakað sum hendan samgongan hevur víst í verki so er tað tað at vit klára at fáa úrslit og vit fara eisini at fáa úrslit tá ið tað kemur til kalsoynna sjálvandi bæði jakob mikkelsen beini og hansen eru sjálv saman við allar samgonguni vit hava bart fyri norðurøkinum og vit hava so úrslit og vit fara og síggja úrslit
ut fyri orðini jakom mikkelssen
ja takk so er tað jakod mikkelsen sum kann forseta at takkanú bleiv forkvinnan so øgiliga speisk nei eg skalbara siga atbeinta løgu jacobsen hevur gjørt eitt gott og tað er tað at hon í øllum førum sett ljóskassain á hendan trupulleikan og tað fer ikki at forverra viðurskiftini meni vit mugu hava eina diskussión eisini hvør skal gera slíkar skúrar ella resestiónir ella hvat er eg kundi ynskt mær eina góða flotta loysn yvir á siðadalsskeið sum veruliga kundi gjørt mun og eitt afturat eg vóni at mann nú tá ið mann longu nú í aprílmánað hevur trupulleikar við at frakta bilar tvørturum og at mann tað standa ein fjøruti fólk skulu upp í ein buss sm og tekur átjan fólk atavvarandi myndugleikar fáa skilbreitt ta tingini tí at tað er ikki nakað at bjóða ferðavinnuni at standa og bíða í langa tíð fyri at sleppa upp í ein buss ella intilan bussu kemur aftur tað burdi
mann kunna fingið loyst beinanvegin ja takk næsta røða er jørgen niclasen ger so væl
lat meg siga beinanvegin hetta her er eitt rættiliga prinsipielt mál tað er bara fimm hundrað túsunda sjálvt nú valdi eg hálv millión er pengar altso faktiskt nógv men at siga at hetta málið ikki prinsipielt tað er heilt kavi tí spurningurin er vit hava viðgjørt í tinginum í minst tjúgu ár hvør hevur ábyrgdina av teilekt viðurskiftum kring landið nú ferðafólkatalið veksur tað er verið eitt press minst tey seinastu tjúgu helst fimmogtjúgu árini eg havi verið her á øll árini um at tað er løgtingi sum skal orðnað teilet viðurskiftir allastaðni har sum ferðafólk koma nei frú forkvinna tað hevur allir flokkar ár løgtinginum sagt nei tað er ein kommunal uppgáva øh og tá tað kemur til ferðasambandið millum bygdir millum oyggjar so er tað ein landsuppgáva tað sum vit viðgerð her í dag tað er ikki hvussu fólk koma út í kalsoynna tí tað hevur landið tikið sær av og tekur sær av ikki hvussu í atløguviðurskiftini eru at tey koma á tryggum land og umborð og sovíðari landið hevur bygt havnina nú tosa vit um tá lógg viðurskiftir og nú er tað bygningar altso sjól til ferðafólk tað er rættiliga prinsipielt altso her tosa mann syðradal hvat við hattarvík kirkju hbáðar havnirnar í svínoy skúvoy í mykinesi skopun øh eg meini ikki við í sørvági eru teilætt viðurskiftir í sambandi við siglingina til mykinesar har er ein har eru tveir onkuntíð fýra túrar um dagin kommunan tekur sær av tarilækt viðurskiftinum jemen tað er tí allar kommunura hava fingið greið boð um at tá ið lett viðurskifti er kommunal so er tað privat sum taka sær av at geva fólki kafteria tey kunnu fáa ein bdeta og sjól og mann vil og í sørvági er ein privatur og fyri tveimum árum síðan tíverri beint áðrenn korona koma ein afturat á bryggjuni og her tosar mann um at her eru so nógv fólk at at mann fer næstan ikki at síggja grasið fyri berum fólki á syðradali eru eingin sum kann opna eina kafteria tað burdi borið tað púra klárt altso vissi í dag eru so nógv fólk sum tað verður sagt altso so so eg eg má fara nor at hyggja tí at eg síggi bisnisíðas altso vissu í tað er sum tað verður sagt øh skjól at mann skal hava bygningar allastaðni har sum mann skal traðka inn út úr strandferðsluni ja men so mugu bussskýlini broytast til bygningar og vit mug hava tei litt viðurskiftir á hvørjum bussskýli altso men bara fyri at líka fortelja at hvar er u di diskussiónini hvat er landsuppgáva hvat er kommunal uppgáva øh tað verður sagt her at vit vilja ikki nakað gott altso í kalsoynni hvat vil mann kalsingum í fleiri ár á rað settu vit fleiri milliónir ava betra vegasambandið at betra tunlarnar og í ári eisini sett nakað av til tað og á hinum útoyggjunum hóast tað varkommunalt so hevr mann valt at taka atløguviðurskiftini fyri at gera tey trygg landið løgtingið hevur brúkt pengar á kirkju øh hevur brúkt pengar í svínoy og tað var eisini hættisligt í í skúvoy har blivi brúktir valarpengum í fjør nú er sett nakað av fyri at petra trygdina í mykinesi so tað verður pláss fyri fólki at standahar eg tosi ikkiump a byggja ein bygning eg tosi bara um at geva pláss so tey kunnu standa har trygd og ikki verða tikin út við briminum tað er landsuppgáva toilækt viðurskiftir tað má ein kommunun at taka sær av ella sum í mykinesi har ið tað var ein kafe sum fólk kundu bæði nýta mat og og drekka og har enntá komin ein afturat so nógv dugdi tey at síggja í tí so eg vil siga at hetta uppskotið brýtur við alt hað sum løgtingið fyrr hevur sagt at tá ið lækt viðurskifti er kommunal uppgáva landið skal orðna flutningin og tá ið tað verður sagt at mann ikki vil gera at mann ikki vil gera nú haldi jenisa rana tosar um støðið tað haldi eg eri nokk best fyri hann hvussu hann tosar men lat meg so bara siga at vissu í tað er at mann vil kalsingum val og vil fara at spyrja kalsoyingar so ivist eg ikki í at allir teir høvdu sagt tal vegasambandið til tunlarnir tað er har ið tað krevjasta stóru ábøturnar tá høvdu vit veruliga hjálpt og eina betri bussrupu tað er líka sum landsuppgávan tað er har ið vit skulu hjálpa og tað ikki at yvirtaka økir
frá kommununi takk ja takk so vóru ikki fleiri sum hava biðið um orðið í hesum málinum og vit fara undir atkvøðugreiðslurnar
ja so fara vit at atkvøða í hesum málinum løgtinsmál nummar fimmogtrýssogtað er einki broytingaruppskot so vit atkvøða í málinum soleiðis sum tað varð lagt framnei tað tað er ikki nakað broytingaruppskot vit atkvøða núja vit eru liðug at atkvøða málið í falli tað er fjúrtan nei tað er fjúrtan atkvar ímóti níggju eru fyri eingin er blokk somálið er falli og avgreitt frá løgtinginum síðani koma vit tar ta triðju aðru viðgerðina sum ar í dag og tað er løgtinsmál nummar tveyoghálvfjerðs og tað er uppskot til samtyktar um ásetingar fyri seksualupplýsing í fólkaskúlalógini hvør biður um orðið jóhannes joensen
ger so væl takk fyri harra formaður ja hetta er eitt upskot til samtyktar um ásetingar fyri seksualupplýsing í fólkaskúlalógini ingilín dirissen strøm tingkvinna hevur lagt málið fram seytjanda februar tvey túsund og tveyogtjúgu og eftir fyrstu viðgerð áttunda mars tvey túsnd og tveyogtjúgu er tað beint í mentanarnevndina nevndin hevur viðgjørt málið á fund í trýogtjúgunda mars tvey túsund og tveyogtjúgu undir viðgerðini hevur nevndin havt fund við skúlaoyarfelagi lærarafelagi birist o lamhauíke jónsdóttir sálarfrøðing og landsstýrismannin í uttanríkis og mentamálum jenisa rana saman við námi undir viðgerðini hevur nevndin býtt seg í ein meiriluta og ein minniluta meirilutin beint at løva jacobsen jóhannes joensen bjarni kárasom petersen og djónu nolsø joensen hevur hesar viðmerkingar undir hoyringunum er komið fram at neyðugt er við batum innan seksualundirvísingina í fólkaskúlagnum hoyringspartarnir hava víst á at læraraskúlin á setrinum hevur ábyrgdina av at skúlaflokslæraa lívfrøðilæran og samfelagsfrøðilæraran til krøvini í dagsins samfelag her liggur eisini ein ábyrgd av námi um at skipa skeiðsvirksemi innan evnið seksual upplýsing undirvísingarætlanin fyri læraraútbúgvingina eisini innan upplýsandi evnir er soltin læruúvinglæraraútbúgvingarnar í okkara grannalondum hava betri nágreinaða ætlan fyri undirvísing starvsvenjing og upplýsing dagført tilfarð manglar eisini til undirvísingarbrúk rákið skifti skjótt og gamla tilfari má uppraðfestast til dagsins tørvi tilfarið í lívfrøði verður dagført í næstum sambært námi eisini verður nýtt tilfar kjøtfest í miðdeild sum inniheldur tilfar um kroppin og kyn staðfest er at ítøkiligu undirvísingin í lívfrøði um anotomi seksualitet kynssjúkur barnsborð við meira ikki er nøktandi í dag ungdómurin eigur at fáa meira kunning og undirvísing um mørk kynssamleika kenslur kalgild mørk við meira evnir sum kynsligur ágangur og pornografiskt tilfar eru neyðug at viðgera í undirvísingarhøpi lærugreinin samfelagslæra rørir eisini við evnini etikk moral atferð og virðir umframt samleika kærleika og samlív tankar um at skipa eina viku seks í fólkaskúlanum vísandi til átøkini á miðnámi eru góður ført var fram av hoyringspørtunum at undirvísingartilfarið í miðdeild og framhaldsdeild í hesi viku seks eigur at innihalda evnini seksualitet mørk og kynslív við meira sambært føroya lærufelag er niðanfyri nevnda tilfar um seksualupplýsing tøkt frá fyrsta til triðja flokk kroppur og persónlig mørk fjórða til sjeynda flokk kroppurin og broytingar og frá áttaunda til níggjunda flokk mørk kynsbúning kynsligur ágangur og kenslulív allir hoyringspartar søknaðust eftir eini dagførdari lesiætlan seksuallæra er eitt undirvísingarevni ikki ein lærugrein tí krevst eingin próvtøka ella námsætlan men heldur ein lesiætlan sum vísir hvat lærarin skal gjøgnumganga um seksuallæru saman við ymisku aldirsbólkunum í skúlanum eitt hugskot sum eisinihevur verið frammi er at heilsufrøðingurin saman við ávísum lærarum á ymisku skúlunum kann taka sær av at undirvísa hesum evni hetta gevur eina javnari undirvísing samanumtikið kunnu vit staðfesta at tað hevur stóran týdning at undirvísarin kennir seg tryggan við at undirvísa í seksuallæru og at undirvísingin er jøvn um alt landið tað krevur at lærarar um alt landið hava dagført tilfar dagførda lesiætlan og hollan kunnleika til evnið við hesum viðmerkingum tekur meirilutin undir við málunum og mælir løgtinginum til at samtykkja uppskotið
ja tað er
og ein viðmerking stefan klein poulsen ger felja formaður eg veit at jóhann trúði hann heldur øtríliga nógv av fólkaskúlanum hann hevur stórt hjarta fyri fólkaskúlanum og tí undrar tað meg at tey skriva síni áliti at tankarnir um at skipa eina viku og seks í fólkaskúlanum vísandi til átøkin av miðnámi er góður eg haldi tað er ein katastrofa sum er farin fram har har mann fingið ein uttanísist felagsskap inn sum er politiskt motiveraður og vissu tað hendir í fólkaskúlanum so verður hann splittaður uttan iva tað fer ikki at henda við okkum men vissu tað mann ynskir so verður tað
ein splittari fólkaskúli uttan iva
nns sja nú veit ikki hvussu stefan klein poulsen hevur fatað tað sum tit skriva her men meiningin við hesuni er tað at tað eru fólk innans fólkaskúlan sum skulu taka sær av tí tað vil siga ti at starvsfólk innan fólkaskúlan lærarar saman við heilsufrøðingi og orðum sum taka sær av tí í fólkaskúlanum men tað er einki forgjørt tí mann hevur eina viku seks allíkaval í fólkaskúlan tað og eg kenni bara góð góðar afturmældingar frá miðnámi um um ta ta vikuna men eitt annað sum mn kann vísa til tað er tað at minnilutin sigur tað at mann mann skal arbeiða við mannhan arbeiðar við málinum dag í í fólkaskúlabólkinumella bólkinum sum arbeiða víð fólkaskúlalógini men tað kenni eg so einki tilso eg
veit ikki ordiliga hvar minnilund hevur tað frá ja takk eg tá at jacobshaimb fara orðið
ger so væltakk fyri harra formaður minnilutin beinir johannesen etrar jacobsen og heðins agareasen hava nakrar viðmerkingar til hetta her uppskotið sum eg skann lesa fyrst undirhoyringunum er komi fram at tað er grundleggjandi viðurskiftir sum mugu fáast upp á pláss n eisini innan fyð hetta øki eitt nú er sera ógreitt hvat pláss seksualundirvísing skal hava í útbúgvingini ein bólkur er í gongd v at eftirmeta alla fólkaskúlalógina og í hesum sambandi skal mann eisini hyggja upp á innihald og undirvísing landsstýrismaðurin hevur upplýst at ymiskt er í gongd við at eisini á hesum viðvíkjandi við hesum viðmerkingum tekur minnilutin ikki undir við málinum og mælir løgtinginum frá at samtykkja uppskotið tað vóru nógvar hoyringar nú hevu tað verið nógv skrivað frammanfyri um hoyringar sum vóru inni og tað vóru ymiskar á máli um um hvussu mann skal takkla hetta evni og hvussu mann skal hvussu mann skal fáast við undirvísingina hvør skal hava slíka undirvísing tað er týdningarmikið haldi eg sjálv at at tilfarið kemur ígjøgnum nám soleiðis at tað er sama tilfar ella tað er sama skipan sum kemur út í allan fólkaskúlan tað hevur eisini víst seg at tað hevur verið onnur sum hava kanska roynt at koma inn í fólkaskúlan við undirvísing av ymiskum tilfarið sum tey hava víst áhuga og og kanska sent inn til til skúlastýrini um at blíva partur av undirvísingum kunna brúka tað tilfarið sum sum tey hava ynskt í samband við við seksual undirvísing tað haldi eg blívur eitt sindur soleiðis óheppið at mann kanska at eg kanska skúlasýruni runt um sum skulu siga ja ella nei um tilfarið skal koma inn í skúlan á hesum økinum staðin fyri at tað er ein partur av enni lesuætlan tað er ein partur av av eini ætlan sum sum kemur frá frá frá nám ella frá teimum sum fáast við tí lestna sum skal koma inn í skúlanskátt annars blívur tað kanska kann vera øliga ymiskt hvat kemur á teir ymisku skúlarnar og ogvit høvdu ymisk sum vóru inn til hoyringar tað var eisini ein ein sykulogur sum var inni summ sum legði dent á hetta her at mann skuldi vera forsiktgur hvussu hvat fyri undirvísingan fór við hvussu smábørnini vóru tí at visti mann fer tum hetta her við a tað var øgiliga vandamikið at kanska arbeiða inan fyri kenslur tá ið tað var tey smærru børnini tí tað var akkurát sum ikki tað var ikki føroyrfkt at taka ímótir tí undirvísingini og og hon átti heima heilt hjá het vaks meir vaksnum kanska á miðnám millum annað so ati og eg haldi tað er pássi pláss tá ið mann úerí ferð við at eftirmeta fólkaskúlalógina tí at tað innirheldur øgiliga nógv hvat skal mann hava meira av undirvísing í hvat skal mann hava minni hvussu skal dirvísin undirvísingin skipast hvat skulu vit leggja dent á og og tað er ein lóg sum er øgiliga gomul hon treingir til eina nýhugsan og tað eru eisini onnur fak sum mann hugsar skal mann hava meira av summum fakum ella skal tað vera so uppa kostning av at onkur onnur fak fella burtur tað haldi g er øgiliga nógv at taka fatt upp á í tí sambandinum vil mannso eisini eisini hyggja upp á seksualundirvísing og í tí sambandinum so hava vit havt ta viðmerkingina sum eg skrivaði í í okkara áliti at við hesum viðmerkingum tekur minnilutum ikki undir málinum og mælir løgtinginum frá at samtykkja uppskot vit halda ikki at at at skúlin ella at mann er klárur til at at koma við hesi broytingini beint nú so nú bleiv s nógv annað lisið við álitingini um hoyringarnar so eg havi ikki so nógv at
at leggja afturat takk fyri harra formaður ja takk jóhannes
joensen eina viðmerking formaður ja nú veit ikki orilga hvar edva jacobsen ella tey í minnilutani hava tað frá at mann arbeiðir við hesum her í í hesum her bólkinum sum arbeiðir í fólkaskúlalógini men eg kenni so einki til tað eg veit ikki at tað er ein partur av tí men so veit kanska
hjá minnilutanum meira enn eg veit takk fyri
eg bleiv komin inntakk fyri har formaður bólkurin sum arbeiðir í fólkaskúlanum hevur verið saman eina ferð vit hava sagt tá vit vóru á fundi har jóans joensen eisini var at mann skal gjøgnumhyggja alla alla fólkaskúlan og harvið kemur mann eisini at hyggja eftir millum annað fagnum og tað er bara tað sum vit hava spurt inn til kann hetta ikki vera ein part av tí av tí prátinum mann tosar um mann skal hava meira samfelagsfrøði og mann skal hava minni av donskum ella meira av donskum hetta má vera eitt upplagt evni at vera ein partur av og vit hava bara havt ein fund sum vit eru ongan vegkomulig tí arbeiðinum men men hetta má absolutt blíva ein partur av
so skem mann eisini takk fyri harra formaður ja takk fyri síðan er tað steffan klein
poulsen ger so væltakk harra formaður ja hetta málið snýr seg um seksualundirvísing og harra formaður eg fari aftur at byrja í miðnámsskúlanum tí at eg eri faktiskt rættiliga skuffaður av tí sum eri farið fram har áðrenn eg kom til fólkaskúlan altso miðnámsskúlin tykist at vera ein opin slagmark tá tað kemur til virðir hvørji virði vit hava og og hvør kann sleppa inn at undirvísa næmingum í øllum førum ein meir opin slagmark enn hvat fólkaskúlin er og og har hevur millum annað felagsskapurin kyn fyngin tann fram íhjárætt at undirvísa fyrstaorsnæmingunum í ein heilan blokk og millum annað millum annað er tað sum er borið fram har at frífosturtøka er ein sjálvsagdur rættur sum vit mangla í føroyum og samstundis byggir mann á lgbt ideologiuna tað tað er eingi loyna ogtað er barat spyrja onkran næming sum hevur fingið hesa undirvísingina og felagsskapurin vil á ongan hátt geva sítt tilfar út mann goymir tað sum reyða gull men s tú spyrt ein næming sum er nóg skilagóður til at skilja hvat fer fram ja men so kann hann greiða tæð frá hvat er hent har uppi og sleppa onnur inn í miðnámsskúlan ja tað sleppa fleiri onnur inn í miðnámsskúlan í spurninginum til jens arana sum eg setti í samband við hetta málið so sum stendur at fleiri aðrar felagsskapir sleppa inn og halda kynið hevur onkursvegna fingið fram í hjárætt og tað eru so tveir felagsskapur sum s øhava upplivað at verið avlýstur og tað er kris og amnesti øhog tá tað so kemur til fólkaskúlan sum hetta uppskotið snýr seg um so vil so eru tað hesin sami felagsskapurin sum bankar uppá og og tí spurdi eg eisini jens arana í sama spurningi um um um tað sama kundi gera seg galdandi fyri fólkaskúlanm av tí sum er hent á miðnámsskúlan øog og har er ein heimild til at loyva uttanhýsis felagsskapin inn í fólkaskúlan men men tá tað kemur til seksualundirvísing so er tað lærararnir og og skúlaheilsufrøðingarnir og og so framvegis sum hava ábyrgd av hesari undirvísingini og hon er skipað hon er skipað og og tað er nám sum ger tilfarið og vit skulu halda frá við tí halda fram við við hesum loysnum tað er mín tað er mín sannføring og eg haldi vit mugu ikki sleppa tí loysnum og og í tí sambandi so kom sólin fótboð vegna gygni við einum skrivi
og við formansins loyvi so priserterað úr har ger sovælog hetta er á imfo frá í februar har skrivaðr om millum annað at tað hevur vrið nógv frammi at ung ynskja meira vitan og at fólkaskúlin hevur ikki neyðuga námsætlan á økinum men tað er als ikki komin fram at vit sum heilsufrøðingar eisini røkja ein týdningarmiklan part av hesi undirvísing og og gygni hevur so eisini er so eisini komið í enum skrivi til nevndina og tey siga at í høvuðsheitunum er undirvísingin innan kynsliga heilsusoljóðandi á teimum ymisku floksstigunum fyrsta til triðja flokk kroppur og persónligur mørk herundir kynsligur ágangur og so koyrir tað so framvegis sætta flokk og sjenda um níggjunda flokk altso tað tykist at vera væl skipað har hjá skúlaheilsufrøðingunum og soleiðis minnst teð tað eiis minnist eg tað eisini tí ikki so langt síðani at eg varð fólkaskúlanum og eg minnist væl at vit vóru ein bólkur sum var tiknir til síðis og fingu seksualundirvísing og nám ger so eisini tilfar til lærarar og og andstøðan blívu við at vísa á at tað tilfari ikki er nøktandi og ta ikki nóg væl skipa og tað kann gott vera at tað er pláss fyri betra tað kann væl vera til pláss fið betra men vit mág halda fast við at tað er har tingini varð skipaðir tað er hjá navm og tað eru lærararnir og tað eru skúlaheilsufrøðingarnir sum hava ábyrgd av hesum undirvísingini á skúlanum og men tað verður aftur afturborið fram at hendan undirvísingin ikki er nøktandi og eg haldi partar av hesum er afturvíst visti ikki visti ikki meginparturin og og tað sum eg lesi ímillum linjuni eg veit ikki gong man pjøist at lesa tað millum linjuna harra formaður tí tað stendur bæði í uppskotunum og tað stendur í íhjá millum annað kyn og tað er tað at mann ynskir at fáa sínir virðir inn í seksual undrvísingina ingilín nevnir millum annað kynsliga sannføring og hvat annað enn snýr tað seg um enn lgbvt ideologiina og tey virði sum sum tey byggja tað síggja vit á miðnámskúlun dag og og har hevur kyn millum annað tosa um seksual rættindi sum eitt fokuspunkt tá ið tað kemur til seksualundirvísing og og tað snýr seg millum annað um fría fosturtøku og eg haldi at tað er so langt úti harra formaður at mann pakkar tað inn í seksual undirvísing men men men tekur djúpt politisk mál upp sum ein part av hesari undirvísingini men e má undirstrika at vit mugu tá tað kemur til fólkaskúlan so mugu vit halda fast við verandi loysti og haldi ikki sum uppskotsstillarin skrivar at vit skulu fara eftir einii meira breiðari undirvísing og fáa nýggj hugtøk inn tí at eg taki ikki undir við at at at mann fer undirvísa børnunum í sovorðum evnum takk fyri harra formaðurja takk fyri
søgul viðmerkingar av eyðkundi samvølshavsfiskis tá takk fyri harra formaður eg má siga tað at tað ljóðar mær serstakligani løgið at at tingmaðurin kann siga tað at kyn undirvísir í lgbt ideologi og fríari fosturtøku og at teirra virðir og eg veit ikki hvat annað hann segði mær spyrji um hann nakrantíð hevur verið við til hasum undirvísingin tí eg havi sum lærari fleiri ferð verið inni saman við mínum næmingum tá ið kina hevur verið undirvíst og eg má siga tað at at einki av hasum evnum vórðu nevnd og tað var ein góð og saklig undirvísing sum næmingarnir høvdu stóra greði av men mann kann ongantíð útlukka at onkur næmingur kanska setir ein spurning um kinessliga samføring til dømis og tað má mann so svara upp á at ganga út frá vist tað er men at tað er ein ávís illogi og hálningur sum tey hava sum tey royna at pottandi íðusi ungu sum eru ótrúliga sjálvstøðug og sum duga væl at hugsa
tað havi eg ikki upplivað tað man
poulsen ja tí er rætt at ein miðnámsskúlanæmingur er meir sjálvstøðugur enn ein fólkaskúlanæmingur men allíkavæl ikki so stórur munur frá einum skongri níggjunda tíggjunda eisini er júst byrjaður av miðnámi og eg havi ikki verið til nakrar undirvísing men eg havi tosað við næmingar sum hava verið til undirvísing hjá kyn og fingi hetta forklára og eg vísti eisini av tað til fyrstu viðgerð at hetta er flutt seg nei tað er kanska ikki verið soleiðis fyri bara tveimum trimum árum síðani men tað sum hendi í ár var tað at mann undirvísti í seksualum rættindum og segði ein frí føsturtøka var ein sjálvsagdur rættur so vit manglaðu í føroyum og mann tosaðist samstundis um nógva tíð sum lgbte-ideologiin byggir uppá tað var tað sum fór fram tað var tað sum fór fram um mann kann siga hvat mann vil
men men tað er tað sum eg fari fram í ár takk hatta formaður
so er taðyja harra formaður eg skal viðganga onkuntíð má hyggja kalendaran tá eg hoyri stefan klein poulsen og vita hvørjum hvørja øld vit eru í tí tað virkar øgiliga løgið at attaðn sjónarmiðjin sum stefan klein poulsen førir fram um at ja at ljóas mann skal læra børnini at at at ikki hugsa sjálvi ikki ikki síggja hvuss heimir sær út ikki síggja hvussu fólk eru ymisk og eg haldi tað er sera stakliga gott at fáa fólk uttanífrá at undirvísa í seksualum vísing í bæði fólkaskúla og viðnámsskúla tað er uttan iva nógv muninr lættari hjá næmingunum at at at at fáa latið upp fyri at diskutera seksualun vísing og seksualitet tá ið tey koma fólk uttanífra og aftaná kunnu tey viðgerast saman við læraranum so at hava álit á teimum læraranum sum eru har hava álit av teim teimum fólkunum sum koma inn eisini kyn at tey taka týdningarmikil viðurskiftið upp fyri ungdómin og ikki hava hesa moraliseringina sum hoyrir altso ja ja tað ljóðar tað ljóðar næsta sum vit aftur í átjandatalunum har ið har iðhar ið
besteir skuldu avgera hvussu fólk skuldu hugsa
tað passar ikki har formaður tað passar ikki kyn og og lgb tann ideologiin eg haldi ikki at hon á nakran hátt leggur at hugsa frítt at hugsa frítt tí vist tú vist høgna heita veruliga sæt sínum máli og millum annað las um eykselgiviteararnir so eru tað teir sum uppliva tað sanna frælsið og og tað eru fleiri fólk sum sum hava verið fastlast í hesum felagsskapinum og havt ringt í at koma burturúr honum lgb so tað tað ikki ein umfevnandi ella ein ein frítt
hugsandi felagsskapur upp á nakran mátaso er tað
siri stenberg sum fær eina viðmerkintakk fyri harra formaður eg veit ikki ordiliga hvat eskal eg siga meni nú segði røðarin
at tann undirvísingin sum var í miðnámi var politiskt motiverað eg haldi tað var beinleiðis tað sum bleiv sagt í einum viðmerkingi í áðni eg veit ikki um hvat útjúpar tað og hvat meinti røðaravitahavum sigur tað at eitt kupidera er ein felagsskapur sum ringur at koma burturúr
steffan klein poulsen harra formaður ja eg nevndi at undirvísingin var politiskt mátti vera út frá tí at mann undirvísir í nøkrum spurningum sum sum skapa djúpar politiskar ósemjur millum annað fosturtøku har mann tekur støðu sum uttanhýsisfelagsskapur og tá tað kemur til lgptvirðini og ja eg fór inn á at lgvit nokk ikki er tann fríði felagsskapurin sum tjóðveltsflokkurin vil gera han til og tað er út frá teimum søguni sum havi lisið út frá fólkum sum hava verið partur av felagsskapinum og og vent honum bakið tað er bara at lesa tær søgurnar

formansloyvi at lisi úr kristni dagblatt og tað er átjentaogfjórogtveyogtjúgu góði eg ikki eitt fólk har stendur w h o vil avskaffa tits grensar for at bortreglering av at fáa aborts kann gjørast skadað upp á kvinnur millum w h o tær eru í nývei veiðletning ambefallar at gjøra aborts lóglig nú kemur tað heli veiðin genna gravitetin men verdis men verðsundhetsorganisatión har glepst eg etisk aspektir lýt á kritikkan eg hugsa bara at tá ið eg las hetta her altso tað var tað altso hetta er so óhugnalig lesnaður tað sum eg hugsi um hvat er tað tá ið ið røða nevnir hetta undirvíst kanska við á bort er tað hvat hvat er vegleiðingin takk fyri
stefan klarpulsen ja harra formaður eg haldi eisini at hetta er forferdiligt at w o er komin har til og hetta vísir bara at w o er ikki nakað annað enn ein organisatión sum bestendur av menniskjum sum hava fingið eina forferdiliga sannføring um at fosturtøkan skal vera frí ja líka upp til verkir og tað sum kyn undirvíst í í hesum her flokkinum har at vit tosa við næmingarnir so hevði mann eitt sleit sum vísti á seksuál rættindi og so leyp mann nøkur rættindi um og segði at hygg eftir punkt trý punkt trý eru nøkur seksuál rættindi sum vit ikki hava í føroyum og tað er frí fasturtøka og ja w o og nógvir felagsskapir flyta mørkini so við og við men eg haldi at vit føroyingar vita betri og eiga at halda fast við
at hetta ikki er rætta leiðin ja takk sora eg
jóhannes joensen sum fær eina viðmerking ger so væl takk arahrarformaður ja nú handlar hetta her uppskotið sletti ikki um tað sum verður viðgjørt altso vit snakkaikki um fría bort og og og lgpt og alt hetta her tað slappart setki um vit tosa um at skipa undirvísingina í fólkaskúlagnum og visi manhe lisið í fólkaskúlarlógina so so er tað har vit skulu halda okkum til og ikki snakka um miðnámsskúlar og miðnám og annan eg skilji ikki ordiliga hví vit skulu v venda okkum har til og her stendur einki uð nakar frí aboyrt
yvirhøvur
steffanklein poulsen jað harra formaður orsøkin til at eg havi brúkt orku upp á at lýsa hvat gongur fyri seg at miðnámsskúlanum tað er tí at eg havi verið bangin fyri at tað sama kundi henda við fólkaskúlanum og tí setti eg landstýrismanninum ein spurning um hvat er farið fram á miðnámsskúlanum kunnu vit vænta at tað sama fer henda á fólkaskúlanum oog vistu mann hyggur eftir uppskotinum sum ingilin didrerssen strøm hevur lagt fram so so sigur hon at harumframt eigur undirvísingin at fevna um evnið so sum seksualitet kynsliga sannføring kynsliga heilslu og kenslulív og so og so framvegis altso kynsliga sannføring eg veit ikki hvat annað tað skuldi verið enn ta ideologina sum lgbt roynir at koyra inn í okkara tær samfelag og og og tí tí vísi eg tí aftur
ja so er tað næsti røðari fær orðið hervør pálsdóttir
ger so væl takk fyri harra formaður ja hvar skal mann byrja eg ætlaði faktiskt at byrja við at endurgeva úr nøkrum av av svarunum sum jensarana landsstýrismaður í mentamálinum hevur svarað sefan klein poulsen til spurningin sum hann hevur havt um seksualundirvísing
ta fár mast so loyva j gerso væl so vil eg vella endurgeva her ati í hesum svarinum sum jenis arana hevur svarað steffan klein poulsen so stendur tað at kyn er politiskt og átrúnaðaligur óheftir felagsskapur endamálið við kyn er at hava seksual undirvísing og har vit kunna kunna ung í føroyum um seksuell evni millum annað kroppi skynssjúkur fyribyrging seksuell rættindi og mørk harafturat so stendur tað eisini attilfarið heldar eisini endurgevin úr svarunu sum jenis arana landsmaður svara steffan klein poulsen tilfarið hjá kyn er grundað á læknavísindi og sálarfrøði afturat tí sum verður víst til at ymiskar skúlabøkur sum verða brúktar tær eru grundaða náttúruvísindalig ástøði altso kyn er ein politiskt tr felagsskapur átrúnaðaliga óheftur eisini hetta er hetta er nakað sum jensarana hevur svarað steffan klein poulsen altso ikki bara nakað sum eg sigi e beinleiðis endurgivið í einum svari tað er nú einaferð soleiðis at óðansæð um mann vil tað ella ikki um mann stuðlar rættindum ti samkend ella ikki so er rættindi til samkynd ikki ein ideologi elgepetesog felagsskapur er ikki ein ideologi sum flokkar her ella sum eitt felagsskapur arbeiðir fyri man undirvísir í nøkrum rættindum í nøkrum í kunning um nøkur rættindi ella um nakað sum er til í samfelagnum elgepetearar eru til teir eru í føroyum hví skulu fólk ikki kunna undirvísast í tí og læra um tað altso eg dugi ikki at síggja hvat mann er bangin fyri harafturat so er tað nú einaferð soleiðis at hvørja ferð tá ið vika seks er so hevur kyn eina almenna undirvísing har ið øll eru vælkomin at síggja hvat ið tey undirvísa í í teimum flokkunum sum tey undirvísa í miðnámi har kann steffan klein poulsen saktans fara og síggja at tað er ikki eina ferð í teirra sleitu í teirra framløgu at tey nevna fría fosssitøku tey nevna seksuell rættindi tað er rætt tað snýr seg ikki um fossitøku um so onkrir næmingar hava spurningar um fossitøkumøguleikarnar í føroyum ja so kundu tað veruliga mann sigur í føroyum at hava millum dmis ha v til dømis ikki fría fositøku tað hevur mann í øðrum londum men tað er ikki einastaðni í undirvísingartilfarinum hjá kyn at tey nevna fría fossitøku eg vil so eisini siga at tá i mann snakkar so harðliga nógv ímóti abort so er tað altso soleiðis at óansá um vit vilja ter ella ikki so hava abortur altíð verið framdar teir verða framdar og teir fara altíð at verða framdar tað einasta sum hendir við at fullstendiliga bannað deimum er at mann ger tær ótryggar og farligar hvyri kvinnurnar og tað doyggja ein rúgva av kvinnum í heiminum hvørt ár tí at tað ikki hava møguleika til at fáa eina fossurtøku tá tað virkuliga stendur á so tað at snakka um at kyn er ein hevur eina politiska dagsskrá ella at at tey vilja pressa nakað í í ungdómi tað er nekkeitatltað er kanska ikki lov at siga vit mugu stóla uppá hannú má heskin hava álit á hetta er væl útbúgvir fólk sum hava henda felagsskapin sum eita kyn sum eisini sum í samstari við fólkaheilsuráðið taka sær av undirvísingini til viku seks tay snakka ikki um at sleppa í fólkaskúlan tey eru á miðnámsskúlanum uppskotið sum vit viðgera í dag snýr seg um at betra seksual undirvísingi fólkaskúlan og tað skal fyriganga inni í skúlanum av lærarum og at mann skal bara samskipa arbeiðið betri men tá mann vil draga kyn upp í hetta uppskotið so er mann heilt burtur við takk fyri ja so er tað viðmerking ella viðmerkingar
hær steffan klein polsen fyrst foraður harra formaður tað stendur í álitinum at mann ynskir ein líknandi loysn viðvíkjandi viku seks á miðnámskúlanum inn í fólkaskúlan tað stendur í álitinum og ja m kann mnn mann kann siga at kyn er politiskt og átrúnaðarligt óheft men hesin tyttilin hann er einki sigandi tá ið handlingarnar eru mótsatt taso er tað bara eitt eiti og einki meir og hervør polstetir hon pakkar aftur lgpt ideologina inn í inn í rættindi inn í kærleika og annað men visu vit imploimenteraðu øll ynskini hjá lgbpt inn í okkara samfelag so bleiv eitt kyns kynsleyst samfelag við stórum avleiðingum og taðtað
til hervur polstetur obært ikki instýgja
so er tað hervorðið poulsen tær takk fyri eg haldi at stefan klapp poulsen hann velur at halda fyri eyguni og ikki síggja veruleikan sum hann er í føroyum í øllum heiminum hava vit fólk sum eru samkynd sum eru hinskynd sum eru tvíkynd sum eru tvørkynd vit hava kvinnur og menn vit hava fólk sum hava tørv á eina fólkstøku ella ikki vit hava øgiliga nógv ymisk fólk í heiminum í føroyum eisini hví skulu vit ikki kunna læra um tað og læra hvussu vit kunnu virða hvønn annan og hvussu vit umgangast hvønn annan eg skilji simplan ikki at mann velur at koyra nakrar klappar fyri eyguni og ikki innsýggja hvussu samfelag er í dag eg haldi at tað er deiligt vissu okkara ungu kunnu læra um hvussu mann kann virða hvønn annan hvussu mann hvussu ymiskt fólk kunnu vera at vit øll hava somu virðir og vit hava øll somu rættindir tað haldi eg er deiligt við so okkara ungdómi
mann kann læra tað og tað er tað sum eg síggi stórt í tí arbeiðinum sum millum annað kynger
ja eg havi luttikið í nógvum kjakum um abort ígjøgnum tíðina men tað tað sum hevur verið skelkað nógv fólk nú er hetta nýggja tilmælið frá vho sum í veruleikanum sigur at mann eigur at loyva abort allan graviditetin sum merkir at mann skal abortera lívfør børn sum mann kann taka úr móðurlívi og tey kunnu liva víðari óansæð um tað er hjá mammuni ella ikki tey skal mann nú lata upp fyri at tey kunnu verða aborteraði tað hevur av røttum skelkað sera nógv fólk eg kundi gott hugsað mær at hoyrt har við postaftur um hvat hon heldur um
tað
takk fyri takk fyri eg havi eg ikki lisið tilmæli sum tú bulivrð vri at komið við og eg haldi eisini at tað ljóðar skelkandi visu tað er heilt frítt upp tilat barnið verður føtt tað sum er í nógvum londum har sum hann loyvir seinunum á bortum tað er tá ið tað sendir upp at spæl lívið hjá kvinnuni ella hjá barninum eg veit iki um tað er ta t sum tað snýr seg um men eg
eg haldi eitt sindur skelkandi vistimann kann fáa eina bortur upp til at barnið verður
so era jaspur langaardja takkfyriharar formaður tað sum fekni meg at taka orðið var akkurát í mun til fosturtøku hervur postøkur nevndi at tað eru sera leikar kvinnur sum doyggja tí tað ikki sleppa at taka forstø fostirtøku og tað haldi eg sjálvandi øgiliga harmiligt tað haldi eg eigi ikki at ganga fyri seg tí tað skal ganga framum vist a s tendura upp á lívð hjá kvinnuni men samstundis mugu ikki gloyma hvussu nógv børn verða tikin av lívið altso hvussu nógvaltso tað eru tað er milliónir hvørt ár so tað er fínt at hava fokus upp á at at børnini mugu av at tey vaksnu sum kunnu líga og kunnu doyggja av tí at tey men mugu ikki gloyma eisini øll børnini at bara eg kann siga bara í grønlandi haldi eg er nn jey átta hundrað um ár børn sum verða tikin sum sum burdu fingið høvdu á rætt
til lív takk fyri
ja so er tað hervør polstóttir grundin til at so nógvar kvinnur doyggja um árið tá tær fáa eina bort er tí at har teir fáa bortini eru ólóglig og tí fáa tær hana í einum kjallara kanska sum vit hava hoyrt við einum akslatræi hvat tað skuldi verið tað sum eg viðmerki til er at visi mann bannar fosturtøkun ella ger tað so ringt sum møguligt at fáa eina fosturtøku næstan eingin undantøk eru so merkir tað ikki at tað portirnar ikki fara fram tað merkir bara at tær fara fram í kjallaranum hjá onkrum tá mann so velur taka grønland sum dømi so trúgvi eg ikki at talið av fosturtøkum hevði lækkað í grønlandi visi mann gjørdi tað strangari at fáa fossttøku í grønlandi tað skuldu nokk onnur ting til fyri at betra um umstøðurnarhjá
á fólkið ír grønlandi takk fyri so fær bjarni kárason petersen orði
takk fyri harra formaður nú tað skelka meg ikkeg so ræðuliga nógv at hetta her orðaskifti fór at snúgva seg um alt møguligt annað enn tað sum uppskotið egentiliga snýr seg um øh nú er ikki sjálvur uppskotsetari men eg taki væl undir við tí sum uppskot leggur upp til og tað er at mann fær skipað frálæruna um seksual undirvísing í fólkaskúlanum tað er ikki at flyta vikumarkið fyri fosturtøku tað er ikki introduserað fólkaskúlanæmingar fyri kyns ideologiur og annað tað er tað at fáa tað í eina fasta skipa legu í fólkaskúlanum og at tað verðar ein partur av námsætlanini og sum liberalur tá plagar mann ofta at grundgeva at mann vil ikki hava forboð og tvang men vil heldur av at fólk nanvigera á lívið og taka avgerðir út frá einum upplýstum grundarlagi og soleiðis hugsi eg eisini eitt sindur um hettar her tað kann gott vera at stefan klein poulsen hevur eina meining um lgbt og og og tað sum har til hoyrir og hervør polsdóttir hevur eina aðra fatan men tað sum skúlin hevur til uppgávu tað er at upplýsa okkara børn og ungu soleis at tey sjálvi kunnu skapa sær eina meining ella sannføring út frá tí vitanina sum tey hava fungið frá undirvísaranum tað gera mann í kristni til dømis sjálvt um tað eitur kristni so undirvísir mann í atiismu og islam og buddismu og og protesiantismu og katolisismu og so framvegis tað er ikki soleiðis at mann fær pát uttan mann skal trúgva tí eini religión ella hinar men mann undirvísir í teimum øllum fyri tað tí atað er viktigt at fólk skilja verðina sum hon er og verðin sum hon er er millum annað summi fólk kenna seg ikki at vera í røttum kroppi til dømis tað kann mann hava ymsar meiningar um men tað er veruleikin tað eru summi sum føla tað øhhannars eri e faktiskt meira bangin fyri hvussu tev sæð út vis miðflokkurin skuldi stýrt seksual undirvísingina enn hvat uppskotssetarin skuldi vissi hann nú endiliga vildi stýrt tí tí tað haldi eg slettiki er endamál vissi eg kann fáa lovað at lesa úr skúla og útbúgvingarpolitikkinum hjá miðflokkinum á heimasíðunumhjá
j miðflokkinum við formansisloyvi ja ger so væl orð guds bíblian eigur at vera grundarlagið undir frálærutilfarið og eigur frálæran á ongan hátt av mótsrøða bíbliarinnar boðskap kristnilæran sum er lyndismennandi eigur at byggja á bíblianar boðskap og bert játtandi trúgvandi eiga at kunna undirvísa í kristni altsu hav er taðv fyri nakað tað er vanligt og hetta er so tey fólkini sum halda seg hava góðar sterkar meiningar um okkara seksual undirvísing ja kanska skuldu játtandi kristin skula staðið fyri seksual undirvísindi undirvísingin í fólkaskúlanum tað vóni eg veruliga ikki tí tað haldi eg hevði verið ein verri seksualend undirvísing enn hvat hetta uppskotið leggur upp til uppskotið er sum sagt hetta við at fáa skipað seksualundirvísing í fólkaskúlanum tað er ræðuliga lítið annað eg veit tað kann blíva ordiliga freistandi at tosa um fosturtøka og annað men tað snýr seg um seksualundirvísing sum eg haldi at vit skylda okkara ungdóm oarabør so tað var meira fyri at koma upp og fáa kjakið inn á sporið aftur tí at e hvussu freistandi eg veit tað kann blíva at tosa um øll hini tingini sum eru ordiliga spennandi so er tað ikki ordiliga tað tað snýr seg um mann kann gott vera ósamdur um tann substantiva partin av frálæruni men tað veit ikki ordiliga hvussu nógv hondíð hanga við sum politikarar skulu hava tað vit hava heilsufakligar myndugleikar teil at taka sær av sovorðnum tingum vit hava sjálvandi eina partvísa ábyrgd í mun til at vit up á onkran máta ávirkað tað moralska kumpassið sum er galdandi í einum samfelag og tað er eisini tað sum orðaskifti her á tingi snýr seg um í stóran mun men eg haldi at hetta verður øgiliga politiserað til at handla um alt møglutt annað enn hvat eg haldi sjálvur tað handlar um eg haldi sum liberalur at mann eigur at kunna geva okkara børn og ungu rættin til at fáa vitan og sjálvur kunna sálda frá hvat er góð uppbyggjandi ggevandi vitan og hvør vitan er sonn og ikki tað haldi eg at vit skylda tað tað álitið haldi eg vit skylda okkara ungu eg hevði í øllum førum fólt meg øgiliga randan vissiga í fólkaskúlanum ikki fekk onkra vitan tí onkur her á tingi helt at tað var isømiligt fyri meg at fáa vitað tað haldi eg at at tað er týdning at tey fáa at vita og eg haldi tey klára tað eg haldi at vit her á tingi ræðuliga ofta grovt yvirvordera hvat ið børn og ung kunnu hoyra og tola uttan at teirra lív fer púra av sporinum vit eru egentiliga við tannforstand ófatiliga formyndarisk hatta skuldi bara veri o lítið hjartasum frá mær eg eg sjálvur taki undir viðhesum her uppskotinum eg hadi tað er øgiliga týdningarmikið at vit fáa eina góða modernaða nútíðarhóskandi seksualundirvísing í fólkaskúlanum og eg haldi sjálvandi at mann skal viðgera tað tann supstantiva parturin í frálæruni og tað hava vit eisini væl sikkaði fólkt at taka sær av tað verða ikki eg ella steffan klein poulsen ella hervør polsdóttir sum komu at diktera hvat børnini hjá okkum læra í mun til seksualundirvísing men vit kunnu hava okkrar meiningar fyri tað øh tað var tað sum egi at siga øhharra formaður takk fyri ja so fær ang n
eg nevndi viðgerðini men eg kann bara fyri halda mær til tað sum stendur í álitinum og tað sum stendur í uppskotinum og eg má siga at tað er eisini nógv tí sum eg kemur fram undir viðgerðini her sum eg slekkist síggja aftur í hvørki uppskot ella áliti og eg haldi eisini at tað eigur at vera ein landsuppgáva eisini ein landsuppgáva ella ein leiðsluuppgáva hjá skúlaleiðarin kring landið at nemliga at skipa seksualundirvísing nøktandi seksualundirvísing so tað ikki eru aðrir felagsskapir sum seta dagsskránna tað mátti nemliga verið eitt mál og at havt ein sovorðnum støði sum vit kunnu standa saman um tí vit vita samtíðist at júst á hesum økinum er tað virkuliga nevnt at seta kílar ímillum okkum herí
sor takk fyri ja takk bjarnin kára sum pesursin ger so væl
og hon nevni honer eisini inni á nøkrum sum eg upprunaliga ætlaði at nevna tá eg koma upper at at taka orðið tað er hett her við hetta snýr seg um at hava eina skipaða seksual undirvísing í fólkaskúlafólkaskúlanum nettupp soleiðis at vit ikki noyðast at hava fríviligar instansir inn at undirvísa tí at mann følir at tørvurin ikki verður nøktaður eg veit at børn og ung tey tey tey eru forvitin ug tey vilja vita hvussu mann skal fyriahalda seg til hesi tingini tey fáa tey tey fáa teytey fáa hesa vitanina óansæð um fólkaskúlin útlivera hesa vitan ella ikki tí at tey sita við einari smardfovn á so at siga allan dag og hava atgongd til alla vertsins informatión og fólkaskúlin hevur til uppgávu hvussu behandlar mann hesa informatiónina hvussu finnur mann út av hvat er rætt og hvat er skeivt og so framvegis umframt eisini at hava ein eini eini meira vegleiðandi leiklut í hvussu tú skalt brúka hetta her tá tú kemur út ita vaksna lívið so tað við at fáa ta skipa í fólkaskúlanum er nettupp fyri at mann sleppur undan at hava hesi sum eftir summum at døma eru li
stiskar felagsskapir at koma inn at gera tað sama
ja takkstað fann glaim pobelsenn gerso væl fyri forkvinna reaktiónin byggir upp á at kyn er sloppin inn á miðnámsskúlanir við einari seksálundirvísing sum eg øll før indi haldi vi skuldu fingið mótspæl við sumann sigur at miðnámsskúlin eru ein opin slag marksommá onkur sleppa inn og geva mótspæl upp á tað sum tey bera fram har og sín sami felagsskapurin bankar upp á tað sleppa inn fólkaskúlan í øllum tosa um barnagarðsbørn og triðja floksbørn og upp til hádeildina og eg vildi verið skítbýttur vista ikki rigeraðu upp á hitt her við teimum sjónarmiðjum sum standir fyri og tí haldi et tað er øgiliga gott tað sum bjarni karasen peterúsund ber fram at vit vit eru samdur um at tað eru lærararnir at eru skúlaheilsufrøðingarnir og tað er nám sum ger tilfarið tí fara vit inn við hinum tingunum so fer tað at splyta okkum í fólkaskúlanum og og tað fer ikki at
gagna føroyingum á nakra nátt
ja takk bjarni kárasom petersen ger sovæl takk fyri ø frú forkvina altso eg haldi vit eru slett ikki so langt frá hvørjum øðrum eg haldi bara vit velja hetta til at vera eitt høvi at at vísa hvar vit eru ósamd tí at tí at eftir øllum at døma so eru undirritaðir stefan klein poulsen samdur í í endamálinum og eg haldi eisini tað sum hetta er uppskotið leggur upp til so egentiliga burdi hann tikið undir við tí so hin diskussiónin við í hvønn mun lata vit sjálvbodnar felagsskapir at koma inn í miðnámsskúlan og fólkaskúlan at greiða frá um sítt virksemi og sína dagsskrá tað er ein heilt annar tað e ein heilt onnur diskussión eg haldi at sum úgangsstøði av tí at vit eru eitt eitt sevil samfelag har sum mann kann savna seg í feløg og bera fram sjónarmið og dagsskrá so burdi tað verið atgongd á jøvnum føti millum allar áhugafelagsskapur at koma inn í fólkaskúlanum og miðnámsskúlan og annað at víst hvat mann arbeiðir fyri og tað so er tað fyrisovit óeleirrelevant um tað er provita ella lgbt ella onkur annar felagsskapur tað haldi eg bara tænir og upplýsing upplýsingarinni
satsin við at hava slíkar felagsskapar inni í skúluni ja takk so er tað jenis av rana landsstýrismaður sum hevur farað orðið
gesæí ein so álvarsomum máli so fer mann hóast alt onkuntíð okkurt stuttligt burturúr eg hugsi um tá ið farni undanfarni røðari røðari segði ati hann var farin upp fyri at fáa orðaskifti inn á rætta kós og so fór hann sitera endurgevað burtur úr stevnuskunum hjá miðflokkinum tað kann eg bara takka fyri að var tað var vakurt gjørt eg hefti meg við eitt sum sum undanfarnu røðari eisini segði hann segði ati okur skylda okra ungdómi at tey fáa eina jal tað segði modernaða og nútíðari og sovíðari undirvísing um um seksual mál í skúlanum eg má bara siga beinanvegin at at okur muga eg má sláa fast vegna fólkaskúlan at tey hava fult kontroll á hasum og eta so at tey ikki hava fáa kfullkontroll at tey ikki hava hava fingið skil á tí so hava tey allar møguleikar fyri tí tí at okur hava lærarar har okur hava heilsusystrar har eg haldi tað var steffan klein poulsen sum sum las burtur úr einum einum skrivi sum heilsusystrar leiðarin fyri eilsusystrarnar hevði skrivaði í sambandi við hetta málið her har hon legði dent á har legði dent á at tað var teirra ábyrgd og tey røktu teirra ábyrgd saman við lærarum nógv av hinum skal ikki viðmerkja mær bara sláa hetta fast atat henda undirvísing er í skúlanum og tey bæðir lærarar og heilsusystrar hava tað undir hond og røkja tey tað ikki nóg gott so er tað tí at tað ikki halda sína skyldu so eg havi fulla trygd fyri hesum her og tað verður ikki meðan eg verð landsstýrismaður at viga seks ella nakar annar kemur inn at forstýra ung børn við nakrari undirvísingaøkinum tað er ikki teirra uppgáva tað skulu lærararnir heilsusistrarnir taka sær av líka nevna at eg havi tosað við tann sálarfrøðingin sum var inni í nevndini og greiddi frá og ávaraði nettupp ímóti hesum her at mann fer inn í tí mest viðkvama tíðarskeiðnum hjá einum uungum menniskja og roynir at pilka við at seta spurningar við til dømis teirra hálning til til til til teirra hálning til til kynsskifti og sovíðari hon sigur tað má mann altso ikki gera eg veit hon bara hesi boðini eisini til til nevndina annars bara minna á at tann syrgiligi veruleikin runt um í heiminum í dag er at trýss milliónir trýss milliónir kanska meir fostur fáa ikki loyvi altso menniskjur fáa ikki loyvi til at síggja dagsins ljós og verður tað soleiðis sum vho sambært onkrumsum bleiv lisið upp her ynskjur so verður hetta talið mangar fyri tað í staðin fyri at fara at nokta einum barni rættin til lív so eikur sum serliga okur sum hava ábyrgdin frá fyri tað politiska at royna at gera okur gera alt okur kunna fyri at ein og hvør mamma ein og hvør pápi eitt og hvørt hjúnaðrhjúnaðarlag eitt og hvørt barn at tey skulu fáa tann møguleikan til at skipa soleiðis fyri at tey kunnu seta barnð í verðina undir tryggum umstøðum tað er har málið skal setast ikki at nokta einum barni rættin til lív tað hava okur ongan rætt til og annars herta her við at eg haldi h eisini var var bjarni kárasom petersen sum tosar um hetta her at mann skal verða stýrdur av av fólki sum hava hava orð gudt sum sum sum mál sum sum og og og tað sum mann las upp burtur úr stevnarskunn hjá miðflokkinum ja men hava okur nakað betri kann nakar siga mær hava okur nakað betri at stýra við enn orð guds eg veit í hvussu ikki
girnakað betri ja takk her var ein viðmerking
frá høgna hoydal ger sovælja frú forkvinna landsstýrsmaðurin tók so orðið her men eg haldi at hann tosaði mesta um miðfloksapolitikk enn um sína ábyrgd sum landsstýrismaður men so endaði hann við at siga hetta sum bjarni kárasum petersen spurdi hann um tað stendur í stevdurskorn há miðflokkinum at tað bara er játtandi kristin sum kunnu undirvísa í kristini er tað framvegis politikkurin hjá miðflokkinum og hjá landsstýrismannunum sum landssýrismaður á økinum og í øðrum lagi er tað rætt at landssýrismaðurin í hvussu í tveimum førum hevur sjálvur valt skúlastjórar ímóti teimum institlingumsum er komin frá skúlastýrinum tí hann heldur at tey fólkini eru ja trúarliga sterkari enn teir tær kandidatar sum sum skúlastýrin hvdur mælt til
ja
ja takk jenisarana ger sovæl hatda seinasta samsvaraði jú við atað tað samsvarað jú prinsist við hvar ið ið virðingin hjá høgna hoydal er iðir fyri sannleikan hatta var óalmindiliga ljótt sagt fyri tað fyrsta fyri tað næsta tað var ikki eg sum las burtur úr stevnuska miðfloksins tað var steffan klein poulsen og ja sjálvandi hvør veit betur hvør veit betur at tosa um um trúgv og um kristna trúgv enn tann sum hevur tað sum sítt persónliga mál sum kennir kristus sum livir saman við kristusi eg vil siga eingin sum ikki livir saman við kristusi er førur fyri at undirvísa íkritu
støða torføru ja takk næsta røða er ingilín dideriksens strøm ger so væl
takk fyri frú forkvina ja ø nú er tað so onnur viðgerð av hasum her uppskotnum um ásetingar fyri seksual upplýsing í fólkaskúlalógini sum tað snýr seg um eg haldi at kjakið er farið kanska nokk so vítt út um tað øeg haldi eisini ati nú hevði mentamálaráðrin orðið veit ikki akkurát um um hann fyri helt seg akkurát til at tað er uppskotið sum snýr seg um at gera nakrar broytingar um nakrar ásetingar í fólkaskúlalógini fyri hvussu vit skipa ta seksuala upplýsingina sum vit hava ásett skal vera í fólkaskúlanum ígjøgnum fólkaskúlalógina ø eg haldi ati meirilutin í mentanaðarnevndini hevur skrivað eitt fínt álit har sum tey koma inn á fleiri viðurskiftir til dømis at mann at mann manglar ílærarundirvísingini at fáa gjørt púra greitt hvat fyri undirvísing mann hevur úti á setrinum í seksualupplýsing soleiðir nar at læraranin kenna seg púra tryggar við hesum eisini tað at mann ikki hevur nøktandi tilfar innan fyri seksual upplýsing og at mann manglar skipað hesa undirvísingina betri tað kundi eitt nú verið sman ella at heilsufrøðingar og lærarar høvdu ábyrgdina av undirvísingini saman ø tað haldi eg eisini sjálv kundi verið eitt fínt uppskot eg haldi bara tað at nú tá vit hava verið rættiliga víðað íkjakinum um ja eg eg ikki kjakin um seksual upplýsing t eg haldi ikki kanska tað hevur verið tað sum mann hevur kjakast so ræðuliga nógv um nú tað syðst heltina av hesumi kjakinum men men tá ið mann tá ið mann hyggur eftir at tað sum vit ynskja at gera ella tað tað sum mann ikkir at gera við hesum uppskotinum er at fáa skipað seksualupplýsingina í fólkaskúlanum so er nettupp altso eg haldi tað var steffan klein poulsen kom inn á hetta her við altso mann kann siga nógv um sjálvandi ta umrøðuna sum hann hevði av hesum felagsskapinum kyn sum kemur inn í miðnámsskúlan

tað er ikki e tað handilin snýr seg ikkeg um at mann vil hava kyn ein felagsskap ella kyn inn í fólkaskúlan undirvísa tað snýr seg hetta uppskotið snýr seg nemniliga um at vit skulu fáa skipað seksual upplýsingina í fólkaskúlanum og innan fyri teir karmarnar og tað haldi eg at viti øll burdu tikið undir við tí vit vita jú at hava holla vitan innan hetta her at útbúgva børn og ja eisini lærarar í at undirvísa í tí at tað kann vera við til at niðurbróta nøkur tabu sum eru sum gera tað at tað er øgiliga trupult eitt nú at siga frá ta man verður tá ið mørkini verða yvirgingin og so framvegis vit snakka øgiliga nógv um kynsligan harðskap um at vit skulu hækka straffirammur og so framvegis at vit tá tað kemur til kynslig harðskap um samtykkisgrundaða neyðtøku og so framvegis og tað er týdningarmikið tað hevur øgiliga stóran týdning men tað er minst líka týdningarmikið at vit hava eina nóg góða seksualupplýsing í fólkaskúlanum tað hava vit ikki í dag tað er tað er um nakað øgiliga týðiligt út frá hesum álitunum sum vit hava og egentliga tekur minnilutinn mentanaðarnevndini jú eisini undir við tí tey siga at mann er í ferð við at dagføra dagføra ymiskt innan fyri fólkaskúlan og at hetta skal vera ein partur av tí tað siga so umboðini í meirilutanum at at tað afturvísar tey at seksualupplýsingin ikki er ein beinleiðis partur av hasum her arbeiðinum so eg haldi at tað ljóðar sum at bæði meiriluti og minniluti taka undir við at vit skulu gera nakað á hesum økinum mann skal bara ikki samtykkja hetta uppskotið og tað haldi er stórt spell tí at tey sum missa í síðsta enda tað eru tað er børnini tað eru tey sum sóknast eisini eftir og tey ungu serliga tí tá ið tey blíva eldri so eru tey ung og kunnu seta orð á hvat tey sjálvi ynskja og tey ynskja nemiliga fleiri av teimum at fáa betri seksualupplýsing og tað haldi at vit eiga at geva teimum eisini tí at vit hava sett í fólkaskúlalógina tað skal vera ein partur av undirvísingini men viðeru bara ikki komin har til har sum vit vilja greina hvat tað er sum skal innganga í undirvísingini og tað haldi g ikki er nóg gott tað haldi eg at vit eiga at taka støðu til líkasum mann ger við øll onnur fak við allar aðrari lærugreinar og serligari serlig undirvísingarevni sum seksualupplýsing er so eg haldi ikki at tað er nóg gott og eg haldi heldur ikki at tær grundgevingarnir sum koma frá minnulutanum í mentanðarnevndini sum so í meirilutanm í na íløgtinginum eru

nú koma ein viðmerking sleppa ann glan poulsen gerst væl a eg haldi at andstøðan letur øgiliga illa at seksualundirvísingini kanska verja at enn enn enn hvat hvat burd verður gjørt tí at undirvísingin er øgiliga væl fyriskipað sambært fleiri pørtum millum annað skúlaheilsfrøðingurnim siga at tey hava havt eina skipaða tilgongd tá tað kemur seg til seksualvum undirvísing í nógv ár og eg veit at nevndin er eisini havt einn sálarfrøðingurinni sum sagt at tey skalu ansa øgiliga væl eftir tá tað kemur til undirvísing av børnum og vit eru fleiri sum tlilv øgiliga skeptiskur tá ið í skeptiskt taðið tað stendur ella tað yngi lín diedreksistróynd kemur í fleiri nýggjum hugtøkum sum eg og og onnur ikki halda at børn skulu undirvísast í og tá er tað líka mikið um tað er kyn ella lærarar og og tað er til at gleðast um at vit um ikki annað í samda um at uttanhýsrisfelagsskapið ikki skulu koma inn meg halda vit sanniuskalsa eftir hvat

ingilein didrisen strøm ger sovæl takk fyri frú forkvinna øaltso vit kunnu í øllum førum øll vera samd um at her finst eingin námsætlan fyri seksual upplýsing her finst ikki nóg gott tilfar læraraundirvísingin á setrinum er ikki gira til undirvísingina í seksualupplýsing so her eru øgiliga nógv sum manglar og tað haldi eg at vit hava eina ábyrgd av at taka okkum av tað eru alt ting sum ikki eru nøktandi harafturat so vil eg eisini vísa altso mann hevur hug til at spyrja um tað er soleiðis at steffan klein poulsen heldur at tað ikki eru ymsir kynsligr samleikar og ikki eru sirymsar kynsligar sannførayingar tí tað er tað jú og alt annað vildi vera ja líma síður saman og at mótsagt veruleikanum og tað haldi eg ikki eg góð seksual
upplýsingtakk fyrifrvinaja takk so ikki fleiri sum hava biðið um orðið til hetta málið og vit fara at atkvøða í málinumja og vit fara so at atkvøða í hesum málinumog her er ikki nakað broytingaruppskot so vit atkvøða í málinum soessum tað varð lagt fram
ja vit eru liðug at atkvøða máli er falli tað eru sjey atkvøður fyri nei orsaka tað er ellivu atkvøður fyri trettan ímóti eingin er blonkt so er málið falli og avgreitt frá

tað er soleiðis at nú vitnú eru vit liðug við aðru viðgerðirnar í dag og á skránni stendur eitt mál tað er fyrsta viðger av løgsmanninmum hundrað og seksogtretivu og sum eg boðaði frá fyrr í dag so varð eitt mál lagt fyri tingið í gjár sum sum er um próvtøkur

tað er jenis arana sum hevur lagt eitt uppskot fyri tingi um um uppskot um serligar reglur um próvtøku ímesialu iðnáms orsakað av koma við nítjan og ætlanin er so at at taka tað málið eisini í dag men eg haldi vit taka bara fyrstu viðgerð av tí málinum eisini í dag so at vit bíða við aðru triðju viðgerðina av tí málinum jú vitjú vitja frá tíðarfleistunum í tí málinum men vit taka fyrstu viðgerð av tí málinum bara í dag og sum eg skilja er err eru fólk samd um at tað fer beinleiðis til aðru viðgerð og ikki í nevnd so so taka vit aðra og triðju viðgerð av tí í morgin eisini men eg fari so nú at taka hetta málið av skránni til hendan fundin her hundrað og seksogtretivu uppskot til løgslóg um avmarkað tiltøk í saman við avgerð ímóti ukraina men at seta nýggjan fund við hesum málunum á skrá otað verið beinanveg og við hinum málunum men eg ætlaði at viðgera hetta fyrst um ukraina og áðrenn eg niðurleggja henda ella eg avslutti hendan fundin so skal eg boða frá nøkrum framløgum fíggjarnevndin lagt álit fram í løgtsmáll nummar tveyoghálvtrýss eykajáttanarlagslóg fyr januar tvey túsund og tveyogtjúgu fíggjarnevndin hevur lagt álit fram í løgtsmál nummar fimmoghálvfjerðs er uppskot til løgtinslóg um fíggjarligt frælsi fyri føroyar og sjálvboðið føroyagjald og so er rættarnevndin lagt álit fram íð løgtsmál nummar sjeyoghálvfjerðs tað er uppskot til ríkislógartilmælið um at setar gildu fyri føroyar annorning við kraftreti forferðina og lóg um rætshond ja bíða nú heldur lesa at ordiligar rætshond hevhenda myndihetirsbehandligav persónsupplýsingur trivnaðarnevndin lagt álit fram í løgtsmál nummar einoghálvfems tað er uppskot til løgtslóg um broytingí løgslóg um sjúkrahúsverki tað er í sambandi við limatalið í sjúklingarráðnum tverður lækkað og so framvegis og so er tað trivnaðarnevndin sum lagt álit fram í løgtsmál nummar tveyoghálvfems tað er uppskot til ríkislógartilmælinum at seta í gildi fyri føroyar annordningum ikraftt forferðirni av lóg um

ja tað stendur soleiðis løn om joniserevndi stroling og strolopisk skútlilsi og so er tað fíggjarnevndin sum hevur lagt mál álit fram løgtsmál nummar hundrað og trý tað er uppskot il løgtinslóg um at endurnýggja asfaltverk og sjerverk hjá landsverki landsverki og fíggjarnevndin lagt álit fram í løgtsmál nummar hundrað og átta uppskot til løgtslóg um broyting í løgtslóg um meirvirðisgjald tað er nakað við fólkaflutning og sovíðari at gera so er tað fíggjarnevndn sum lagt álit fram í løgtinsmál nummar hundrað og tíggju uppskot til løgtislóg um fyrisriki skatti tálli avgjaldi skattafyritingarlógin og rættarnevndin hevur lagt álit fram í løgtsmál nummar hundrað og trettan tað er uppskot til samtyktar um at dagføra løgtinslógina um starvsmenn tað vóru álitini sum vóru til hendan fundin og í tí sambandi so tað er gott at álit koma úr nevnduni nú tí sum vit havu nevnt so eru ætlanin hjá tinginum at

um einar fjúrtan dagar og tí hevi tað verið gott og er tað gott at álitið koma úr nevndini fer at heita á formenninar í nevndunum um at royna at gera skjótt tav so vit fáa viðgjørt málini so væl og virðiliga hesar her fjúrtan dagarnar sum er eftir

tveir minuttir nýggjur tingfundur og tá er skráin fyrsta viðgerð av løgtingsmál nummar hundrað og sjeoretivu nei hundrað og seksogtretivu uppskot til løgsslóg umat avmarkað tiltøk saman við avgerð ímóti ukraina og fyrsta viðgerð av løgsmál hundrað og sjeyogtretivu uppskot ti løgslóg um serligar reglur um próvtøku ákminesialum m orsakað góð nítjan og framløgu eisini á skránni so eru hesin fundur lokin